so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fimtanda septembur fyrsta mál á skrá er løgtingsmál nummar trý tvey túsund og tveyogtjúgu tað er uppskot til samtyktar viðvíkjandi rættinum hjá føroyingunum at ganga í haga og tað er fyrsta viðgerð vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin ingilín didriksen strøm fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri tjóðveldið bjørt samuelsen fyri framsókn ruttvang og fyri sjálvstýrisflokkin er tað kristin mikkelsen vit fara so undir vigerðini og fyrst
takk fyri harra formaður ter heta her eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum viðvíkjandi rættinum hjá føroyingum at ganga í haga har mann heitir á landstýrið um at leggja eitt upskot fyri tingið um hetta her

til verka í hesa samgonguni so koyrdi etta ein setning í samgongusjalinum sum er væl kendur og tað var millum annað tað at tá tað kom til hetta málið um gongdi hagan at mann skuldi finna eina semju millum partarnir millum jarðareiðar festarar á eivnim síni og ferðavinnuni eisini og hvussu mann skipaði fyri ferðingini í náttúruni og tað skal so byggja av einum burðardyggum grundarlagi og so framvegis og sum kunut so bara hetta her ikki ett mál og tí skil er tað eisini nú neyðugt við at mann sker ígjøgnum politiskt ella mann finnur eina politiska loysn á hesum málinum her og her hevur so ein politiskur bólkur í samgonguni sita í viðgjørtsmálið seinastu mánaðirnir og málið er so málið er so tað at eitt uppskot verur borið víð tingi í hesari

hetta her uppskotið ið kanska ikki er heilt ítøkiligt sigur hvorfa tað at føroyingar skulu hava rættiligat ganga haganum og tað haldi er nakað í ikki nakar ímóti hvørki inni í tingsalinum ella ei heldurfessar ella jarðareiar men men mann vil kanska helst at skava undir skipaðum og í hesum uppskotum her tá mann tosar um hvørtá tað kemur til tað at hvør skal avgera oghvørt skal sleppa í hagan so leggu mann í viðmerkinum upp til at útgangstøgi altíð liggur hjá borgaranum men so leggur mann afturat t at hann kann avmarkast av ymsum tingum og har nevnahann til dømis fjalgongu lembing háriskjóting og so framvegis og tá kannfestarin ella jarðareiðarin so avmarka gongdina og her kemur mann so inn á tann prinsipiella spurningini hvør situr við avgerðini hvør hevur tann rættin ela siga hvør ska hvørt skal ganga hagarnar el ikkju og sjálvur so haldi eg at tað eri kanska ikki heilt so øgiliga itøkiligt akkurát í hesum uppskotum tí at fyrst so tosar mann um at mann skal hava ein ómissandi rætt til at ferðast í náttúruni og eingi kann nákta borgarin at vitja vøtn og fjallatyndar og u mann sær heldur einki til um mann skal boða frá ella spyrj um loyvi fyrst og tað er nokk nakað sum minnir umhvørsmansrætt men hin vegin so sigur mann eisini tað at sjálvandi skulu avmarkingar setast og og eisini kørjar treytir og avmarkingar mann skal ferðast undir og um on eisini skal seta avmarkingar fram ímuti til seyðahald og náttúruna og so framvegis og mann nevnir so heldur einki mark fyri hvussu víðari hesar avmarkingarnum kunnu vera og tískil er kanska eit sindur torfør at síggja akkurát í hesum uppskotnum hann mann hugsar tískilagið eisini verður áhghert hoyrt frá uppskotsetaranum akkurát hvat a hugsar hesum viðvíkjandi men eitt annað sum verður nevnt í hesum uppskotinum tað er so tað at tað skal skiljast millum privata og viljagongd í haga og tað er so eitt sum vit eru samd um tað sum hevur stóran týdning tað er at vit fáa skipaðir viðurskifti inn á hetta her økið her ein skipaðan loysn tí tað hevur mann ikki í dag tað kannmann gott siga og tað viðførir so eisini tað óskilið sum vit síggja og eg haldi eg g sjálvur siga tað tað er ikki gott tá vit síggja tað at tað eru til dømis gjaldsportur úti í náttúruni men eg haldi at tað er bara ein góð mynd av hvat hendir tá mann ikki hevur skipar viðurskifti á hesi økini at tey sum vara av jørðini tey kanska vera so nógv trýst í mun til at tey kanska koma ymstu loysnum sum kanska onnur ikki halda síggja so kanska penar út men tey kanska síggja eg ikki nakað annað útvið og tað ereitt úrslit av at vit ikki hava skipað umstøður sum tað og tískil er tað nakað sum hann má færa í gongd við og tá mann ferð so er gongd við eftir so haldi eg sjálvur at ræðisrættirn hann má virðast at tann ið fr ætlar sær intúr at hann boðar frá til tann ið varar av jørðini og soleiðis kunnu tey sum vara á jørðini feshá tey kunnu so seta avmarkingar fyri tá tey halda tað er neyðugt at sera avmarkingar og tað eru sum eisiniverður nevnt í upskotinum umseyðhald háriskjóting og eisini ja til náttúru um tað er tað at lendið er kanska ikki tolar so nógv av í summum økjum at tað eru hart kort og eisini mun til trygd so sær at jarðarninr veit at onkur er í sínum haga og eisini sum mann kann eisin vegleiða fólk vist tað er tað at tað er kanska summi økir sum eru kanska meira vandamikil enn onnur sum fólk ikki kanska ikki gerasa far um so hevur tað kanska týdning at mann hevur skipað ein skiparan loysn innan akkurát hetta her og tí mugu vit fáa hesær viðurskiftini upp í rætt lag soleiðis at mann fær eina skipara tilgongd inn á hetta her soleiðis at tey fólkini ið skulu ynskja sær at fara í hagan at tey hava ein skiparan loysn at fara eftir ið er til gagn bæði fyri tann i vararajørðini og tí sum ætlar ein túr og tað má eisini vera málið við okkara arbeiði og tá tað kemur til vinnuliga gongd í haga so mammá kunna skilja frá sum tað eisini

øsjálvur haldi at vinnuligur gongd í haga hon má fara fram eftir avtalu við viðkomandi sum varar av jørðini at manní samband við nýtsluna av náttúruni í sambandi við vinnuliga gongd í haga at mann kann gera eina avtalu um við tað svarar av um hvussu tað skal farast fram og um onkur samstýnis skal latast ella ikki tí so fær tann svarar av jørðini eisini møguleikar til at fáa eina inntøku tann vegin fyri at

hagi verður kanska slitin upp og sovíðari so kann mann hvørt fila fáa eina inntøku sum mann kann bøta um viðurskiftini og gera betingar ha so tað er hvørfalt nakað sum mann eigur at hugsa um og fær mann eisini ein skiparan loysn helst yvirskipað so gera tað eisini lættari hjá teimum sum vara av hesum økinum at fáa eini eisini at ger ein mun á hvat er privat gongd í haga og hvat vinnuligu gongd haga at mann at tey gera tað hvortfatlið so fyr at siga so stutt so ynskja vit at vit fáa skiparviðurskifti tað er hvørtfalt nummar eitt at føroyingurin fær røð rætt til í sambarnd við tann ið var av jørðini at ferð at siga han um og at mann skinlur millum privata og vinliga gongd og haga ø uppskotið tað er so at mann kan so siga tað er gott at mann leggur dent á føroyingar skuldu hav atgongd og mannskinur í millum hetta her við privat og vinnuligt men tað er sindur ringt at vita akkurat hvussu mann vil gera hetta kanska ikki heilt ítøkiligt tá kanska far han athoyra morgun takk fyri harra formaður og bara leggja afturat at hetta fer so er í rættarnevndina har siti eg so sjálvur ikki ví men tað skal nokk fáa eina góða viðgerð frá
okkum av takk fyri ja takk so er tað viðmerkingar
fyrst er tað bjart samelsen ger so væl takk fyri beini johannesen helt eina siðiliga røðu sum hann altíð ger og nú er hetta jú eitt uppskot til samtyktar javnaðarfokuinheu ikki lagt fram eitt lógaruppskot men ei uppskot til samtyktar har biðið verður landsstýrið um at koma við einari lóg men landsstýrið sum situr í dag har hava tveir landsstýrismenn jú sagt at at teir kunnu ikki loysa hetta málið tí eg ætlaði at spyrja beinir johannesen um tað framvegis verður arbeitt við at finna eina semju ella um mann er komin har til at mann bara letur standa til og og so kanska tær konfliktirnar sum eru í dag blíva verri tí mann onkursvegna ikki hevur megnað at funnið hesa semjuna sum er persónliga ikki haldað eina vendavís
eigur at vera so trupul at finna
eini johannesen mann legði upp til fyrst og eisini tað sum var varð í samgongum hjá sum landsstýrismenn eisini arbeiða út frá tað var tað mann fann eina eina semju ella mann fann eina uppskot sum ikki var politisk at mann fann semju millumpartarnar og kanska tað varð naivt tað kann mann gott siga nú aftaná men tað sum mann so arbeiðar við nú tað er at fáa eina politiska loysnarmál og at vit vóru síntani at gera ígjøgnum politiskt og tað er hvørt tað mann arbeiðir við nú og tað er eitt málið at mann
kemur skjótt við einum uppskoti um hetta her takk fyri
helgi abramsen gersuvælharra formaður øh tá tað kemur til trygd som nevnir beini johannesen ter at atat mann skal kunna hava eina skipan so jarðoyarin veit hvør er í haganum tað er onkustaðni í føroyum at tað evur vandamikið at ganga og og og so kann tað vera nakað nøkur trygdar átøk má gera men eg vil pástanda ta at tann sum hevur ábyrgdina av ella skal vita hvør gongur í haganum eg val saktanst tað sama sum ábyrgd at hava bjargaðav teimum sum detta oman altso tað kan kki á jarðeiari vis vist nakar skal hava hava yvirlit yvir hvør gongur hagan so má tað vera politi ella ella onkur sovorður i er du iki t síggja at jarðeigarin kann skal vita akkurát hvør er hvør gongur hvar í fjøllunum og tí so má eisini var hann sum fara eftir
takk fyri
tað sum eg hugsaði við hasum har tað er tað at jarðareigarin kennir ofta umstøðurnar í sínum egnu haga og tað eru ofta eitt dømi um og tað er ikki vara sum ofta sigur útlendingar tíð eisini kanska teir yngru ættarliga føroyingunum sum ikki hevur upp á sama máta eitt sterkt tilknýti til náttúruna sum tað eldrarættarliðið at tey ofta fara í hagan og tað er ofta uttan at mann kanska ger sær far um hvat fyri hvat fyri tingmann kann møta og og visu mann tosar ið nakrar aðrar so hava tey ofta steðgað fólki tá tey vita at tað er til dømis frost uppi í tindunum og at mann líkasum ger vart við tað og eisini tað vist hevu regnað nógv ígjøgnum fleiri dagar sum gjarana líka vart við at hasin hasm økinum skal ikki ganga so tað er til dømis harpá at eg hugsi at at tað er skilagott at mann boðar frá tí so kann jarður eigarin eisin gera vart við hvat er ið mann kann kanska
støðugt takk fyri ja so er tað

leinur joensen tað er sjálvandi tað at vit fara politiskt og gera eitt uppskotfyrr áðrenn so var tað faktiskt púra ópolitiskt tá mann royndi at finna eina semju púra ópolitiskt og nú fer mann so tek mann til vanligu politisku tilgongunar kann mann siga tað og sjálvandi tá ið uppskotið er klárt til støðutakan og annað so verða sjálvandi sent til hoyringar hjá teimum áðrenn portnu so fáa tey eitt møguleika til at gera við
vimerkingar til uppskotið takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað næsti framsøgumaður ella kvinna tað er ingilín strøm gersovæl
takk fyri harra formaður ja hetta er eitt uppskot frá javnaðarflokkunum um at eitt upskot til samtyktar har sum vit heita á landsstýrið um at leggja fyri tingi eitt lógaruppskot um rættin hjá føroyingum at ganga í haga ókeypis landsstýrið hevur í trý ár uttan úrslit roynt at loysa málið um gongd í haga og orsøkin til at mann ikki fær loyst hetta tað tykist at vera ein treyt í samgonguskjalinum um tað er longu blivur sagt at málið skal loysast í semju við allar partar sum nokk so eisini merkir at allir partar hava veturrætt vit í javnaðarflokkinum halda at hetta er eitt mál av stórum og grundleggjandi týdningi og sjálvt um tað í tí drúgvu politisku prosessuni er vorðu fløkt so er tann grundleggjandi spurningurin púra einfaldur skal útgangsstøði vera at allir føroyingar hava ein ómissandi rætt til at vitja haga vøtn og fjøll í føroyum ella skal útgangsstøði vera at borgarin ikki hevur rttin men kann einans sleppa í hagan har og tá ið bóndur loyva tí hetta er ein sera prinsipiellur spurningur og visu vit tora at taka støðu til hann so er grundarlagið lagt til at loysa málið vit eru ikki iva um at rætturin sum útgangsstøði skal liggja hjá borgaranum men at rætturin avmarkast av fjalgongu lembing háriskjóting og so framvegis eingin kann nokta einum borgara í føroyum at vitja eitt vatn ella ein fjallatind hetta landið er mítt hetta landið er títt tað syngja vit og tað eiga vit eisini at staðfesta í lóg eingin skal kunna eiga eitt fjall sum var tað privat ogn tíbetur sum fungerar gongd í haga væl tey flestu støðini dagliga tað er sjáldan at bøndur nýta sín rætt at síta fyri at føroyingar vitja sítt egna land men tíverri so er okkurt dømi um at føroyingar ikki sleppa at vitja náttúruog vakurt stað uttan at gjalda einum privatum fyri tað og jú longur tað sleppur at halda fram verri verður tað broyta tað tí siðvenja skapar eisini lóg endin kann vera at náttúran til endans ikki verður tann dýrabea felags ogn sum tey flestu okkara haldahaa vera í dag men ein søluvera sum nøkur fá ráða yvir sjálvandi so skulu avmarkingar setast har føroyingar undir rímiligum treytum og avmarkingum hava rætt til at vitja sína egnu náttúru ókeypis sjálvandi skal seyðahald og tað sum knýtir seg til tað virðast sjálvandi skulu greiða treytir um atburð setast øllum sum fara út um bøkararnar og sjálvandi skal bæði náttúran sjálv djór hegn og alt sum knýtir seg at vinnuligum virksemi virðast vit halda eisini at tað er í lagi at munur verður gjørdur á privatum fólki og á vinnuligum virksemi tá tað kemur til gongd í haga ferðavinnan leggur stórt trýst á okkara náttúruumhvørvi og tí er tað ikki órímiligt at tað gjald verður tikið frá útlendskum ferðafólkum ella vinnuligum virksemi og avmarkingar verða settar sum skulu everja okkara náttúru talið á ferðafólkum tað vaksur skjótt í løtuni og fáa vit ikki eina loysn á hesum málinum um gongd í haga so er vandi fyri at alt endar í einum stórum hurluvasa útgangsstøði hjá okkum føroyingum má sjálvandi vera at allir føroyingar hava rætt til at fara í hagan og hesin rætturin skal ikki verða treytaður av væl vild ella gjaldið til tey sum hava fingið rættin at nýta náttúruna til vinnuligt virksemi vit skulu tryggja rættin hjá føroyingum at ganga í haga ókeypis vit vita øll at hetta her er eitt eitt trupult mál men tað er sjálvandi trupult at taka avgerðir tá mann ikki veit hvat mann vil og tí er tað fyrsta sum vit skulu tað halda vit at tað er at vit skulu taka støðu til tað sum er grundleggjandi og tað mest grundleggjandi í hesum stóra málinum tað er í mínari verð at føroyingar skulu hava ein ómissandi rætt til sína egnu náttúru og tað merkir ikki at vit skulu ganga og gera hvat sum helst uppførar okkum sum vit vilja og oyðileggja tað sum gongur fyri seg til dagligt í haganum til dømis tí við rættindum so fylgir altíð ábyrgd tá vit tosa um at tað skal vera ein ómissandi rættur til náttúruna so er tað sjálvandi íbygt í tí at hædd skal takast fyri burðardygd fyri náttúruvernd hætt skal takast fyri landbúnaðarvirksemið hjá tí sum varar av jørðini og tann sum ikki virðir ta ábyrgdina sum mann hevur fingið við tí rættinum at vitja náttúruna ókeypis fer út um tær lógarásetingarnar sum mann setir við einum slíkum uppskoti hyggja vit at hvør støðan var í føroyum fyri nøkrum árum síðan so var so gott sum eingin sum setti spurnartekin við rættin hjá fólki at ganga í náttúruni og nógv av okkum hugsað kanska enn at tað longu er ein ómissandi rættur sum vit hava at ganga í hagafrítt men vit hava jú eitt blinkandi dømi upp á at tað ikki er so og tað er jú tað dømi sum vit hava snakkað øgiliga nógv um ogsum hevur verið nógv í miðlum og blivið líkasum knútapunkti fyri alt hetta og tað er hetta portrið sum stendur í saksun og sjálvt um hetta portrið møguliga er ólógligt so sleppur tað at standa og tá tað sleppur at standa jú longri tað sleppur at standa so skapar tað nýggjar reglur og tað er sjálvandi uppstaðið í einari despiratión tí við politiskt ikki hava tikið støðu til at loysa tey problemini sum tann vaksandi ferðavinnan skapar úti á hesum smáplássinum og tí mugu vit tað er okkara ábyrgd at taka støðug politiskt londini rundanum okkum tey hava flest øll ein lógarfestan hvørmansrætt ella reglur í aðrari lóggávu sum tryggjar almenninginum hendan rættin til náttúruna uttan forðingar í gjøld men eisini onnur europeisk lond sum sveis og bretland hava tryggjað tann rætti og tað er greitt at vit í føroyum bæði mangla náttúruverndarlóggávu og lóggávu á ferðavinnuøkinum ferðavinnupolitikkurin hjá landinum manglar vit hava fingið ferðafólkini men vit mangla eina grundleggjandi lóggávu og planlegging á økinum tað er eingin ivi um tað har halta vit aftanfyri og tað gert sama ger seg galdandi við náttúruvernd tað er eitt øki har sum meira ella minni lógloysi valdar og tað er ikki í lagi tá vit tryggja føroyigum rætt til náttúruna so liggur sum sagt eisini eina ábyrgd í tí ein ábyrgd fyri at fara væl um og geva sær far um hvat gongur fyri seg í haga og fjørum nakað sum vit í føroyum kanska eru við at gloyma og venja okkum av við og tað er ein vandi í tí tað ein vandi í at forða tí atgongdini tí vit kunnu ikki missa tað sum vit ikki kenna og tað er skjótt at vit tá vit snakka um hetta evnið at vit enda við at vevja alt saman og soleiðis ikki klára skilja tingini at og eg trúgvi eisini at tað er ein av orsøkunum til at vit ongan veg ella við stutt koma í málinum sum eftir hondini bara verið rópt tómgongd í haga tí hava vit lagt hetta her uppskotið fram og eg vóni at vit fáa ella tað tykist sum vit fara at fáa eina eina siðiliga viðgerð sum fyri heldur seg til kjarnina í hesum uppskotunum og tað er grundreglan um at føroyingar hava rætt til egna náttúru ókeypis
takk fyri harra formaður ja takk so er tað viðmerkingar

galdandi lóg takk fyri harra formaður
dygistrøm gersu væljemen kanska er tað faktiskt nevniliga eitt gott dømi tí vit hava jú hesa siðvenjuna sum vit hava havt í øgiliga langa tíð har sum tað skal vera har sum tað er frítt hjá føroyingum at ferðast í kendum haga tað hevur verið siðvenja og so er mann í hesari støðuni har sum har sum trýstið er økt úti á ávísum plássum hevur mann so drigið lóggávu fram hagalógina sum sum tógv fyri at hetta ikki er í lagi og og tað og við tí uppsettur mann so gjaldsportur og so framvegis so mann kann faktiskt siga ati siðvenjan av at ganga í haganum onkursvegna hevur førkað hesa lóggávuna til síðis og mann ikki givirt at fara um at mann at mann er farin inn á nøkur øki í einari lóg tí at tað hevu verið siðvenja mann kann ganga í haganum men tá so trýstið økist so tekur mann tað
í brúk og tað er nokk tað sama sum so styrkir tað
ja takk so er tað eygun samelsen ger su væl ja takk fyri harra formaður yngilin strøm tosar um hetta her við tómgongd og haga at mann ikki í kanska í trý ár hevur funnið og tava loyst hendan spurningin nú er tað so sagt at tað kemur ein loysn og fáa vit at síggja øh tað er sjálvandi nógv av hesum her frostratiónum koma kanska av tí innan fyri kanska serliga ferðavinna at mann ikki hevur fingið skipað hetta økið ordiligt ella ikki er blivin samdur um at skipa hetta øki men eg eri ingines strøm ikki samd við mær í at hetta uppskotið kanska er ein byrjan har mann tekur tað grundleggjandi fyrst har mann sigur hvat føroyingar hava rætt til at mann hevur sjálvandi undir treytum ein ómissandi rætt til at vitja í haga og alla aðrastaðni at fær mann tað staðfest so er tað lætt

ja takk fyri og ja altso íðis her eg haldi at mann kanska í valstríðnum tók so dyggjan til at mann kundi loysa hetta upp á øgiliga stutta tíð og tað skuldi einki forða fyri at mann at mann fór beint til arbeiðis og fekk loyst hetta upp á heilt stutta tíð tá mann tá mann kom til valdið men tað vísti seg so ikki at vera so einfalt sum sum sum samgongan helt og mann hevur jú ikki skipað ferðavinnuna í politikki altso nakrantíð ja tað gongur jú longur aftur enn trý ár og tað haldi eg eisini gott at vit øll kunnu bara vera púra ælig um at vit øll politiskt ikki hava tikið nógv væl støðu til hvat vit vilja við ferðavinnu føroyum tað haldi eisini vit øll kunnu semjast um at mann ikki er komin har til og tí eru tað nøkur grundleggjandi ting sum vit mugu staðfesta og eg hugsi at akkurát hetta sum tekum nevnir og sum eisini
prinsipielt í uppskotinum er eitt av teimum heilt grundleggjandi tingunum sum sum kunnu skapa gróðrarpotn fyri restina av av avgerðunum
so er tað bjørt samelsen gersu væl takk fyri ingilíin didigsen strøm nevndi gjaldsportrið í saksun sum sjálvandi hevur skapt nógva øsing og tað skal ikki vera nø loyna at mín meining er at tað gjaldsportrið helst skal verða tikið burtur men eg ætlaði at spyrja ingilin diteresen strøm um hon viðurkennir at hesin bóndin kanska hevur gjørt tað tí at støðan bleiv so ógvuslig altso frá at tað kanska vera nakrar familjur sum komu ein sunnudagstúr av og á so gingu knappligt ikki bara hundraðavís men túsundavís av ferðafólki umsummarið har og og altso í summum førum fullkomiliga uttan fyrilit fyri tað sárbara økið sum eisini eru í nánd har ingilin ditessen strøm sum eg eisini ganga høgt upp í náttúruvernd er náttúruverndin ikki eisini nakað mann skal taka atlit til her og má mann ikki eisini respektera at tað verður sjálvtøka ella hvat mann skal siga tað vis myndugleikin ikki syrgir fyri at fáa hesi viðurskifti upp á pláss áðrenn man

jú eg haldi at tað ereitt eitt stórt problem at mann ikki hevur fingið skipað í einari lóggávu eitt nú einari náttúruverndarlóggávu at mann ikki hevur fingið skipað hvat mann ger við hesi hesi smáplássini sum eru undir so stórum trýsti á ferðafólkum tað tað tað er ikki í lagi øh og tá tað kemur til hetta portrið so eg haldi eg nevnd eisini í mínari í mínari framsøgurøðu at mann mann skilur jú væl hesa despiratiónina el egvetis um mnn skal kalla tað despiratión ella okkurt annað at tá ið eitt so stórt trýst kemur á at øki at mann so tekur eftir tí sum mann hevur og við einari kanska øgiliga gamlari lóg ið hendi sigur at mann hevu rætt til at seta hetta portrið upp tað tað skilji eg egentiliga væl jú og tað er eisini tí at vit siga í javnaðarflokkinum at nú verða vit noydd til at taka politiska støðu til nøkur av hasum tingunum og simpultin koma í gongd tí tað gongur ikki at mann at mann ja faktiskt letur standa til og ikki tekur politiskt støðu til vistu vit siga fyrst og fremsthvat
at vit føroyingar kunnu í okkara egna landi og so aftaná ella samstundis gjarna hvat vit kunnu loyva ferðafólki og hvat vit kunnu loyva náttúruni at at vera í frið í okkara landi eisi
ja so tað var biljustin sølvgerðsvønn takk fyri harra formaður ingilin strøm fílist á at samgongan er ikki komin við nøkrum uppskoti um hetta málið og so sigur hon at nú mugu vit taka politiska støðu at tað gongur ikki longur men tað sum javnaðarflokkurin ger her er beint øvugt javnaðarflokkurin biður landsstýrið um at koma við hesum málum í tingi uttan at fortelja okkum hvat javnaðarflokkurin heldur skal standa í einari lóg hetta er ikki eitt lógaruppskot hetta er bara ein áheitan á landsstýrið um at gera tað sum landsstýrið hevur gjørt nú sum hon sjálv sigur í trý ár og vit sita í eini bólki eini bólki frá samgonguni sum er í ferð við at koma við einum uppskot til løgtingi so hetta er eitt totalt óneyðugt uppskot og hetta fortelur okkum slett ikki hvat javnaðarflokkurin heldur tí hetta er ikki eitt lógaruppskot tað hevur verið áhugavert at sæð hvussu javnaðarflokkurin gjørdi eitt lógaruppskot hesum í økinum
so kundu vit veruliga fingið eina viðgerð
ingilín strem gersuvæl ja eg kundi eisini gott hugsað mær at javnaðarflokkurin slapp út í landsstýrið og kundi gera hetta lógaruppskotið tað kundi eg eisini øgiliga væl hugsað mær tú ella biljustinussen vísir á at mann er í ferð við at gera eitt lógaruppskot sum ger júst hetta men tað passað jú ikki vit hava hoyrt røddúr samgonguni um at mann ynsk ikki ynskir at tryggja føroyingum rætt til náttúru tað hava vit hoyrt sterkar røddir í samgonguni hava verað frammi um akkurát tað so tað er jú ikki rætt tá ið vit í javnaðarflokkinum siga vit vilja hav eitt lógaruppskot um rættin hjá føroyingum at ganga ókeypis í haga so er tað tað sum vit vilja stendur púra greitt allarovast í uppskotinum tað er tað sum vit ynskja okkum tað er tað sum javnaðarflokkurin vil harafturímóti hava vit hoyrt røddir í samgonguni sum ikki vilja tað so kanntað gott vera man sum nú í dag letur sum um mat mann vil men tað er ikki tað sum vit hava hoyrt frá samgonguumboð
ikki bara takk fyri har formaður síðan er tað helgi áverkast
harra formaður hetta landið er mítt hetta landið er títt sum tað liggur í havi so fagurt og frítt soleis ert hans andreas sjurhuus vit eiga øll hetta landið eg kann keypa jørð ein matrikkul og fáa tinglýstan í mínum navni so eigi eg tann partin av føroyum men ein sum onga jørð eigur eigur hann ikki eisini føroyar ein persónur sum er føddur og uppvaksin í føroyum hevur búð her alt segt lív men hann eigur onga jørð er hann ikki føroyingur og eigur hann ikki eisini føroyar

ein festibøndur sum leigar eitt heilt fjall fyri kanska hundrað krónur um árið eigur hann meira í føroyum enn tann sum einki festi hevur arvað ella keypt kann ein árligur hundraðkrónuseðil gera so stóran mun á fólki skal hesin bóndin kunna nokta hinum at fara í hagan og njóta føroysku náttúruna sum vit øll eiga

hetta er nakrar av spurningunum sum verða viðgjørdur í samband viðhetta málið og loysnin er ikki einføld her eru tvey hugtøk sum ofta koma í bland tað at eiga føroyar og tað at eiga jørðina í føroyum tað er í dag í ár tretivu ár síðani føroyingar yvirtóku ráðevnini í undirgrundini í áravís sótu partarnir og samráðs um at yvirtaka undirgrundini men eingin semja fekst danskir embætsmenn hildu fast við at vissu føroyingar yvirtóku undirgrundina so merkti tað loysing men ein penandag so loysti távarandi fortettsráðinum polslittir tann gordiska knúti tann spurdi hvat er tað føroyingar vilja hava er tað suvorinitetin yvir undirgrundini sum bara er eitt hugtak ella er tað ítøkiliga møguleikan at útvinna ráevni úr undirgrundini og loysnin bleiv at hesi hugtløkin blivu skild sundur so føroyingar yvirtøku ráevnini undirgrundini men ikki sjálva undirgrundini eg haldi at málið um gongdi í haga hevur nógva tí sama í sær tað at oyga føroyar er eitt hugtak tað er ikki ein matrikuleraður ognaræftur og tað er heldur ikki nakað og tað er heldr ikki tað vit hava brúk fyri vit eiga øll hetta landið náttúruna fjøllini áirnar útsýni men eingin á okkum kann selja hesa ognina hetta er ikki ein ítøkilig materikulerað ogn men meira ein kenslu av at vit eru føroyingar og at hetta er okkara land men so hava vit landbúnaðin bøndur hava ikki brúk fyri at oyga eitt fjall teirra tað sum teir hava brúk fyri er rættin til at hava seyðgangandi har og við tí fingu nakað av innankaðsjørð innangarðs jørð soesat mann kann hoyggja til hendan sama seyðin so vit eru ein líknandi støða sum tá undirgrundarmálið bleiv loyst á einari síðu snýr tað seg um vinnumøguleikar og á hinari síðuni snýr tað seg um eitt óítøkiligt hugtak bóndin hevur brúk fyri rættinum til landbúnað og tað skal hann hava onnur hava brúk fyri at sleppa út í føroysku náttúruna og tað skuldu eisini sleppa í tann mun tað ikki gongur tygir landbúnaðin hjá bóndanum innangars skuldu tey ganga frítt innankar skuldu ikki ganga frítt og tað hava teyheld ikki brúk so tað ber saktanst til at fáa hesi tingini at ganga hond í hond men tað krevur at vilja frá øllum pørtum til at finna semju og tann viljin er ikki til staðar har eru aldargomul prinsipp tað snýr seg um vald og einki skal broytast so fær eisini tá landbúnaðarlaggávan bleiv broytt í nítjan hundrað og sjeyogtretivu í áravís var eit óljustríð um spurningin um nú meira enn fýrs ár seinni siga bøndur sum er eftirkomarar hjá harðastu mótstøðumonnunum fyri hundrað árum síðani at lóggávan er fín og tað er slett ikki neyðugt at broyta hana og soleiðis verður eisini um hundrað ár gera vit broytingar nú so færa bøndur um hundrað árar at siga at hetta var tað einasta rætta og tí má heldur einki broytast tá og tí skulu vit gj okkum púra greitt at tær broytingarnar sum gera nú tað fór at galda næstu hundrað árini og tí mugu ut ikki gera hálvar loysnir vit mugu gera loysnir sum vit kunnu liva við veruliga loysnir á hesum málinum

nakrir bátar hava fiskiloyvi og aðrir hava ikki fiskiloyvi teir sum hava fiskiloyvi hava loyvi at reka vinnuligan fiskiskap og tað av hini er ikki men tað merkir ikki at teir sum hava fiskiloyvi oygað havaøki kring føroyar ein sum eigur ein við fiskiloyvi kann ikki nokta einum øðrum við ongum fiskiloyvi at fara ín stimitúr sjálvt um má ferðast har sum hin rekur sína vinnu og hvat nú um tann við ongum fiskiloyvi fær sær á kók av tí fiskastovninu sum hin hevur rætt til

ella hvat mann fær eina útferð við bátu við ferðafólkum sum háa goldi fyri a sleppa á túri í økjunm har sum hin eigur rættina at fiska skal hesi við ongum fiskiloyvi so ringda til tann sum e fiskiloyvi fyri at kuna sleppa at sigla við ferðafólki í hansara sjóvøki hann eigur ikki sjóvøki hann hevur bara fingið ella keypt ein rætt til at reka vinnu har eru tað tey sum hava fingið ella keypt fiskiloyvi sum skuldu ráða fyri hvør skal t ferðast í føroyskum sjóøki eru tað tey sum hava arvað keypt ella leigað á jørð sum skuldu róða fyri hvør gongur í føroysku fjøllunum

eg kann gott taka undir við at tá talan er um slit ella annað oyleggjandi so skal jarðeigarin hava endurgjald fyri tað eg kann eisin taka undir við at ferðing í fjøllunum má skipa s og skal ikki vera til ampa fyri landbúnaðin men endurgjald fyri rættin at ganga hví er tað tá eg hoyrdi at javnaðarflokkurin kom við hesum uppskotinum so hugsaði eg mær sjálvan at ati ja eg helt fyrst at tað var et lógaruppskot at kom við og tí eg hugsaði at tað fór o ringt hjat mær at atkvaða ímóti vi hansvara uppskoti tí at hetta heur verið ja eg veit ikki upp á einl anna máta er tað blivið mítt mítt mál meni nú skilji hatta hetta e eit uppskot til samtyktar og og tað er sjávandi ikki ikki líka bindandi og samtíðis o arbeiði í landsstýrið at hetta i t ein áheitan á landsstýrið um at arbeiða við tí sum landsstýrið sig ik g arbeiða við og eg haldi at eisini taðer ein annar veikleiki við hesum uppskotunum til tað at manskilur millum føroyingar útlendingar tí tað tað fer ikki t rigga altso tað tað at at tú fert at spyrja fólk altso tosa tú føroyskt so so skalt tú ikki rinda og og tosa taðokurt annað mál sum skal tú rinda tað er tað er ein skipan sum ikki fer at rigga tí tí haldi eg at har eru nøkur ting mann má hyggja eftir men hetta málið fer so í í rættarnevndina og har skulu vit so hvussu gera tí eina eina góða viðgerð ja eitt sum eg kann nevna í samband við til dømis hett her føroying at skilja ímillum føroyingar útlendingar tað er

also sambært heimastýruslógini kanst tú ikki býta føroyingur at skilja millum føroyingar grønlendar danskari tað er tað fyrsta so kanst tú siga hvar tú býrt men so rennur oti ta problemið til dømis hava vit nøkur flóttarfólk í føroyum ena løtuni eru tey føroyingar meira føroyingar enn ein føroyingur sum býra oyrasínskolegrinum altso tað er tað eru sovorðir spurningar sum koma at forstýra hanak so tí trúgvi ikki at takin riggar so væl men hatta er hvussu nakað vit fahygja eftir í í í rættarnevndini og vit fara at geva het um málinum eina eina góða viðgerð og og ja nú fara tað at síggja hvat landstýrið kemur við tað tað verður nokk so avgerandi
fyri hvat støðugmann tekur til hetta málið takk fyri
so er ta viðmerkingar bjórt samelsen gersu væl takk fyri ja eg e legði merki til at helgi abramsen segði hetta við ati eg veit ki akuát hvustan norðreda vun at tað er eingin semja ella tað e ikki møguligt at finna eina semju og við atlaði spyrja ham hvør er tað sum forðar fyri tí tí ati eg haldi at tá ið mann hoyrir teir ymisku partarnar so altso so fyri tað fyrsta so haldi eg at partarnir hava flutt seg rættiliga nógv fyri tað næsta so haldi eg at tað er rímilig konsensus um at føroyingar skulu ferðast í egnum landi tað kann gott vera efti okkurt tvørbárn sum ikki vil tað men tað er øgiliga fá við snaka er av teimum so hvør erta kann helgja abrabsen útgreinar hvør er tað sum liggur í buktini í mun til at mann semist um at ja føroyingar skulu kunna ferðast sín egna landi men mann ger tað við fyriliti fyri tí virksemi í tí loiggávu sum annars er galdandi og teimum viðurskiftunum sum
anars er
helgiabramsenharra formaður ein semja er ein semja tá hava øll møtst onkustaðni tá man ikki semju so er tað tí at partarnir ósamdur og so kansn mann siga hvør er mest ósamdur altso tað ertað er sindur ringt at siga altso tað r tað eri ja eg havi havt góðan diolog ví allar partar um hetta málið og og onkurar havi hildið hatn á her er okkurt hent og so næsta fundur so er mann líkasum farin frá hvørjum øðrum aftur so so so tað er øgiliga ringt at siga akkurát men eg haldi at ikki eg er ikki samdur tí at mann sigur tað at føroyingar sleppa at ganga frítt altso og bara okkurt eg halda tvørbátar haldi hon segði sum eg ikki sigur tað hnei eg altso eint portur bleiv nevnt í áðni sum stendur í saksun har skulu bæði føroyingar o útlendingar gjaldar fyri a sleppa forbí har verður har er eingin munir hjá har skulu øll gjalda so har gongur mann ikki frítt og tað eru fleiri dømir um tað at at at og tað eru eisini nakrir bøndur sum ikki vilja hav tað men men tað er eisini nógvir bøndir siga tað tað er alt lagi at fólk fara ein túr í hagan

ingilín didisestrøm gersuvæl takk fyri harra formaður ja tað sum vit í javnaðarflokkinum øgiliga gjarna vilja við hesum her uppskotinum til samtyktar sum fleiri ferðir er blivun nevnt verða eitt uppskot til samtyktar og ikki eitt lógaruppskot tað er at fáa løgtingið til at taka eina prinsipiella avgerð um at føroyingar eiga at hava ein ómissandi rætt til at ganga ókeypis í haga og tað er orsøkin til at vit hava lagt hetta uppskotið fram soleiðis sum vit hava gjørt tað nú eg fekk ikki sagt tað nóg týðiliga haldi eg í mínari framsøgurøðu men tað eru taher grundleggjandi prinsippið sum vit gjarna vilja hava løgtingið at staðfesta soleiðisr at vit binda landsstýrið til tat taka avgerði út frá tí og gera lógina út frá tí sum vi
sum harin arbeiðir við takk fyri
harra formaður eg eri púra samd við tí prinsippinum eg haldi t føroyingar skulu kunna ganga í haganum taðsum mær ikki dámar við hesum uppskotum til at maskilur men mann sigur føroyingar altso eg eg eg síggi bara fyri mær at tað verður øgiliga ringt at siga bara føroyingar har verður ein ein stóra avbjóðing og tað haldi eg er eg er ein veikleiki hesum uppskotinum men egeri púra samd vi prinsippinum atsvit eiga øll hetta landið vit eiga at kunna ganga í haganum men sjálvandi er tað økið hvar hvar ið mann skal hava nøkur nakrar nøkur fyrilit fyri tað eru øki í føroyum hvar tú vandamikið at fara fólk mugu iki fara sjálvi sum sum ikki kunnig tað eru øki hvar tú mást hava ferðaleiðara við tær tí at har er vandamikið og onkurt staðkend má vera við og um etaer eisini øki hvar ið øll saktans kulu ganga uttan at vera í vanda so so eg eri púra samdur við tí prinsippinum takk fyri

ja so er tað edvard jakobsen gerst væl takk fyri at formaður eftir eisini eitt eitt sera áhugavert og og nógv nógv umtosaevni vit eru í gongd við nú tann røðurin er inni og eitt her við privat vinnuligt útlendingar føroyingar hatta verður trupult hvat er ein føroyingur tað sigur sjálvt ein sum kanska hevur verið við fluttur niður kemur heim at ferðast hjá familju ætla sær ein ein lítlan túr saman við familjuni tað er kanska ikki har mann hugsar eg hugsi eisini eg próvi hugt at eitt sindur í nøkrum øðrum kann mann gera øðrum í londum tað makar selja eina uppliving so hesa mann skilur millum vinnuligt og privat hvat heldur tú ikki at arbeiða sum tað tá sigur mann tað at mann mann ger ein túr og so skal skal eitt ella annað uppliving fyri ferðafólkini vera við so so kann man taka fyri tað og so er tað sera økin sum eru vandamennin hjá ganga í har kundi tað hvussu vera gott at mann kundi sagt frá ella kundi avmarka tað mátturkuna burtur til at gjørt hetta onkursvegna í semju viss mann ikki fær í semju allar partar so blívur tað ein stór avbjóðing at føra tú til lív takk fyri
mær
ja sorda helgiabramsenharra formaður hetta har við at skilja ímillum vinnuligt og privat tað er nakað sum mann hevur prøvað og tað er ein máta at gera tð uppá at tú sigur tað ókey altso vinnuligt tað rindar og piv og og tað sum ikki vinnuligt rindar ikki men soer spurningurin nær er tað vinnuligt altso ein ein ein bussur kemur fullur av ferðafólki og steðgar onkurstaðni og tey fara un túr í hagan so er tað vinnuligt men vviðmavbussurin steðgarin í bygd og sita nú áta í fríir tveir tímar so fara hvør einstakur í hagan so er tað ikki partur av túrunum so taðikki vinnuligt altso har eru eisini nakrar avbjóðingar hvt hvussu definerar tú hvat so eg haldi nei eg haldi at at at har eru narir nøkur sonakrar avbjóðingar á vegnum tá mann skal býta fólk sundur men men men eit kompromi haldi eg kundi verið at tú skilir millum vinnuligt og ikki vinnuligt altso tað er tað er nokk tann vegin mann kann finna eina vistmann skal finna eina semju so er tað
har man eg síggi møguleikan at finna takk fyri
ja so er tað elsbetmersedis gunletstóftur gersuvæl ja takk fyri harra formaður eg haldi eg nú fekk eg svar upp á nokk so nógva tí sum sum eg ætlaði spyrja um tey óvu spurt árini men eg hevði hugsað mær allíkavæl at spurt helgja hvar er helgi í spurninginum tá ið tað snýr seg um at tey skuldu spyrja um loyvi at fara í haga tað er tað sum eg veit at øgiliga nógv er ónøgd við altso skal eg nú fara at spyrja tíggju oyarar ella tjúgu oyarar áðrenn eg fari ein langan túr hvar er helgi í tí hvorsaka helgi abramsen hvar
hvat heldur hann um tað takk fyri
ja helgi abramsen gersuvælharra formaður eg haldi atað er nøkur altso mannmá taka atlit til landbúnaðin tað vil siga at tað er nakrir dagar hvar hvar ð ið mann ikki skal kunna ganga frítt tá ið tá ið tað verður tá ið mennir á fjalli tá ið tá ið mann sjoturharur og nøkursting í lembing og og og onkur sovorður tað haldi í ordan at mann mann skilur ímillum har annars haldi at mann skal hava tað so frítt sum møguligt at ganga tað vil siga at tú skal ikki ikki spyrja áðrenn og eg ivist eisini um allir bøndur so øgiliga glaðir fyi at blíva upprindir tíðliga og seint í at nú skal ætlar onkurt ein túr í hagan altso onkurtað har sum tað er púra vandaligt at ganga tað tað trúgvi eg helt ikki teir tú ert glaðir fyri so eg eri har at eg haldi í útgangsstøði
tað frítt at ganga takk fyri ja takk fyri so fær koma vit til næsta framsøgufólk og tað er bjørt samuelsen
harra formaður hetta er eitt egvuliga prinsipielt og áhugavert mál sum it viðgera tað harmar meg eitt sindur at hetta málið er sloppi ate vei ekk ka ek klei siga at gjáirnar eru slopnar at gerast djúpar í hesi her seinastu fáu árini tí at sum úngangsstøði átti hettar ikki at verið so øgiliga trupult at loyst serliga ikki visti mann setti seg niður og sett seg eit sindur inn í hvørja siðvenju vit hava í hesum landinum hvørjar lógir eru galdandi mann kann ikki ein rættarsamfelag latað sum um nakrar lógir slepkki her til tí at tar eru gamlar og visti mann hevði onkursvegna byrja við loyst nakrar av avbjóðingunum áðrenn mann setti ferð á ferðavinnuna og tað síðsta muága vit politikararso og avvarandi myndugleikar tey sum hava sitið í ábyrgdini í landsstýrinum taka ábyrgd av helgi abramsen svaraði mær upp á ein spurning í áðni og legð út sum um at eg hevði sagt at allir føroyingar kundu ganga frítt í føroyum tað var faktiskt ikki ordiliga tað eg spurdi hann um tað var hetta við hvør tað var sum lá í bukuni í mun til at fáa eina semju tí sum eg havi skilt útmeldingarnar frá pørtunum so taka øll so liggur felagsmongdin í hesum at føroyingar skulu kunna ferðast í sínum egna landi og so so upp á fjøllini oman fjøruna og og og so frameftir so liggur spurningurin sjávandi í hvat merkir frítt merkir tað at øll skulu kunna ganga allastaðni trý hundraðog fimogtrýss dagar um árið uttan fyrilit fyri nøkrum sum helst uttan at spyrja nakrað sum helst og tað haldi eisini eg rættiliga breið semju um millum tey flestu nei tað ber ikki til og tað ber held ikki til nakra aðrastaðni í verðini eg hvussu r ikki har mann eg roynir at hava skipaðu viðurskifti men onkursvegna er tað upplivi eg sum borgarisím landinum ein grundleggjandi rættur at eg kann fara mínum børnum út í hagan og at eg kann fara niðan á fjøllini og kann fara mel í fjøruna og eg skal venda aftur til hetta við fráboðanar skyldini sum sum sum verður nógv umrødd tað er munur á fráboðanari skyldu og so kanska tað at skula spyrja øll møguligt fyri at sleppa á fjall tí tað er ikki altíð so einfalt í føroyum ter ofta felags haðar og so frameftir og tá kann tað vera nokk so nógv mann skal spyrja vist ikki tað er skipað men tað hava tóð so eisini veri onkur boð upp á hvussu tað kann skipast betri enn í dag harra formaður yvirskriftin yvir tað eg ætli mær at siga er vit skulu øll vera hr vit skulu øll vera her og tað merkir øll altso tað merkir bæði gongufólk og tey sum je ganga í haganum tað merkir vit vanligu føroyingar sum hav og á fara út í náttúruna men tað merkir sanniliga eisini tey sum liva av og við jørðini hvønn einasta dag thetta at njóta náttúruna at ferðast í haga á gangan iðan fjallatoppar og oman í fjøruna tað eiga allar føroyingar at hava møguleika fyri og tað eiga tey eisini hava rætt til og flestu lond sum vit sammeta okkum við tey meta hesi rættindi sum púra grundleggjandi borgararættindi og tey hava á ymiskan hátt fæst tað í lóg øog og og tað er nokk so ymiskt hvussu tað er gjørt men ongastaðni eingin lóg er kenni til kann mann fara allastaðni nær sum helst hvar sum helst at ferðast í náttúruni má tí altíð gerast við fyriliti og bæði á teimum sum hava brúksað til jørðina brúka jørðina hvønn dag hav haná sum sítt livibreyð men eisini við atliti og ikki minst til slitið á náttúruna og virðing respekt fyri djóra og plantulívinum og føroyska náttúran er sárbar og hon verður heilt sikkurt alsamt meira sár bara av veðurlagsbroytingunum vit hava økt avfall tað ger eisini at lendið verið meira sárbart og vit hava í dag onga náttúruverndarlóg og vit hava eina øgiliga lítla náttúrufyrisiting so so vit hava ikki ordiliga tað apparadið upp á pláss sum tryggjar okkum at at náttúran ikki fær skaða av millum annað av av ferðavinnuni tað haldi eg er ein ein ein øgiliga stór avbjóðing at vit heldur ikki hava eina lendislóg sum sigur til dømis at hesi økini eru eyka sár bara her skulu serliga reglur verða galdandi og so frameftir harra formaður tað er sera ymiskt hvussu nógv tey ymisku økini í føroyum tola og tað er eisini sera stórur munur á hvussu nógv økini og hvat tey verða brúkt til summastaðni er nógvir landbúnaður nógvir seyðir aðrastaðni er ógvuliga avmarkað summastaðni er ríkt fuglalív sum vit skulu taka atlit til sum mann ikki ordiliga heldur tosar so nógv um í dag summastaðni eru summastaðni í føroyum eru haganir rættiliga avmarkaðir við hegninghasum mann hevur hegnað av nakað sum ofta kann vera til sovorða skaða undir lembing og sovíðari tí seyðrin ikki hevur sama møguleika at finna sær lívd tá ið kanska ringt veður kemur aftan á lembingin er farin í gongd meðan aðrastaðni hevur mann faktiskt eingi hegn í stórum økjum og og brúkar kan mann siga galdandi lóggávu til at samstarva um rakstrin av øgiliga stórum økjum tað sum vit í tjóðveldi vilja tað er at vit vilja at hesin rætturin at ferðast í náttúruni skal verða sjálvsagdur fyri føroyingar og vit vilja at føroyingar skulu ikki gjalda so vit vilja ikki at føroyingar skulu gjaldast við at ferða í sínum egna landi tað skal eingin ivir vera um tað men vit vilja eisini av mannskal tá ið man ferðast úti í náttúruni so skal tað vera við fyriliti fyri landbúnaðinum fyri náttúruni og fyri virkseminum hjá jarðeigarunum og festarum og viðurskiftini skulu skipast í samstarvi við fólki á staðnum og við tey sum sum eg nevndi sum umsita jørðina og og hetta skulu vi gera fyri at tryggja at øll ferðsla altso øll ferðing í náttúruni er burðardygg og hon skal vera burðardygd bæði sosialt men eisini í mun til náttúru og vinnulig ferðavinna hon eigur í øllum førunum bara at fara fram við loyvi frá teimum sum vara av jørðini tí eisini og og sjálvandi skulu hesi eisini hava rætt til at taka gjald fyri ferðing altso eg dugi illa at ímynda mær at ikki meginpartrin av føroyingum næstan líka mikið hvat mán fast við ikki heldur tað tað er púrasta órímiligt at útlendska ferðaskrivstovur skipað fyri ferðum í føroyum og taka nógvar pengar syðan útferð onkustaðni ella ein gongutúr onkustaðni og so tey sum búgva á staðnum ella tey sum umsita jørðina ella brúka jørðina ella eigajørðina at tey tey fýrtanna krónur altso eg dugi eøgiliga illa at síggja at nakar kann halda tað vera rímiligt harra formaður náttúruøki har lendor fuglur blómur ella annað er sárbart tað mugu vitgera serstakar reglur fyri og har havi eg hug at nevna nú plagi eg at koma til mykinesar av og á hava gjørt tað i í síðan eg var oeiðs foroldssítts ung og eg minnist enn hvussu skelkað eg var fyrstu ferð eg gekk gjøgnum lamba og har var tá longu tá var ferðafólk har í dag er tað eg veit ikki fleiri faldað øgiliga nógv í dag ganga hundraðavís hundraðavís hundraðavís ígjøgnum lundalandið gjøgnum lamba og út á hólmin og eg sá fólk tey traðkað og mitt út í lundalandi og tey tóku lunda og tey spældu við lunda og su víðari ikki ein gong lygn altso tað og tað er altso tað er eitt tað mest kann man siga serstaka fuglaøki vit hava í føroyum og sjálvt har hevur mann havt trupulleikar við at gera reglur ferðafólkini høvdu verið so eviliga lukkulig bað tey sloppu at standa altso ovast og hugt oman yvir og so sloppu kanska í at ganga ígjøgnum eftir ógvuliga avmarkaðum gøtum gøtan er so bótt í dag men altso bara tað man slett ongar reglur her fyri sovorðinum tað er púra óhoyrt aðrastaðni tær flestu kara hava sikurt verið í íslandi og har síggja tit jú at allastaðni har tað er øgiliga nógv ferðafólk har hevur mann ja men hevur ein ofta gjørt sovorðnar akkur sum træbrúgvar sum fólk skulu ganga tey mugu sett ikki fara út um tað og so mann gjørt sovorðnar líkasum hegn framvið ella ella avmarkingar framvið við skeltum at tú más ikki ganga úti í hasum náttúruøkinum og tey flestu ferðafólkini respektera tað og gert tú ikki tað so so so er beinanvegin okkur onkur okkurt umsjónarfólk har og sigur tú tú skalt inn á gøturnar har so tað er ikki soleiðis g og tað sama er eisini nógvastaðni í norra og sárberum økjum hóast mann kann siga at tey hava tey hava hend hendan allarmannarættin sum sum javnaðarflokkurin leggur upp til her eg haldi tað er øgiliga harmiligt onkursvegna nú las eg hetta skrivi eg eisini rá bóndafelagnum á óalsfelagnum sum komu haldi í gjár ellaokurtsvorðn miðlarnar eg haldi nokk so harmiligt tá ið mann sær tey útspælini sum koma har frá so lesi et í øllum førum sum athesi feløgini sum umboða tey sum umsita jørðina í føroyum eru samd í at føroyingar skulu hava rætt til at ferðast meg tey viliga so hava at mann mann spyr um loyvi so komman diskutera altso ein fráboðarnarskylda tað eru hvussur nógvastaðni ógvuliga fornuftið mann hevur hana ikki minst í tey økini sum eru vandamikið til at ganga í altso tey økini har vit vita ati altso føroyingar hava jú altíð havt virðing fyri tí fóru tey fyrr út í støð har tað var bratlendi og har mjørki kundi koma fyri og tú ikki fanst vegin visti tað var mjørki og sovíðari so visti mann gott tað var fornuftigt at siga frá altso tað er heldur ikki tað er nóg bygd til men eg føli í hvussur at tær útmendingar mann kemur við nú at har er ein felagsmongd har er mann mnn mann roynir onkursvegna at vísa at tað er ein veður til semju og eg haldi ikki mann má uppgeva tað tí visi mann bara fer inn og lóggevur og sigur nakað sum gongur fullkomilig upp á tvørs av teiri siðvenjum vit hava havt og teimum lógum sum eru galdandi hísum landinum so kemur mann bara í ta støðu at mann fær enn størri konflikt mann fær sær ikki loysn mál sum nú mága nú má mann seta seg niður og finna eina fornuftiga loysn og eg haldi eisini at meginparturin av teimum sum brúka jørðina umsita jørðini í dag eru fornuftig fólk og tað eru ikki fólk sum ikki ynskja at føroyingar skulu sleppa út í hagan at ganga tað havi eg hvussur ongantíð persónliga uppliva so eg vóni framvegis at mann kann setast niður og finna eina loysn tí ati
tað eigur mann at kunna takk ja takk her er ein
viðmerking helgi abrahamsen ger so vælafróforkvinna altso sjálvandi skal ein ferðaleiðari hava gjald fyri at vera ferðaleiðarialtso vit vit vilja hava ferðavinnu til føroyar tí vit skulu hava inntøkur próv ferðavinnu og eg einki móti at at tú selur alt millum himmaligur tænastur vøri hvat tað skal vera til ferðafólk og tak mær gjarna nógvar pengar fyri tað og tað er ein upplagtur møguleiki við sum bóndinum sum vil vera sjálvur ein ferðaleiðari at hann fær eina eyka inntøku við at vera ferðaleiðari og tekur pengar fyri tað tað sum er móti tigur tá mann gongur frukt altso rindar mann rindar fyri at ganga tað er tað sum eg haldi skoyvt og har hevur mann øðrum longdina tí mann kallar landbúnaðar og ferðavinnur hvar tú blanda tá ið tingin saman og kanst fáa nógvar pengar fyri tí eisini sum bóndin
takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger sovæl ja takk fyri kanska hetta við útlendsku ferðavinnuni er tann lættasti parturin at kjakast um tí at sum eg segði í áðni so haldi eg at at øll eru samd um at tar kunnu sita ítlendskar ferðaskrivstovu og kenna rigga av pengum upp á at skipa fyri gonguferðum í føroyum og so fáa tey lokalu og og og bóndurnir einki burturúr tað tað tað tað haldi eg øll duga at síggja tað sum er avbjóðingin er at og har skal eingin ivi vera um og eg byrjaði við at siga tað at føroyingar sum búgva í hsum landinum skulu hava rætt til at ferðast í náttúruni í føroyum tað skulu tey tað er heilt sikkurt umstøður hvar tað er fornuftigt at mann sigur frá og tað hevur mann altíð gjørt eg havi tjaldað í fjøllunum sum ung eg havi boðað frá altso eg eri ikki farin útir fjøll m at sliga telvta upp uttan at siga frá altso og tað er ikki býtt at mann hevur tað spurninurin er su bara hvat gongur markið skal mann spyrja skal a bóndunkum at siga nei tú sleppur ikki up a fjalla slættartind tað haldi eg ikki at nakar bóndur skal hava loyvi til at nokta føroyingum at fara ániðan á slættartin men tað kann gott vera tað eru nakrar dagar í árunum hvar tað er fornuftið tá ma avmarkar tað til dømis títir rakstur og annað men men vit skulu kunna ganga niðan á fjøllini í føroyum tað má mann kunna semjast um uttan at tann familjan skal gjalda
túsund krónur fyri at fara upp á eitt fjall í føroyum og tað eri eg púra sannførd um at bøndurnir í føroyum eru samdir um í um ikki annað teir allar allarflestu ja takk næstur at røða er næst at røða er ruth vang
ger so væl takk fyri acellen son johannesen hevur lagt eitt uppskot til samtyktar fram fyri tingið vegna javnaðarflokkin um gongd í haga og eg eri sannførd um at hetta við gongdu í haga er ein vil se ikki siga tann størsta óloysta politiska avbjóðingin vit hava í føroyum í dag og eg eri sera langt púra samd við uppskotsstillaranum og hesi árini vit hava viðgjørt hetta málið eri eg komin til at tað er kanska allarallarstørsti vandin við at hetta málið er óloyst tað er vandin fyri at føroyingurin missir rættin til atgongd til náttúruna tí í atgongdini til náttúruna er ómetaligt virði tað er sjálvandi eit mentanarligt virði tað er eitt heilsuligt virði og tað er eitt sálarligt virði er tað nakað vit hava brúk fyri so er tað at koma út í nattúruna bæði fyri okkara fysiska og okkara sálarligum heilsu og tað skal ikki vera soleiðis at traðka mann odum asvalti so skalt tú betala og spyrja um tað korta nei eg vil so siga at hetta sum uppskotið snýr seg um er tann einkli lætti parturin í so máta kann mann siga hetta er at sparka opnar hurðar inn tí eg haldi at tað er nokk so breið semja um at føroyingar skulu sleppa at ganga í haganum tað sum hetta uppskotið slett ikki fyri heldur seg til tað er tann stóra avbjóðingin ferðavinnan gjald slit og annað sum vit ikki kunnu blíva samd um og eg vil so siga hetta við at føroyingar skulu sleppa ókeypis hagan mín støða er tann at kemur mann til ta niðurstøðu at tað skal rindast fyri slit eg veit ikki hvat tað skuldi verið fyri at ganga niðan á slrættaratendtjúgu krónur ella ella hvat hvat tað skuldi verið illa at tað tað verður sett krav um ferðaleiðara at fara onkustaðni so dugi eg ikki at síggja hví tað kravið ikki eisini skal galda fyri føroyingar føroyingar slíta eisini náttúruna so eg haldi at har sum vit koma til at her skulu setast avmarkingar í verk til dømis við at taka gjald fyri slit á gøtur og sovorð so dugi eg ikki at síggja hví ið tað ikki eisini skal galda fyri føroyingar og so haldi eg eisini at stóri bólkar av føroyingum tá teir fara í hagan er ikki so ræðliga stórur munur á fyri náttúruna og annars ta tær avbjóðingarnar sum eru tað er ikki stórur munur á um fjøruti føroyingar fara í hagan ella um fjøruti italienar fara í hagan

vit hava í gjár fingið eitt áhugavert bræv frá óals og bóndafelagnum og har verður víst á galdandi lóg bjørt samuelsen var eisini inni á hasum her at vit verða noyd til at fyriat halda okkum til galdandi lóg men eg vil nú siga at okkara uppgáva her á løgtingi okkara fremsta uppgáva er at tryggja at lóggávan galdandi lóggáva avspeglar tað samfelagi og tær vbjóðingar vit hava í dag og at broyta tær lógir sum ikki loysa tær avbjóðingarnar vit hava í dag og tí eri eg púra ósamd við bónda og ovaltsfelagnum í at vit skulu bara varðveita galdandi lóg vit høvdu eina ferð eina lóg sum fyri helst seg til seyðatjóvar tað er ikki neyðugt í dag í dag mugu vit hava eina lóg sum fyr helst seg til ferðavinnu uttan at p á nakran máta samanlíkna tey bæði men men avbjóðingarnir mugu síggjast aftur í lógini so verður tað víst til ognarrættin og tað tað sum borgarligir politikarar haldi eg tað er øgiliga sentralt at mann fyriheldur seg til ognarrættin men veruleikin er at vit hava slett ikki somu fatan av hvat tað er at hava ognarrætt til ein haga og eg haldi at ati helgi abramsen lýsti tað øgiliga væl at hvat er tað at eiga eitt fjall

tá tað so er sagt nú havi eg sagt alt tað sum eri ósamdur við vi bóndunum so so hugsi eg eisini eru vit so langt frá hvørjum øðrum vit ið framsókn hava verið øgiliga greið í hesum málinum og eg trúgvi at viteg veit ikki hvussutað er við hinum smáu flokkunum men vit eru samd innanflokkan hjá okkum og tær meginreglurnar sum vit hava líkasum orða er at í útgangsstøðinum skal tað vera frítt at fara í hagan tað skal ikki vera soleiðis at í útgangsstøðinum skalt tú hava loyvi at fara hagan í útgangsstøðinum skal tað vera frítt at fara í haganog so skal tað avmarkast har sum tað er neyðugt og tað er tað í nógvum førum tað er tað við atliti til náttúru til umhvørvið til slit til landbúnað fuglalív til fólk

so skal tað skiljast ímillum vinnuligt og privat og har sum tað er vinnuligur ágóði at ganga í haganum har skal tann ágóðin koma lokal økinum til góðar tað skal ikki vera soleiðis at ein ferðaskrivstova hvørki í havn ella í parís ella milanu skal tjena einsamøll pengar upp á hagan í føroyum kortarnei

tá eg siga at tað skal vera frítt at ganga í haganum so mugu vit eisini innsíggja

hugsi eg fyrst og fremst um okkum føroyingar altso nú havi eg eri eg úr einari familju sum altíð hevur gingið nokk so nógv í haganum og tað hevur altíð verið púra greitt at tað eru nakrar reglur fyri hvussu tú ferðast í haganum og eg vildi eisini sagt sum bjørt samuelsen vissi eg legði meg ei telti at sova í haganum jamen so hevði hann nokk sagt frá og bara nakað so einfald sum at fara við hundi í haganum eg haldi eg møti lutfalsliga ofta fólkið við leysum hundum haganm tað haldi eg ikki um hann gjørdi fyrr

og tað er nógv sóvorði nógvar siðvenjur sum vit ikki pjøvdust at hava seis

sum ikki er givið í dag tað mugu vit eisini fyri at halda okkum

ja eg haldi eg haldi at vit sum flokkur hava verið nokk so greiðir í hesum her og vit eru kanska nokk so tann mest víðgongdi flokkurin í mun til ynski um at tað skal verða frítt at ganga hinvegin vilja eisini hava eina semju og eg veit at tað eru ræðuliga nógv fólk og tað eru øgiliga nógv tingfólk sum eru púra ósamd við okkum og vit vita at vissu tað skal finnast ein loysn á hesum so mugu vit gera kompromi og eg eri eisini klár til at gera kompromi á hesum økinum og tá eg hoyri tað sum bóndini siga so hugsi eg eru vit so langt frá hvørjum øðrum at mann ikki kundi finna funnið eina loysn eg trúgvi tað kann finnast ein loysn vissu allir partar innsíggja at vit mugu gera kompromiir og eg trúgvi eisini at visu vit byrjaðu við at at tosa um tað sum vit eru samd um so hevði tað kanska eisini verið nemmari at funnið loysnir á tí sum vit eru ósamd um sum sagt vit eru øgiliga greið um okkara útgangsstøði í hesum málinum men vit eru eisini púra greið yvir at skulu vit fáa eina semju so mugu vit finna kompromiir ímillum
tænir takk fyri ja takk her vóru nakrar viðmerkingar
teir fyrst er tað bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri øh ja tað er eit sindur áhugavert tí ruttvang segði nóttupp tað athon heldur og tað haldi eg er tað sama sum vit halda at føroyingar skulu kunna ganga í ferðast í náttúruni men so hon segði so púra frítt uttan at spyrja nakað men so lagin afturat men allíkavæl spyrja í teimum førum har tað líkasum krevst ella er neyðugt ella tá t serlig ting ha og so spurning er hvat er tað eru vit so langt frá hvørjum øðrum altso eg haldi í øllum førum at mítt boð eng við hetta við at vísa til ta lóggáva sum er í dag ja hon skal dagførast í mun til nýggjar avbjóðingar men mann kann heldur ikki lata sum um at hon sleptiki verður brúkt í honum gomul tí tað verður hon hvønn einasta dag og tað evr kanska vera eit sindur ein avbjóðing at tað halda nógv fólk ikki altso tey halda akkusum hon er ikki ordigat brúka henda gamla lóggávan og har er mítt boð sum bara at tú mást seta tað niður í pørtinum og fáa felags mongd av innliti og so diskutera har úti frá sønda gjógvin kom flyktin ikk baða bliva størri og størri ogt tá blivur truplari eg trupular ar loysa eg haldi ikki at tað er so ræðuliga
trupult at loysa tað sum mann brúkar summað
ja takk russvang ger so væl takk fyri ja ja nú havi eg sagt fleiri ferðir at vit halda útgangsstøðina at tað skal vera frítt men eg trúgvi at tá ið vit so tosa um nær skal tað ikki vera frítt nær skal tað avmarkast so trúgvi eg at vit eru kanska stuttiskir so ósandi um tað og har kundi mann so kanska byrja
takk fyri ja takk so er tað
helgiabramsen eina viðmerkingfrú forkvina eg or rutt vang eru ra rættiliga samd um hetta málið og so nevnir hann hetahar at mann mann gera kompromi tað er ikki samdur í men soka bara vita áðrennman ger kompromi at ta kompromiið sum má blíva samdir um viku galdandi næstu hundrað árið tí más man ikki gera kompromi sum mannikki kann liva í í hundrað ár heitt annað tírterho tosar um slit tann trupulleikin er ikki so stórur han verð gjørdir til altso tað eru ferðafólk koma til føroyar tay skulu tað eru tíggju ogfimtan støð sum øll skulu og har eru slit men restina av landinum er ikki nógv slit men men tað er so taðaldi mínn eisini kilavi hava fyri oyðuni sum nevnir hesa útlendsku ferðastovnar sum sum sum fáa tjendar pengar upp á fólk ganga íhaganum eg haldi at hatta er nógvum førum gjørt til eina søgu sum ikki ikki er sannheind altso sum eg havi skilt tað so so brúkar nógvar tíðar á útlendskar ferðastovur fortjenað so ov nógv up á upp á fólk ganga og tað vísir sma kanna tað at
tað er bara ikki heilt so takk fyri
ja takk rutvan ger so væl nei eg eri púra samd í íabranessen tá i hann sigur mann skal mann skal vita at oftani er sovorðnin øgila torførum málum tá mann so ger eina semju so verður hon oftani galdandi øgiliga leingi tí at eingin torir holt við tað aftur so sjálvandi skal mann tryggja sær at tað kompromiið er nakað sum mann kann liva við hinvegin haldi eg at tað er sera stórur vandi í at hetta altso heð at hetta málið slal ikkið veður loyst tað síggi eg sum ein vaksandi trupulleika tað er ein trupulleiki fyrr vinnuna tað er ein trupulleiki fyri føroyingar sum ganga haganum so tað í sær sjálvum er ein avbjóðing at hetta málið ikki loyst og at alt økið er óskipað tað er ein vaksandi
trupulleiki takk fyri ja takk
ingilein didreksen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi nemliga at tað er áhugavert sum sum rut sigur at ella rutt vang sigur so øgiliga greitt at har kundi mann kanska byrja har sum vit tykjast vera meira ella minni samd og tað er nemliga hetta grundprinsippið sum vit vigiliga gjarna vilja hava løgtingið til at taka undir við at føroyingar kunnu hava hendan rættin til at vera í í haga ókeypis øh eg kundi hugsað mær at spurt kanska eitt sindur um hetta her viðvíkjandi tær tær avmarkingarnar sum rutta eisini sigur seg yynskja men samstundis sigur at at framsókn kanska er tann flokkurin sum vil fara longst kemur til eit stað t at ganga frítt ø hvørjar avmarkingar er tað sum sum ikki eru nevndar til dømis í viðmerkingunum í og í uppskotinum sum snúgva seg um landbúnað og náttúruvernd og so framvegis sum sum ruddu sær fyri sær ikki

ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri nei eg haldi t at í uppskotunum eru nevnd nógv av teimum tingunum sum mann verður noydir til at fyriat halda seg til altso tá ið bóndun reka harvági verður nevnd har men eg haldi ikki at tað skal vera altso jahagarnir skulu vera stongdir fyri at fara í hagan í í í teim mánaðurnir mann mann áharo men men at mann kann skipa tað soleiðis at at fólk sum ynskja at fara hagan og tað sjálvntað er sjáldan at mann skjýtur hari í øllum høvum í senn men at mann kundi finnið eina loysn at at at mann avtalaði líkasum millum partarnir
takk fyri ja takk næstur at røða er kristin mikkelsen

nei so mong mættust takk fyri harra formaður ja takk her vóru nakrar
viðmerkingar helgi ábramsen ger so væl ja frá fólkum nára nú nú eitt støð í føroyum er øgil ymisk og nú nevnir kristin mikkelsen lítil dímun og tað er kanska nett uppá dømi um ein stak fær ið ókend fólk ikki skulu fara uttan saman av staðkendum fólkum tí har vandamíki ganga og spurning er eisini hvat rindar tey fyri hesir ferðirnar sum eru skipað fyri er tað fyri rættina at ganga ella er tað tænastan eg har vilja absolutt siga har er tað tænastan at so tey flúgva við tyrlu møguliga so og tað er einki galið tíð at so tak endiliga nógvar pengar fyri tænastuna veit tú tað er væl ikki tað sum er trupulleikin trupulleikin tað er tá ið hvør hanus og janusu fyri at niðanum bøkan skal rinda fyri at ganga
ikki um trupulleikar takk fyri

takk fyri harra forkina ja takk so er tað aksel vi lemsen
jóhannesen eina viðmerking ger sovæl ja takk fyri frú forkvina og eg vetsk kukat iga takk fyri kritikkir men har var øgiliga nógvar kritikkur eg fái ikki svar uppá alt nú eg havi orðið umeina løtu h men millum annað arkritikkur av at eg burdi vitað nøkur ting sum løgfrøðingur sum kristin helst seg vita sum ikki løgfrøðingur men men lat tað liggja øh kristinaakkurhet her við við við lítla dímun tað eru ein kanska ein serligur støða eg slet ikki ósamdur kristin mikkelsen r akkad ví tí tí spurningurin er skal mann evrhøvur at hava loyvi til atfara út á lítla dímun einsamallur tá man ikki staðkendur altso vissi eg fór út í lítla dímun sum einasta oyggjin ongantíð verið enn á vónandi verður tað skjót st eppi út tar so er tað spurnigurum trygdin var í lagi so eg skuldi klætt sær einsamallur gikki kendi í staðin í dag skipar mann fyri túrun har tað er altso all møgulig tænasta sumann mann sýgur og mann flýgur ella siglir út og annað og tað er ferðaleiðara veg o so framvegis og tá var tað fínasta lagið at mann tá tekur gjald og og tað er kanska eisin spurningurin eg veit iki um um tað er hvat mann kanna í dag um tað er er ræðiligt ella fólk færa út har einsamøll uttan at hava stavkend fólk
quizar

takk fyri áhuganina kanska veit hendan tað er ikki gott at siga men næstur at viðmerkja
er elsbet mersetis gunnlegsdótturakkfyri frú forkvinna sjálv havi verið út líttlu dømin uppvilsi sum vil nakað nú var krista inni á tí at síggja til frá sjónum sær oyggin ógvuliga óatkomilig út og men eldsalir í hvalba í sandvík hava lagt stóra orku í ati at tað skavso atkomligt sum møguligt vit síggja ella tá sást kongari trin er borðaðir inn í klettin stiðar settir upp og lestingalagdir rasigjørdar og eisini hava tað bygt hús sum ena yvirnátt har eg hugsi um at eg trúgvi tað er fullforstális fyri at mann skal betala fyri fer út har men og hugsa kristin at mann skal betala aiki hvar mann fær ein lítlan túr til dømis hær klaksvínðen hálsan túr ela okkurt oyrr at mann skal betala fyri at

gersoælja takk fyri frú forkvina nú havi eg fimm minuttir so st ikki so øgiliga nógv tíð meni hetta sær út til at vera ein sovornir gordiskur knútir sum er rímiligani vónleysur at loysa millum partarnir soleis sum samgonguskjalið áleggur teimum landsýrsfólkum sum sita við tí og eg trúgvi einki upp á tað at tað yvirhøvur ber til at fáa eina semju millum óðaltsfólkfestarar og og ferag vinnuna tí trúgvi g kki er neyðugt at mann við lóg fer inn og ásetir hvussu mann skal fáahesi tingini at virka tí at tað eri eisini í tinginum sera stórar altso eginadressur í hesum málinum her eru bæðir festarar og óalst men eisini í tingunum so eg trúgvi at ein breið semja uttan um samgongu andstøðu er tann sum skal til fyri at loysa málið g summi evr teir atkvøðu ímóti sum ikki hava hug til atvøða ímóti og aðrur mer at athøða fyri eg trúgvi tí at tað skavra soleiðis at mann skal aleiva til at ganga í í fjøllunum í føroyum sjálvandi skal að verða skipað eg eri eisini samdur tí at at teir sum vara av høgunum eiga at fáa eina eina eina viðurkenning fyri tað at teir hava fólk gangandi í høvunum soleis at man kannviðlíkahalda økini og sjálvandi er tað allarbesta ut teir eisini kunni havast eina vinnuveðr burtur úrtur í at hava ferðavinnun í í økunum og tað eru so upp tlr egnar kreativitet at finna útav hvussu tær kunnu fáa tað ella um tær yvirhøvur vilja tað eg haldi tað at man eigur athyggja eftir at fáa gjørt eitti náttúruavgjald sum fer ein grunn sum so verðir býttu úti eftir einum ávísu lykli millum teir ávísu aktørarnir sum eiga og umsita festarajørð annars tað haldi eg tað viktigasta at mann fer upp á pláss hetta her við ekeing hanus janus skal eg sjálvur kravi inni so tað er fyri forgott í finnandi og tað haldi eg ikki hoyrir nakraðstaðni heima og tað kemur at gera tað at tann vinnan sum er okra traðja beinanis standa á g hon verður at blíva óvløgd simpultenn og tað haldi eg ikki nakað kann vera kentur við hvøssi bøndur ella teir sum hava felagvinni at gera tímítt mín áheitan á landstýrsmani vera at hann yvirskipar fer at gjørt eina lóg og hugti eftir hvussu mann kann fáa gjøld innførd soleiðis at ein ávísa upphædd av at pengum kann koma inn í landskassan við en grunn sum síðani verður býtt út frá aftur til at kunda við líkahaldu økini og og syrgja fyri at niðursliting av av ella sliti av náttúruni verður verður stemma upp fyrri visti mann tekur og hygur eftir ferðafólkatølunum frá tvey túsund og átjan og sigur til dømis tað ati mann tók hundraðoghálvtrýss krónur per ferðafólk sum koma inn til landið av útlendingum so vildi tað givið einar seytjan milliónum um árið út frá tvey túsund og átjan tølunum bara av teimum útlendigunum sum koma til landið tekur man sama gjald av øllum ferðasfólkum sum koma til landið bæði sjóvíkis o láttvegis so hevði mann fingið eina seksoghálvtrýss sjeyoghálvtrýss milliónir krónur inni í í gjøldum til ater og tað kann altso gerast nógv so nógv fyri teir pengarnir hvussu han hugsar um hvussum mann skal syrgja fyri at avlíkahalda gøtur og annars hagar og tey økinum sum eru tað at kjena upp á ferðavinnu tað haldi eg má vera soleiðis at tann sum veitir eina tænastu hann tekur fyri hana tey vera hjá sum ferðaleiðari ella verið se sum e uppboð av mati heimablídni ella hvat han nú skal vera og eru bøndurnir kreativur eisini til tað ella bygdarfólk so haldi eg tað at tað hevði ver øgiliga gott vussu mann hevi kunna funnið eina eina ein ein loysn upp á tað og eventu elt við einari útbúgving til hvussu mann hserviserar ferðafólk havi eisini kann kann fáa tey tingini at fungera optimalt soleiðis at tað sum koma hagar føla seg vælkomnan og fáa eina góða viðgerð tá tey koma her og ogog gestablídni okur kunna fara og siga aftur og siga at hetta er fantastiskt land og fantastiskt fólk tí tí tað okur eru og øll fáa nógvar burtur úr tí tað val tað tað snýr seg um so eg vóni tað at okur í hesum høgtingi okunna vila samda at okum koman at okur felags saman finna eina skipan sum kann verða nøktandi bæði fyri teir og tey sum eiga jørð og umsita jørð og tær sum hava fingið til uppgávu at menna hetta landið í felagvinnujøpu og gera tað at okur kunna fáa eina aðra og nýggja inntøkukeldu og vinnu at virka í føroyum tí at hon er ikki so heilt óinsamt fyri føroyska samfelagið hon hevur gjørt tað at ein rúgva av fólki er flo tellast til landið hon hevur gjørt t okur hava eini átta hundrað nýggj størð við hesum landinum hon hevur gjørt tað at okur hava eina blómandi matvøruvinnu í føroyum sum eisini burdi havt gagnð á bøndrunum vistu teir hava hug til at selja kjøt millum annað og annað aðrar tænastur so altð altíð er tey vinna at sæð fyriokkum øll ti er bara upp til okum at finna ta bestu loysnina tí haldi eku slept gera og tað vóni eg okur fara at gera

fyrst er tað bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri nú havi it hoyrt í dag ati hóast tvey landsstýrisfólk hava givið boð um at tey líkasum hava kastað handklaðu ringin í mun til at finna eina semju um hetta her so verður tað líka arbeitt í landsstýrinum við onkrum ojóhandal nevndi hetta við bygdargøtum og og vit hava jú sæð til dømis vissu tveir áilendsur skipar fyri hesum her klós frá mannestiltøkunum har mann hevur roynt at bøtt gjørt ábøtur ymsastaðni men hvør altso tað at líkasum staðfesta hvør hevur ábyrgdina av at syrgja fyri at bygdargøturnar eru góðar soleiðis at mann kann vísa ferðafólki til at brúka tær og eisini tryggjar at at ja at at tað systemið verður væl útbygt soleiðis at tað í øllum førum er avstað har ferðafólk lætt kunnu verða víst til er tað ein partur av arbeiðinum sum gongur fyri seg

gerssum eg skilji á landstýrsmannin so eta kommunurnar sum hava ábyrgdin av at syrgja fyri at trygja tað at mann mann viðlíkaheldur sá gøturnar ella hvussu t at at at at geva tæ fráboðana til tær sum hava hava økini og tað vildi verið nokkso logiskt aldi at eta tað soleiði at mann feri at tryggja at tað verður gjørt eg haldi at taðhavist mann finnur út av at funa ena loysn við eini gjaldi sum vil tað gjaldið úti í øllum hesum økjunum sum okur snakka um verða vitjað í dag og eg gangi út frá tað vera fleiri øki í føroyum sum blíva intersamt í samtíðini at vitja annað enn tjørnuvíkur gjógv og og bestalafossur og tað smarir tí tað eru nógv onnur vøkur og fantastiska náttúruvøkur pláss í føroyum sum kunna blíva vitjaði og gagnnýtt av feragvinnuni eisini so hevði tað verið øgiliga skilagott haldi eg at mann finnur ein ein ein eina puðju av pengum við at leggja eitt náttúruavgjald á mann leggur júst sittitaks á til dømis øll øll hotellur krevja syttritaks inn í øðrum londum fyri at verlíkakaldar býnir so heta her mátti verið øgiliga eyðsæð at okur gera tað sama í favnp og eg trúgvi iki at nakar yvirhøvur fer at siga nakað til um ti at betala hundrað kosð ela eyka ella ella etanhundrað ella tvey hudrað krónur fyri at koma inn tilhetta landið
og og gagnýta tað og og njótar tað
jata hendrigold gersæja takk frú forkvina eg eri púra samdur í johandal at tað er tað er tað góðar við johandal at hann hevur eina loysn upp á nøkur ting altso eit itt eitt boð upp á tað hvussu mann kann loysa tað og hatta harat at at at krevja pengarnir inn tá ið fólk koma tað er tað tað er ein ófatiliga nógv einklari skipanir enn inn alt annað ein rúgva av uppkrevjarin skal vera runt taðtað er bara spurt mán um man sigra sær atpengarnir ikki enda her á vaglini í havn ela eitt annað stað so er hatta ein fantastiska fínur máti at orðna tað uppá eg trúgvi at johandala hevur ein ávísan trupulleika við við samgongu tá ið tá ið nú eftirkomori fara at granska hvat ið hendi í hesi samgonguni so var tað størsta problemið hvussu fáa okur samlað tómar fløskur saman og hvussu fáa okur syggj fyri at fólk vera gingið í ein túr tað tað má vera nokk so spesielt at liðva íð ina sovrnaðra samgongu
at samla tómar fløskur er tað størsta problemið ja takk
ja takk fyri ja sjálvandi er tað eisini umráðandi at man fera samlaða ti temum fløskurnar tí tað tat kudu iki tinkið flotuna á túruni tað sigur seg sjálvt so at tað er eisini ein uppgáva sum skal loysast sum eisini vísti at vera sera tvørliga loyst eg minis kur begint teguppáhan tvey túsund og áttah hon ikki loyst enn so tað er næstan líka ringt vis sú ikki verjan gongur í haga at fáa loyst tøskuproblem men fyri atkoma aftur tilgongudi í haga eg vóni virkuliga tað ati mann fær eina fornuftia loysn am tí har honhon eigur at finnast soleiðis at allir partar siga hetta er í ordan og ikki blíva við at keglast og toga í hvør sanar eftir í hesum málinum tí tað endar við a okur leggja fullstendiliga ferðavinna í føroyum visku ikkiv fáa loyst hetta málið okur noyðast at loysa tað og visuin kann gerast við góðum ja so máta gerast við illum og tað er at mann kemur í tingi vin lóg og sunnaragn ígjøgnum og tað er altso tað ringasta sum kannhenda men tað tað kann henda og eg vænti at tað verður eisini tað sum hendir vist ú ikki tað kemur at loysna
mann málir øgiliga skjótt takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er jørgen niclase
frú forkvinna er friðhalgaður tað er ein grund til tað tí ognarrætturin tað hoyra vit frá øllum búskaparfrøðingum er lykilin til ta vælferð vit hava í vesturheiminum í london har ið sum vit vanliga ikki vilja samanbera okkum við hevur mann ikki ognarrættin tryggjaðan og har er anerki galdandi staðin fyri tað eru alt fátøk lond tá tað kemur til ognarrættin so tá vit bæði konan vóru ung so keyptu vit eini hús har máttu vit betala eina rúgvu hog vit máttu eisini betala tinglýysingargjald sum eisini var nógv tað er bara meira í dag og tann tinglýsingin sigur at vit eiga húsið so spyrji eg jamen skulu so øll hava rætt til at ganga og mala inni húsinim hjá okkum nei men vissu fólk koma at vitja okkum bjóða v teimum inn ja sjálvandi men tann ognarrættin sær út til at vit behalda enn uttanum era grundstykki tað er tingloyst eiga vit tað bestemma vit yvir tí summi halda ja summi halda nei so hava vit nakrar træir eiga vit tær sambært hesum uppskotinum so ja tí at her skal bara verða uttangars øhvit hava latið onnur brúkt træið hjá okkum tað er ikki móti nøkrum gjaldi sjálvandi gera vit tað men eiga vit teir sjálvandi eiga vit teir men so fari eg líka út um bøkararnar og har eru vit millum tey sum eiga jørð eiga vit ikki tað altso er tað tað eg havi hoyrt frá fleiri her í dag eiga vit ikki tað tey tinglýst já okkara ogn vissu o vit ikki eiga tað altso er tað so ognartikið ella hevur mann bara uppfunnið einsara nýggja tiori um at vit eiga ein skíti allíkavæl nógv av tí jørðini eru keypt fyri nógvar pengar og ta betalt eina asinstrúgva av tinglýsingargjaldi sum eg fór restin at haldi er at eein ognarskattur fyri at fáa pappír upp á vit eiga eftar her her í tinginum sigur mann nú hei vil eiga etar sletti ikki tað sum hetta málið er gjørt til tað er tað at visti mann vil skapa eitt problem so kann mann eg vendi teg við og siga sigi hvat er problemi altso yfitworx dónd zixit mann blandar alt saman fólk sum eru von við at ganga í fjøllunum øh føroyingar sum ikki eru vanir við tað og útlendskar turistar sum koma her fólk sum eru von at ganga í fjøllunum eg dugikki at síggja nakrar problem eg kenni ongantso nógt av teimum av fara á fjøllini eg kundi ikki funnið upp á at gjárt tað sjálvur tí mann er almindiliga gesta blíður og tað einasta mann biður um ja lati okkum fáa eitt sindur av hóvsligheit sig frá tað er tað einasta vit siga sig frá eg trúgvi ikki nakar fyrð at siga nei uttan við einari serligari orsøk og tað kann vera má tykkara gjald fyri tað her verður tosa um at skilja ímillum føroyingar og so sigur mann eisini vinnuliga ferðavinnu eg haldi sjálvur at mann kal halda seg til at skilja ímillum føroyingar og útlendingar tí tað eru nógv ferðafólk sum koma til føroyar og so fara sjálvi tað er jú vinnuligt tey hava keypt eina ferð onkustaðni frá men so ganga tað bara har sum tey hava hug og tað er ikki serliga skilagott altso eg hevði til dømis ikki farið í fjøllini í norðoyggjum uttan eg hevði ein staðkenda við tí at síggja hvussu bratt og øgiligt tað sær út har tá var tað frægar við einar it sindur flatar ág vágoyggj hana kenni eg allar sum hon er har kann eg ganga allastaðni men eg eri alminniliga hófliga eg sigi frá eingin sigur mær nei og at eitt sindur av pengum kemur inn til til eigararnar eg skilji ikki problemi tí tann sum keypir eina ferð til eitt av hesum støðunum sum taka pengar hann betalir fleiri ferðina kostnaðin sum jarðeiðarin fær vit sum hava verið ferðavinni itt sindur nær vita at tað kann vera sanniliga grovt og nú jóhandal segði at fólk skulu bara áseta prísin upp á moog fo men tað gera ferðaskrivstovuna vissi onkur jarðeiðari taekur for nógv til at eit ávíst stað jamen so fara nongvar kundar altso hetta hangur so einfalt saman men ognarrætturin er friðhalgaður og hann gangi eg aldrin
pákompromitakkja takk næstur at røða er aksel willemson johannesen
ja takk fyri frú forkvinna øh eg viðger eitt uppskot frá javnaðarflokkinum ella sum eg sjálvur havi e lagt fram vegna javnaðarflokkin

sum eru øgiliga einfalt uppskot og eg síggi a ávís kritisera hvuss kemur ikkim mt lógaruppskotið har mann hevur alt møguligt við um vinnuliga ferðavinnu og at verja náttúru og umhvørvi og so framvegis h men tí at vit halda at tað er ein avgerandi spurningur sum i eiga at taka støðu til so taka støðu til øh tað er ein spurningur sum tað er ósemji um tí tað týdning at løgtingið tekur spurningin um tann ella støðu til tann spurningin so spurninguri um løgtingið kaln taka støðu til er rættiliga einfaldir skal útgangsstøðið vera at allir føroyingar undir treytum og avmarkingum hava ein ómissandi rætt til at vitja haga vatn og fjøll í føroyum ella skal útgangsstøðið vera at føroyingar ikki hava hendan rættin at kunnu einans sleppa hagan har og tá tey sum vara av jørðini geva loyvi til tess so einfaldur er spurningurin sum løgtingið skal svara uppá men rættar prinsipiellur spurningurin

eg vænti at flestu føroyingar nokk samdur mær í at náttúran er ja bassam fyri sálina náttúran hevuri gagliga ávirkan á bæði knopsliga og ikki minst sálarliga heilsuna og atgongd til náttúruna hevur stóran týdning fyri lívsgóðskunaa og trivnaðin hjá okkum føroyingum og tey flestu sum vara av jørðini er nokk eisini samd við hesum tí gongdi haga fungerar væl í tí dagliga tað er serstakliga sjáldan at bøndur brúka sín rætt til at síðta fyri at vit føroyingar vitja okkara egna land

men seinni árini so hevur ferðavinnan tikið seg upp í føroyum ferðavinan ferðavinnan sum á festan mátá er gaglig fyri føroyar og føroyska samfelagið men hon hevur eisini nakrar avbjóðingar við sær millum annað er stórt trýst á okkara náttúru á umhvørvi og á økir í landinum og nógvastaðni órógvar ferðavinnan landbúnaðin óneyðuga nógv men tað er ikki tað sum hetta uppskotið snýr seg um tað málið átti politiskaskipan langtsíðani loyst og ein avleiðing av at hetta ikki eri loyst er at føroyingar ikki sleppa at vitja náttúruog vakurt stað uttan at gjalda einum privatum fyrra jú longur hetta sleppur at halda fram jú verri er at broyta hatta tí siðvenja skapar eisini lóg endil kann vera at náttúran til endans ikki verður tann dýra bara felagsvágn sum flestu av okkum halda hana vera í dag men ein søluvøra sum nøkur fá koma at ráða yvir hetta uppskotið snýr seg ikki um útlands ferðafólk hetta uppskotið snýr seg ikki um vinnuliga ferðavinnu hetta uppskotið snýr seg um okkum føroyingar hetta málið snýr seg um útgangsstøði fyri arbeiðinum um gongdi haga hvat hvat útgansstøði fyri fyri arbeiðinum um gongdihaga skal vera at allir føroyingar undir treytum sjálvandi og við avmarkingum hava ein ómissandi rætt at vitja haga vatn og fjøll í føroyum ella um vit føroyingar ikki skulu hava tann rættin

tað hevur verið eg veit øll ekki heilt samdur við taær men í stóran mun soleiðis sum eg havi upplivað tær hvussr og nógv er eisini samd við mær í tí so hevur tað verið ein ella onnur siðvenja í føroyum at vit hava í praksis einhvørtmans rætt og heta hvr ikki skapt nakrar ósemjur aftur í tí hóast kirðingarlógin frá nj hudraðog sjeyogtretivu ikki gevur okkum føroyingum hendan rættin fleiri vilja vera við vit havaeisini hort á tings røðarpalli nú og havi sæð á sosialu miðlunum í lesarabrøvum og aðrastaðnis at broyta vit lógina soleiðis at føroyingar fáa ein hvørsmans rætt undir treytum og við avmarkingum so er talan um ognartøka

aftur í tveytúsnum sekstan tá eg var løgmaður so var eitt uppskot her frá løgtinginum u eina fyribils uppsølu uppboðssølu tá bleiv eisini sagt at tað var ognartøka tað uppskotið var ognartøka og tað var fleiri serliga frá táverandi andstøðuni millum annað jakovestergaard sum ikki er her í dag jørgun niclasen og onnur sum førdu fram mat hetta var ognartøka tað vóru eisini reiðarfelagið segði in var ognartøka og tað vóru auvokatar úti í býunum sum sendu hoyringskriv inn tíl løgtingið og søgdi at hetta var ognartøka sambært grein trýoghálvfjerðs í grundlógini og tí máttu løgtingið ikki gera hetta eg var løgmaður tá og um eg helt tað varð ognartøka so ikki latið uppskotið fara í ikki tað men eg var sannførdur um at tað ikki var ognartøka og fyrr í vikuni so kom ein dómur frá landsrættinum sum segði at tað var ikki ognartøka nú hoyra vit tað sama aftur skulu føroyingar hava rættil at ganga haganum so er ognartøka er tað nú tað vit kunnu hyggja eftir hvat hvat hvat miln annað dómar hava sagt á økinum eystrar landsrættur hevur faktisktskt við dómi í føroyum altso frá nítja hundra og sjeyoghálvtrýss staðfest at almenningurin hevur atgongd til strondina ella fjørðuna landsrætturin sigur at við jørðini fylgja nøkur lunnindi til dømis rætturin til hval reka við tara og sand men sambært eiseystrari landsrættur er talan ikki um ein ognarrætt sum heimilar eigaranum at nokta almenninginum atgongd til strondina ella jørðna ella fjørðuna so sambært tí dómunum hjá lnlandsrættinum so er portrið í saksin ólógligt tí skuldi porturið sakson verð tikin niður heldur í dag enn í morgin um okkurt er ognartøku ella ikki skal metast út frá grein trýoghálvfjerðs í

danir hava ein vífevndan rætt til ganga í náttúruni eisini á privatari ogn uttan at hetta verður mett at vera stríð við ognarrættin sambært grundlógini danska fólkatingið hevur millum annað givið almenninginum rætt til at ókeypis at ganga gjøgnum privatar stendur fólkatingið hevur eisini givið danska almenninginum rætt til at ganga ókeypis gjøgnum skógir privatar skógir í báðum førum hava tey sum siga seg eiga jørðina lagt sak móti danska statinum við tí páhaldnum at talan er um ognartøku sambært gundlógum í báðum førum hava tey tapt og dómsavnarnum sagt at talan er ikki um ognartøku

so eg eri ósamdur við teimum sum pástanda her peint at tey vita so øgiliga væl at hetta er ognartøka eins og aftur í tvy túsn sekstan tá var tð ikki talan um ognartøku sjálvt um fleiri pástøðuta so er hetta heldur ikki talan um ognartøku um mat loyvir føroyingum rætt til náttúruna hetta málið hevur sagt upp soleiðis at mann kal hava eina semju í millum sambært samgonguni ímillum ferðavinnuna tí einu síðuni og tey sum vara á jørðini hinari sín alt gott um tað ohetta málið snýr seg eisini um vanliga føroyingin hann ropar sletikki partur av málinum og tað sum vit í hesum uppskotunum vilja viljav løgtingið taka støðu til tað er tað vanligu føroyinguri skal hann hava ein rætt til okkara náttúru vin avmarkingum undir serligum treytum ella ikki tað er tann sstøðan ella spurningurin sum løgtingið skal aka støðu til tað ain øgiliga einfaldur purningur men øgiliga prinsipiellur spurningur og tí halda a vit tað er rætt at løgtingið tekur ta avgerðina áðrenn landstýrið kevur ein uppskotið um hetta málið

tá ið tað tikið hesar prinsipielliga avgerð so kunnu vi seta rímiligar treytir og avmarkingar sum skulu verja seyðahald fjalgongu lembing harirsskjóting hegn náttúruna umhvørvið og seta avmarkingar som virða alt tað sum knýtir seg at vinnuliga virksemin

tað sum málið ikki snýr seg um skal eg líka nevna nú sum summihevur inni á sum vit janas eisini hava imeining um tað er skal gjald leggjast á tá tið er vinnulig ferðavinnan tað heldur javnaðarflokkuin er í lagi skal ta gjaldið fella lokalt er tað sentralt sjálvandi má tað eisini fella lokalt ella hevur ferðavinnan ongan møguleika í føroyum skulu vit verja náttúru og umhvørvi sjálvandi skulu vit tað skulu it verja alt tað sum hevur landbúnað at gera soleiðis at tað fer at virka sjálvandi kulu vit gera tað mentað e ikki tað vit vilja hava løgtingin at taka støðu til í hesum uppskotum her vit vilja bara hava løgtingið takað støðu til um føroyingar hava ein ómissandi rætt at vitja okkara egnu náttúru ella ikki
ja takk her vóru nakrar nokk so fitt
ljustinussen gersæaksel johannesen sigur at tað er opimbart ikki ein partur av viðgerðini hjá samgonguni hvønn rætt ið vanligi føroyingurin hevur at ganga í haga nú siti eg í einum bólki sum samgongan hevur valt saman við magnus rasmussen og hristian andreasen vit hava havt fleiri fundir um hetta málið og eg kann missa aksel johannesen um at tað er kanska tann mest sentrali parturin av allari viðgerðini tað er júst hesin spurningurin og tí fer aksel johannesen ógvuliga skeivur annar fyr at spyrja aksel johannesen hví javnaðarflokkurin ikki leggur eitt uppskot um løgtingslóg til at regulera hesi viðurskiftini eitt uppskot til samtyktar at biðja samgonguna gera tað sum samgongan í veruleikanum hevur fingið seg við í trý ár gevur onga meining tað vildi verið áhugavert at sæð hvussu javnaðarflokkurin hevði sett eina lóg sama
man sum tryggjar hesi rættindini
ja takk akselvi johannesen ger sovæl jtakan tað síðsta fyrst so gevur tað haldi eg at tað gera meining at løgtingið sum hægsta demokratiska vald í landinum tekur støðu til um føroyingar eiga eina ómissandi rætt at vitja sína egna náttúru ella ikki tað er tað hetta uppskotið her snýr seg um otð er tað s løgtingið taka støðu til so hvur landsstýrið tað at fyrithaldast til tá ho kemur við einu lógaruppskot tað el hin spurningin tað stendur í samgonguskjalinum at tað skal vera semja í millum ferðavinnuna og tey sum vara á jørðini alt gott um tað tað er nokk neyðugt bæði fyri ferðavinnan skal eydnast væl og eisini um landbúrnarskal eynast væl men tað stendur einki nakrastaðnis um hvat við vanliga føroyinginum tað var tað sum eg líkassum eftirlýsti í mína
nærhøvð
ja takk so er tað jaspur langoyrgerð so væl ja takk fyri for okkuna eina spurning her til aksel tað er í mun til akselvæl johannesen tað er í mun til føroyingar nú stendur føroyingar sum sum eru teir sum skulu kunna brúka hagan men hvussu við útlendingum eru útlendingar ella norðlendingar kunnu teir so skulu teir so brúka hagan skulu teir so gjalda fyri tað ella er tað bara við uppskot

gersasum kas um haikki støður til nakað anað esin uppskotinum her og bið heldikki løgdiskikki taka støðu til nakað annal men sjálvandi er tað mann kan gera tað upp føroyingar útan gera tað upp til privat ella vinnuligt virksemi men tað at ta er vinnuligt virksemi í hvussuhr at tað verður tikið eitt gjald halda vit javnaðarflokkin í lagi og vit halda eisini týdning ta liggur so ella so eftir eisini ti í í í í í útraðarunum í føroyum har sum har sum fólk brúka náttúruna tí tað er neyðugt at fáa fáa tey við upp á ferðavinna eisini vissu eingir pengar liggja eftir hjá teimum sum kanska vara av jørðina og sum føla a jørð verðurniður traðkað o g og og og fær skaða orsakað av ferðavinnuni so verður mótstøða móti ferðavinnuni ovstór til
hat ferðavinnan skal gerast ein soceja takk so

um tað takk fyri harra formaður
aksel johannesen ger sovænáh afkurát har við við strond fjørut að tað kaska vísti meira til til portrið í saksun tí tað er oman í strondina um mann knn kalla ta tað tá man ok ean strond har hvussu samdstrondr eðeri í í saksun øh í føroyum kenni ikki orliga nakað tð ómarta nverat tað er onkur men eg keni dómar í danmark so man kan ikki beinleiðis kópiera yviri men tað snýr seg um eisini har strendur ella fjøru og tað snýr seg um skógir danmark hevur man ikki nógv fjøll sum í føroyum men men tað skógur sum kanska upp á einanna máta h nokk kansn setast
við haga í føroyum kanska ja takk so
er tað jóhannes joensen ger so væl takk fyri fyri forskunna eg ella bara spyrja akzel johannesen um eit ikki kann vátta sum løgfríðingur at hetta ikki er nakað sum rørur við ognarrættir hjá teimum eigurin sum

ensen ger so væl veit ikki um alt skal snúða havi eg eitt útbúgvings í løgfrøðing men akkurát sum í tvey sekstan eri ikki funnið upp á at lata ein uppskot parið niðan í sum løgmaðurin í einum løgtingi siga helt tað vera ognari um gjørtina er ikki funnið uppá og eg hevði ikki funni uppálagt við tí uppskotiðari frá

jakol mikkelsen eina viðmerking gersovælvónandi fer hendan samgongan at loysa hetta málið eg haldi stór skomma at teð komið o hevur gingið so lang tíð at mann ikki fingið loyst hetta málið javnaðarflokkur kemur við einum uppskoti og tað er sikkurt tí at teir vita tað tað stundast tel val og nú skal líkasum brúka tað ítí valkantunum men veruleikin et hann at aksel johannesen sat fýra ár sum løgmaður og hann fann ikki útav og tann samgongan at loysa hetta málið tað at ganga í haga verðins nermasta mál at loysa og hann fann heldur ikki tava hvussu mnn kal avreiða fløskur altso eg meini tað er heilt ótrúligt og hendan samgongan situr eisini og bollas við tað tað er nakað sum tíðr upp á at øll tey fólk sum sita á tingi í dag burdu lagt frá sær og fingu nýggj fólk inn tá ið mann ikki klárar at loysa

ja takk akselve johannesen ger sovælnú haldi eg fekk tað vátta at jakun mikkes setara seg upp haftur heldur øll skul t leggja frá sær smærimen men ja aso eg egri samdur vðjakodmikessen fyri sovít altso nú byrjaði málið hefti her málið ikki tá aftur tá ið eg bleiv løgmavur tvesn fimtan tað byrja at nakað seinni kað seytjan átjan verar at taka seg upp tá ið ferðavinnan veruliganin gjørdi um seg tað átti tan aki arna verið loysn og taðer tagamnman taka støðu taka prinsipsspurningar hetta er ein prinsipsspurninurum vat taka støðu til so leingi umn ikki tekur støðu til tann spurningin so øgiliga trupult at koma víðari og annars so kann eg heilsa jakun mikkelsen vsueinfaldur er at loysa so segði távrandi formaðurin í fólkaflokki hjørgun miklasen í ein formolsrundi í sjónvarpinum til valið at hissu hann fekk vald sum kunni loysa hetta málið bar fjúrtan dagar nú hava ti sitið gottir væl túsund dagar
te er tú ikki loystð enn ja takk næstur at røða er jaspur lang
takk fyri frú forkvina ja hetta er kanska eitt av teimum málunum sum fyri okkum øll hevur tikið nógv longri tíð enn hvat vit kundu hugsa okkum taðkannman kann siga at tað er ymiskar orsøkir mannheitta er kanska mann kann snakka um um vinnumál og mann kann tað tosa um etiskt mál eg haldi hetta her mál kann næstan blíva til at hetta blívur meira eitt etiskt mál enn eitt vinnumál hvat er tað fyri rættur føroyingurin skal hava og útlendingurin í síðstu viku var eg í reytjarvík saman við aksel le johannesen harella har ferðavinnustjórin var inni og vitjaðu okkum og so spurdi tet eitt sindur um hvussu tað er í íslandi hvussu hava tit loyst hesa avbjóðingina vit vistu tað at í nítjan haldi eg at ferðavinnan bleiv næstan vóru syrkað tvær milliónir turistar í íslandi talið fór so niður orsaka k koronu men í tveyogtjúgu eru tað komið upp aftur upp aftur á tað sama talið og íslendingar hava mann kann siga somu avbjóðingar sum vit men teir vóru púra greiðir í at ella samdir um at øll skuldu ganga allastaðnis og ikki bara íslendingar men rætturin hjá øllum fólki eisini hjá norðmonnum og føroyingum og svenskarum og danskarum til eisini at kunna brúka tað íslendsku náttúruna og nú leggur hetta her uppskontið sjávandi fyrst og fremst spurningurin um um føroyingarrættin hjá føroyingum til at ganga í í í fjøllunum

og eg eg haldi eg havi vrð nokk so greitt frammi um tað eisini eg haldi tað er ein rættur sum vit øll eiga lat meg slova tað øgiliga fast eg eri ein av teimum sum hava verið sera sera harmur um tað sum hendi í saksun at tað portrið kom upp eg haldi tað var øgiliga beklæðiligt og eg haldi eisini at tað er tað kundi skjótt verið tað at onnur fylgdu somu somu gongd men tíbetur mugu vi bara siga t tað er ikki hent nú er tað so bara ta portrið sum eg komi upp fyribils men eg trúgvi tær at eg hevu skapt øsing í øllum samfelagnum hvussu hetta málið verið loyst eg eri vísur í at samgongan sum situr nú skal finna eina loysn og tað kann gott vera tann loysnin sum vit koma til her og nú er ein ein ávegis loysn hetta er eitt mál sum er fløkt og tí kann mann siga men fær mann gjørt nøkur ting soleiðis at tingini eru betur skipaði enn tað er í dag um mann ikki fær tað soleiðis sum øll kundu hugsað sær

eg haldi at bæði føroyingar og lútlendingar skulu kunna brúka alt okkara samfelag og haldi at vit eiga at leggja áhetsla á at tey sumeiga hagan tey sum umsita hagan jarðeigaðir og umsitarar teir skulu taka og geva okkum eina tænastu og fyri ta tænastuna kunnu kunnu teir sjálvandi taka pengar ov nógvar pengar tað sum teir til dømis nevndu í íslandi var tað at teir gjørdu tað at teir góðu góðu parkeringsviðurskifti til turistar sum brúktu nógv støð ella komu til har tað var til dømis í í saksun í føroyum men so gjørdu pa góð parkeringsviðurskiftir og mann gjørdi samstundis at mann betalti nógv fyri at kunna parkera tað skal vera dýrt at parkera í saksun og so fær mann har við eina góða tænastu og so btær fært tú pengarnar inn tann vegin í staðin fyri men at taka og seta porturupp tí at mann gongur eftir ein gøtu ein veður sum mein kanska ikki ná ein gongd sjálvure betalt haldi eg ikki hoyrir nakrastaðis heima so eg hopi at vit koma mál við hesum her og vit fáa nøkur ting upp á pláss og eg hopi at tað verður vit sum sita nú sum sum klára tað og tað trúgvi eg tað havi eg eisini stóra tiltrygd til at vit gera føroyingar og útlendingar skulu kunna njóta okkara samfelag eg haldi at tað er ongantíð so populert sum júst í dag tað kanska eisini tað sum gera hetta mál ið nokk so komplekst at føroyingar brúka náttúruna av nógv meiren mann e gjørt áðrenn hvussu nógv fólk ikki leggja myndir út á facebook aðrastaðis t tð havi verðið uppi á ymiskum fjallatoppum og anaskar hvar tey hava gingið og og brúktu náttúruna og nýtt tað og bæði sum bæði likamliga og sálarliga sum er balsam fyri fyri bæði tvey so tað haldi eri eg nakað sum vit eiga at arbeiða fyri kann halda fram so eg trúgvi at vit finna eina loysn sita og bíða eftir tað mugu bara siga at tann undanfarni dslandstýrismaðurin mást bara staðfesta t tað tað ber ikki til at gera eina loysn sum øll blíva samd um og er tað soleiðis at mann ikki finnur eina loysn sum øll blíva samd um so er mann noyddir at skera ígjøgnum tað ber ikki til at renna undan ábyrgd og vitandi um at tað er nøkur sum kanska føla seg við sviðiso soleiðis er tað í politikki soleiðis er tað at taka avgerðir at taka avgerðir merkir tað vit eru vald til at taka nakrar avgerðir eisini tá ið tað ikki vit skulu helst raka soleiðis at so nógv sum til ber eru til fres menvimu eisini kunna taka avgerðir sjálvt um vit ikki
helta ikki er nøgd tíðin farin takk fyri ja takk
og er tað viðmerking djóni nólsoy joensen ger so vælja takk fyri forkuna ja áðurvert at hoyra jaspin langoyr tosa um hvat teir hava tosað um við íslendar um hvussu teir hava gjørt har og eg eri púra samdur í jaspuri at langoyr at vit eiga at gera tað so hesurnar at sum hetta uppskotið eisini leggur upp teg sum er øgiliga einfalt at tað er principiella í at vit føroyingar tann vanligi føroyingurin frítt kann ganga í haganum er úr sær av tí meining at vit kunnu taka gjald frá útlendingum sum skal fara til tað slitist sum so er úti hjá bóndrunumog nett um hetta her við at mann hevur eina tað tað hevur undrað meg alla tíðina í politisku skipanini at mann hevur tveir landsstýrismenn haldi at hava sagt at her men finna ikki nakað loysn upp á hetta her á og tað eigur at kunna finna so ein loysn uppá at her og tí eigur mann at kunna sum sum hetta er uppskot eisini leikur upp til nú principielt at løgtingið tekur støðu til at vit eiga vanligu føroyingum at eiga at ganga frítt tað eigur mann at hvussu er at blíva samdur um og leggja eitt uppskot fyri sum mann kann koma tað víðari hvussu er tí at vissu einki hendir so koma so sovorðnar støður

gersja takk fyri frú forkvinna eg eri púra samdur ø nær skal mann taka gjald og tað er sjálvandi ein spurningur eg haldi eisini atso visti ein ein dani ella ein sviju kemur til føroyar og fer upp á eitt fjall so eigur hann ikki at gjalda fyri ta tænastuna tí hann hevur valt tað hann skal sjálvandi kanska snilt tað sum teir eisini gera í íslandi er eir teir brúka nógva tíð at ráðfera ferðafólki hvussu tey ferðast í landinum soleiðis at tey ikki gangast við óføri og so haldi at tað er fínt at mann kanska sigur far ara eina áfráboðanar skipan visti tað man ynskjir soleiðis at bóndunir fara at vita og mann kanska eisini fær sett á nær er tað ávísir dagar ella í dag skal tú ikki fara ella vit eru ferð við har er eitt ein ei partur av jørðini sum vit ynskja at sláa en tað er ikki har man fer altso mann mann at mann hevur nakrar restruktiónir men man bara siga tað at mann ongantísað skal kunna ferðast eg haldi tað tað er vit vit mugu koma longur í dag at fáa hesi tinginiupp á pláss vit ynskja ferðavinnuna sum eitti eitt íískoyti til okkara búskap og tað merkir at vit hava eina betri
kipan enn vit hava í dag takk fyri takk fyri tann næsta røða verður bjarni hammer
takk fyri frú forkvinna hetta er vís irki at vera eitt mál sum altíð fær fólk upp úr stólunum og tað er eisini væl skiljandi tí at føroyingar eru sum heild øgiliga góðir við sítt land og góður sít nærumhvørvið øgiliga góðir við náttúruna í føroyum so tað er væl skiljandi at og nú kann mann so siga tey síðstu árini er tað komin nakað uttanífrá sum hevur gjørt tað at atmann sigur fjøllini og náttúran í føroyum blívur meira ávirkað av tí at tað eru so nógv ferðafólk sum koma til føroyar bjaspur langord vísti á t annhevur verð íslandier fyri har sum íslendara eitlanastað ikki so gera mun men mann eg havi eisini verið íslandinakrar ferðirnar og har sigur vanligu íslendararn at tey eru faktiskt runnin um koll av útlendingum sum ganga allasteðnis og har sum serliga tær smáir bygdirnar eru komnar í neyð av útlendingum sum koma í túsundatali og eittannastað blíva nókk at tímm koma illa fyri úti í náttúruni og so e tað eitt lítið tilbúgvingarpláss tilbúgvingartø sum skula út á ræddist her og eitlanas tað hava ábyrgdina av teimumum og hava slett yvirhøvur ikki møguleikam at lofta øllum hesum úslendinum sum koma til føroyar nei sum koma til í hesum førunum til ísland heilt skjótt portrið saksun her veru upp at venda nakrar ferðirnar eg haldi tey flestur vita av at at tað er tað sum an kalla fyri at neyðarópast ta einki annað hendur og tað koma streymavísa fólkið forbí jag kann gemat um ann gera eitt ella annað báði fyri kanska at avmarka tann ágangin sum er eitt sítt pláss men eisini fyri at fáa ta politisku skipana fer at vakna og eg haldi at tað hevur hjálpt við at tú her verið eisini nó ágangur áá tað her portrið men tað hevur eisini verið gjørt tað at sum mann hoyrir at tann politiska skipanin noyðist at vakna so ella so e mnn kann nevna bar har suðuri g hava okur eist mandi hvannhagi uttan iva frú forkvina tað flottasta staðið í føroyum uttan samanbering men tar er eisini nakað sumhann burdi skipað tí at har er ein óøgilig gangur av fólki ikki bara tey lokalu og klassar men tað eru tað sum útlendingar eg búgvi avstað har sum nokk ganga niðan aftann ovaravegin og tey koma við telefonini og spyrja meg hvar hvar hvat mann sleppur a eg plagi onkutíð at peika koma tær ætta vegin onktír má má peika hinvegin fer at spara slitið á jørðina so eitt afturat helgi abramsen hevði eina fína røðu men men tá ið hann so segði tað at mannskuldi ikki gera mun á føroyingum og útlendingum tá datt mín ketað av tað haldi eg ikki eg haldi er øgiliga viktigt at mann ger munn á føroyingum og útlendingum tí tað kunda koma nógvir útlendingar til føroyar tí hann segði at hvussu skal mann gera tað tað verði ikki nevnt at gera og í føroyum ger okur sum so ikki muna á útlendingum men visti tykur fara inn á at lantikeiruvweis og hyggja eftir einari bukkingskipan sum teir hava har ti vir tyrluni so fert tú inn og hyggur hvar ert tú tú skrivað navn tú skrivar eftirnavn men so skrivar atú so er ein rebrikkar sum tú skal sláa inn á ert tú frá føroyum ella ert tú ikki í føroym so tað er ein skipan sum longur er gongd nú og eg gann gki út frá landsstýrismaðurin eg eit veit um hetta her tað er ikki nakað sum er trupulleiki ta skipanina eiman kunna brúka ja meg eri føroyingur eg eri ikki føroyingur tá ið tú fer út í náttúruna

jóhandal hevði eitt uppskot at mann skuldi taka itt gjald tár mann kom til landið sum sum skuldi deilast úti má eg siga at tað e eitt fínt uppskot men eg bangin fyri at tey einasti sum ikki kunna at fáa nakrar pengar burtur úr tí tað eru tey sum vara av ti ymisku jørðini og haginum runt um kring tað er tað er eingin ivi um tað ok hann setta eisini við mann kann søkja pengar frá vissu í føroyum tú skalt hava grannskoðaraa og tú skalt hava ein løgfrøðing og so skalt tú útfylla so nógv at tú kvelist í í umsiting áðrenn tú kann fáa nakvar krónur tað haldi uttan at snakka um htta bara hetta uppskotið er sum so nokk so simpult tað snýr seg bara um at at heita á landsstýri um at tryggja ella øllum førum arbeiða við at føroyingurin kann fara í hagan undir skipaðum forholdum og so ikki gera seg inn á ikki inn at gera seg inn á har sum arbeiðið er í forvegin men tað er eingin ivi ím mínari ver at at tey sum vara av teimum vanligu seljga hagunum pørtunum tey lokalu tað er altíð nemmasta tey so ella so verða tey sum fáa møguleikan at syrgja fyri um tað skal kosta at ganga her og tað er tey sum vita hvar teir bestu gøturnar eru har noyðist landið at koma inn og hjálpa til og hjálpa hesin her í gongd og siga at ber tað til mann veit akkurát hvør eigur ella hvhevur rættindum á hvør sínum haga ber tað til at gera eina gøtu sum gongur hjá hendan hagan og so kann mann halda iski innafyr tann hagan serligur útlendingar og so aftaná tað eiga tey sum vara teimum hagunum at fáa møguleika vist tey seg sjálvi hava orku til tað at finna onkran sum hevur onkran vinnuligan sum kann taka sær av tí men har sum tey sum vara av teimum lokala partunum sjálvandi skula fáa sín bróðurpart av tí sum tað kostar at brúka hagan men sum vanligur føroyingur visi eg fari ti hvanliga so má eg sleppa til hvanliga uttan at eg skal betala gjald fyri tað tað haldi tað er kanska tí eg veit tað men við ikki skal norðør taðhevur nevnt fleiri norður til veðareiðis at ganga so vildi eg nokk eisini sett meg í sambandi við onkran lokalan og spurt hvar tað best verðin at ganga tað er eftir hasari gøtuni harbeint tað er ikki truplari enn tað men eg haldi tað er øgiliga viktigt at tað kemur á loysnin upp á at føroyingar kunna ferðast nokk so uttangars og at tað er um mann ger mun á føroyingum sum búgva í føroyum og og teimum sum ikki búgva í føroyum tí okur vita av tí tekur eru í uttanlanda og ferðast tað er eingin trupulleiki í opunmark visti tú skalt inn og hyggja eftir onkrum sum hevur hevur virðið ev náttúr so er sum betalingur ofta nógvar pengar fyri tag tað er ofta fimmhundrað krónur og meira so eg haldi tað er eingin oku skulu ikki vera bangnur fyri at taka nakrar pengar frá fólki skomun til føroyar eina fer í lívinum tí tað ger okara
eisini tá ið okur eru uttanlanda takk fyri frú forkvina
takk fyri helgi abramsen eina viðmerking ger sovæl frú forkvina hett her við føroyingar útlendingar altso tað er sjávandi ikki so stórur partur avhesum málinum at tað livust at at skilja okkum men tað bara royna at vísa á tað er tað at vit hava eina heimasýruslóg sum sigur tað og tað er dómur feldur um tað at tú ikki log il at gera mun millum føroyingar grønlendar og danskari og nógv tað størsta partin av ferðafólkum í føroyum sum steðgar leingi eru danskari so so tað er ein ein ein praktiskur trupulleiki í tí og so er tað eisini t hvussu hvussu fært tú definerað altso ein ein flóttafólk sum ær í føroyum eru tey meira føroysk enn ein føroyingur sum ber uttanlands altso tað er tað er sovonrur ting men tað er ein ikki so stórur partur av hesum her at at
tatit vissa skilja ovat so nógv takk fyri
bjarni hammer ger sovælja takk fyri frú forkvinna nei tað neymasta er er at finna tað nemmasta um mátan er altíð at finna forðingar a og finna hvat ber ikki til og hvat tað ikki ber til also kunst snakka við um danmark tað eru óteljandi dømir har sum tú skal út til eit el annað í danmark har sum tú sigur er ein føroyingur partur av danska kongaríkinum hví skal betala fyri tað jam tí tímarer valt at vist skal handan vegin har jamen so skalt tú gjalda fyri og tað gjalda øll fyri eg haldi tað e ikki nógv av teimum sum fara og prøva te rættunum um tey eru í ferðast í danmark tá tey skuldu gjalda fyri sum danskararnir siga eina severdiga het sum er góða sum er góð at vitja men eg haldi men akkurátað her at fáa staðfest tað tað haldi eg er er tað er tað góða við hesum málinum sjálvtumdi er at uppskot ið samtyktar at fáa bara staðfest at visti túvet føroyingur og føddur í føroyum jamen so kanst tú fara túr í hagan við teimum avmarknavmarkingunum sum nú eru tað haldi eg ikki nakar her inni hevur nakað ímóti tað dragar seg bara um mamma bara heldur ikki traðka tey á terdurnar at traðka á tey sum veruligani brúka jørðina til nakað munagott tí tað eru ikki nógv í dag sum hava áhugað at veruliga at menna tað føroyska landbúnaðnum tí mokur eisini verða verða góð og ansað eftir teimum sum tíma at menna
hjá føroyska landbúnað í dag takk fyri frú forkína takk fyri tann næsti at røða verður johannus joensen
ger sovæltakk forkvinna ja fimm minuttir til hettaher tatað verður tað vr ringt at koma ígjøgnum alt tí at er er nógv at siga um hetta málið fyrst vil siga tað at eg veitikkum mnn mann er inn á bilir tá mann er í øllum við hesum her tí at eg fái spæði við seyð eigi jørð gangi skorar skjóti harir fiskisíl gangi haganum nógv og eru ferðaleigar viðhvørt og tá kenni mann seg øilia innarligu tingunum men mann skal ansar eftir ikkiat vera foravgjørdir í tí sum mann heldur eg hugsi bara er dugi at síggja tað at tað eru fleiri ting sum eru líkheitir millum hvat mann ynskir millum føroyingar og eisini ímillum tær teir áhugapartar sum eru á økinum tá eg hyggja eftir hvat ið bóndafelagi og óaltsfelagi ynskir og hvat ið hagafelagi og onnur ynskja so er tað eisini nógvir allíkaheitir tað er nógv ting sum sum mn kann vera samdur um og heldur fokusera upp á tað og so royna at loysa tær ósemjrnar sum eru hetta uppskotið leggur upp til at vit fyrst geva ein óella ein ein rætt til føroyingar at ferðast ókeypis í okkara náttúru okkara landi tað er so grundarlagið undir at fara í gongd við at skipa øll hini tingini og tá eg lesi við formansins loyvi ella forkvinar loyvi
hvat ið bóndafelag á óalvsfelagið sigur so siga atað at k ferðafólk og vinnulig ferðslu í høvunum gjalda fyrihetta í fyrsta liði árinið á verandi brúk av høvunum skal vera minst møguligt áðrenni á lendi og fuglalívið skal vera minst møguligt sleppa sammundan vandastøðum staðfestast skal hvør hevur viðlíkahaldsábyrgdina av almennu bygdargøtunum og hett er niðurstøðan hjá bóndafelagn óalsfelagnum eg veit ikki um um so nógv eru ósamdu í hasum har at verja náttúruna at verja fuglalív at verja lendið og tað ynskja øll tað kann ikki vera ósemji um tað tað er væl ein semja sum øll kunnu taka undir við tað sum eg haldi tað botnar í tað tori eg ikki at leggja høvdina á blokki við men tað er nokk tað at mann er ótryggur øll eru ótrygg bøndurnir og eigarin eru ótrygg ferðavinnan er ótrygg og vanligir føroyingurin er ótrúgvur tí hvat er mín lutur í øllum hesum her hvat verður tað næsta glíði breytin hvat hendir so tað er tryggleiki við snakkað um og staðin fyri at tosa um ræðumyndirnar so burdi mann heldur fari og hugt etir jamen hvussu kunnu vit staðfesta í verandi lóg justera verandi lóg soleiðis at øll kunnu kenna seg aftur í lógina vistú hon er opin fyri tí so trúgvi eg mann fara eina fína semju tí eg kenni ongan sum virkar økinum í dag sum vil nakað ilt sum vil nakað keðiligt fyri føroyaland sum vil akað keðiligt fyri náttúruna sum ynskir at tað er øgiliga fá sum ynskjir at vit ikki skulu kunna gagnnýta náttúruna ferðast náttúruni við skilvísi og tá ið mann sigur tað at føroyingar vil geva føroyingum rætt til at ferðast ókeypis í náttúruni so sigur mann ikki tað at vit skulu ferðast allastaðni og ganga og mæl allastaðni har sum okkum lystir taðer við ábyrgd fyri tí sum er á økjinum frammanundan og tá eg fari at skjóta haru í novemburmánað so ganga ikki út frá tað at ganga tríggir føroyingar framn fyri mær sum eg kanska komi at skjóta tí vanligt víst hvussu hjá okkum vestur í vágum er tað soleiðis at øll vita at hárisskjóting er í novemburmánað og tá fær mann ikki í hagan uttan mann hevur kanna hetta árið og vanliga skjútan hár góðum veðri er ikki vánalig veðri og táð gongur mann eisini haðan oftan í góðum veðri so tað sandpakkar ofta nú og tá hevur man eit forstáilsi fyri at mann tosa saman so eg hugsi at oftani roynir mann at skapa gjáir ímillum ósemjurnar heldur ennat hygja eftir jenum hvat kunnu við semjast um og tað eru rættiliga nógv fleiri ting mann kann semjast um enn man og ósamdur um sum ert og síggjalág tí vit ynskja øll at ganga út í náttúruni so kann eg líka viðmerkja at ferðavinnum í dag er væl skipað summastaðni nú kenni eg væl til trælalípar vesturu og har havi teir gjørt nógv fyri at fáa skipað ferðavinnuna við tænastum men eitt sum hjartasomu sum eg havi tað er at útlendskir ferðaleiðarar gera sær dant av føroysku náttúruni og tí meini eg sjálvandi tá tað kemur á tað at pengarnir skulu sjálvandi falla í fyrsta liðið úti í økinum tað er har sum slitið er størst tað er har sum manma gera ábøturnar á náttúruna tá ið skaðin er hendur og útlendsk ferðafólk sjálvandi skuldu tey gjalda føroyingar skulu verða ganga ókeypis men útlendingar mugu gjalda sjálvandi tað gera vit eisini vissu eg skal til parís ela aðrastaðni eg havi sjálvir ferðast í parís onnu í parís senn har rindaði tvey hudrað krónurla hvat tað var otan lokala fram fyri meg hevð eitt koyrt han rittaði einki so tað er púra vanligt
har eina viðmerking helgi abramsen ger sovælfrú forkvina fleiri áv røðarum í dag hava sagt at ð eg nevnt at finna semju um hatta her og mann fær ordiliga av n vónina tá mann hoyrir tey altso tað er so øgiliga ein skulde til væl í orðnan upp en fyrra part og ein brúkt fjúrtan dagar men altso tá man hevur prøvað tað so sa man að so onkurt er tað altso ikki og hvørja ferð eitt uppskot kemur í tingi sum dósur nú so fær mann skriva ymsastaðni frá jamen vit eru sína æra e semju tað pjøðar ikk at broyta nakað og so tá ið tann tann viðgerðin e er er farin afturum og altyvirsttaðin so bakkar mann aftur og so er langmillum partin tað er støðan eg havi opnar havt ordiliga góða vón o og nú nú er kom glaðð á og so næstan fund so er mann aftur har sum mann byrjaði so hatta er ikki hetta hetta jørð og jørð blíva føroyingar ikki samdur um so eina ferð mán mann bar ikkiher ígjøgnum politiskt siga hvat ei tað við vilja og og het her við ja ja útlendskar ferðastovur sjálvandi útlendskar ferðastovur skulu líka lítað sum nakað annaðr at taka gjald fyri at ganga altso tí eg meini eg at at at at alt gjald skal verða forbundin við einar tænastu

járndsvæl takk fyri frá fólkmanna áðrenn vit ikki samd eru øllum eitt sum hoyri á lagnum men altso eg hugsi meira um at semjurnar eru nógvar sum eg sovorði síggja í í hesum skrivinum sum eru í her og tað sum eg hoyrt frá hagafelagnum loyms og tað sum eg hoyrt frá øðrum pørtum so eru semjurnar nógv fleiri fleiri enn ósemjurnar tað sum eg tóða síja í ósemjunum tað er ótryggleiki hvat fer at henda missi eg ognarrættin á tí sum eg eigi hesi tingini haldi eg eri tað tað sum spurningurin verður settur við og vissu mann fær greitt staðfest at tað er ikki tilfeldi so kann mann gott semjast um alt hita eg ikki eg dugi at síggja hvast við tað ynskja øllum at sama

poulsen so væl takk fyri forkvinna nú kemur komi hesum fram sum fyri miðflokkin eitt sindur seint og tað ka henda tá ið fundir yvirloppa tað skal nokk helst ikki enda aftur men eg hug at kom eitt sindur in e heftur við við rættinum sum tað verður tosað um rættinum til at til at ganga og mann skal betala ella ikki men men serligata er rætturin borgarans at at at fara ú higa ella er tað ella bóndans tí at javnaðarflokkurin setur eitt eitt sindur skart upp í í viðmerkingunum og sigur at entil má borgarin sleppa út ókeypis ella verður tað bóndun sum stemmar nær og hvaðar o hvussu vit sleppa at ganga úti í í náttúruni og og ug vit liggja nokk onkursavanra har ímillum eg haldi ikki eg eri so svart hvítt og
við løgmansrøðuni vishat eg kann sitera hanúr henn heilt sæso segði løgmaður at at føroyingar skulu kunna njóta náttúruna tað hevur altíð verið siðvenja skilja skal tí millum privata og vinnuliga gongd o haga og vit skulu altíð sína varsemi og atlit til landbúnað seyðhald og náttúru sitering enda og og het her við at mann sigur hetta hevur siðvenja og siðvenju og siðvenja er nakað sum afturgangandi og tað kemst serliga av at okkara lóg er so gomul øhog men men har legði so løgmaður nakur korti sum sum tað verur arbeitt við bóndafelagið og óðaltsfelagið eru eisini komið ein rygvuna á skrivaum út har teir hava hugleigt um hvat galdandi praksis verður og sovoritt og teir nevna eitt nú tað at ganga í heimbygdini og tað tað eitt sindur undrast á hvar hvar hvar kemur tað fram at at at ja ganga í heimbygdini tá tá tað lesa næsta sum at jamen tá pljøðit mannikki at siga frá a men fert tú aðrastaðni hagar so so burdi tú helst sagt frá so eru bygdargøtur eitt sum sum verður positivt nevnt at vit hava rætt til og teir nevnu eisini at so komu gongufeløg fyri fyri einum fjøruti árum síðani og tá komu størri bólkar áðrenn tað var tað mest einstaklingar sum fóru túr har og men tá bleiv sagt frá og tað var onkursvegna undir skipaðum forholdum men tá er so ferðavinnan byrja blomstra og ogog tað kemur ei sportur í at at føroyingar skulu ella ávísir føroyingar skulu ganga hvønn einasta fjallatopp htí tá gnitingarnir vísa seg at koma og teir altso óaltsfelagi og bóndafelagi orða seg sum at at hesi borgararnir føla teir hava eitt ómissandi rætt til til at ganga haganum og har koma so nakrar knytingar men eg mátti so fara hyggja í í galdandi lóg og siteraítúrlógini frú forkvinna jóg forferðini um heim ó marcfret har stendur í grein tveyogfjøruti punkt trý fyri at nevna eitt dømi har har eru har u fleiri greinar en ver er brettiet til hentisin tørv altso fara eftir torvi dóskal hann gøritu um dagen og g aden almindiligi wi almindiligi wi og eg fariat hugsa eg gtaki taki hetta dømi tí e far hugsi um teir túrarnir sum eru farin út út í út í náttúruna og tað er serliga í heimbygdini í hvannasundi at tit fari niðan á sundsgarð og og tað er faktiskt soleiðis at hvannasundsmenn norðdepsmenn og oteir sum búðu fossá fóru akkurát ta leiðina sum eg plagi at ganga niðan á sundskarð niður í viðvík og at skera torv so eg havi verið øgiliga næstan hildið meg til til hesa greinina tá eg havi gingið akkurát hesar túrarnar men havi kanska bara manglað endamáliðvið at at skera torv men eg fekk í øllm førum negda nøgda ein tørv sum tað stendur tørv hentishinir tørv øh so tann tørvin fekk eg so heint tað e og tað er ein øgiliga vanligur túrur í dag og hjá mær og fleiri øðrum bygdarfólki at fara akkurát hendan túrin og vildi nokk verið eisini beskrivað sum ein nalmindilig wi og og eg trúgvi at at tað er tað vit skuldu stremba eftir at at ein einstaklingar skulu kunna fara at ferðast úti í náttúruni sjálvandi við ábyrgd og virðing fyri fyri bóndunum og og tað trúgvi eg ger seg galdandi nógvastaðni í dag og og og lógin sum veg vísi a er øgiliga gomul og hon hon samsvara ikki ordiga við teir tey endamálini hjá okkum í dag tá vit fara út í hagan men men eg trúgvi at tað sum tað botnar í er at trýstið er blivið so ræðuliga stórt summastaðni akkurát á hesari leiðini hetta kið til dømis um egtaki hevur ongantíð verið verið nøkur knytning sum eg sum eg veit um tí at trýstið er ikki so stórt men eg síggji at trýstið er øgiliga stórt aðrastaðni og nú rennur undan fyri forkvina æsum eg bara siga at eftir har tað er neyðugt ið einara loysn tað er neyðugt at vit fáa skipa tingini har serliga tar trýrstið er allarstørst tí at nógvastaðni valdar fullkomin friðir á økinumtakk fyri tann næsta røða verður beint á løga jacobsen
ger sovæltakk fyri frú forkvina eitt orð tað er happing tað vita vit øll at tað er alt annað enn gott men eg haldi at vit nú er hava fingið eitt annað hugtak tað eitur apping tí taðe sum um at hvør rørsla skal skrásetast á einellari aðrari app apping áðren tú fert í hagan so í staðin fyri at minna fólk á at fara o heilt klæðir at hava matpakka við ella vatn ella okkur sovorð tað tú fert í hagan so verður tað mist til apping og sum mer spyrja álvaratos er tað soleiðis at ein familja nú ikki kann fara niðan í hagan at heinta ber uttan tey verða skrásett av einari app tey kundu kanska eist vera skrásett hjá læknavækni tí tey kansska fáa ilt í búkin av at eta berini tey kundu eisin faratil tannlæknan og blívur skrásett har tí tey bróta kanska eina tomm um so er at okkurt hart er á berinum og eg haldi veruligani ataðer við at blíva sum hasun har sanginum har eg eri eitt nummar takið eitt nummar lív mítt eitt nummar tú er sum at hvør ein rørsla skal skrásetast og tú ert bara eitt tal og eg haldi at t hetta fer rættiligani langt yvir tað ið eg vil kalla ta persónliga frælsið tí frú forkvinna føroyingar eiga hetta landið allir føroyingar ikki bara ein einstakur persónur ella nakrir einstakir persónar og sjálvandi skulu vit sleppa at ferðast frælst í egnum landi men eg veit at í summum økjum er rættiligani stórir trupulleikar tí tað eru fleiri túsund ferðafólk í haganum men samstundis so veit i at meginparturin av hesum her tað er eisini útlendsk ferðafólk og lat meg gera púra greitt eg haldi yvirhøvur ikki at tað er í lagi at ein útlendskur ferðaskrivstova selur ein føroyskan haga og so fer har við ferðafólkum og at útlendska ferðaskrivstovan fær pengarnar meðan bóndin einki fær burturúr tað er yvirhøvur ki í lagi men loystrupulleikan við útlendskum ferðafólkum tað skuldi ikki verið so ringt haldi eg sjálvt um tað ljóðar sum ein øgiligr trupulleiki her í løgtinginum tí hjá mær er tað púra greitt eingin skal avmarka persónliga hjá frælsið hjá føroyingum at ganga í egnum landi eg havi ongar trupulleikar av at reglur eru galdandi fyri útlendsk ferðafólk men stuttsagt allir føroyingar
sug sleppa uttangars takk fyri takk fyri so er tað soleiðis at teir næstu tveir røðararnir á listanum eru ikki til staðar tingsalinum so tørvrða tiknir av um at tekna til um teir koma aftur í tingsalin men landsstýrismaðurin magnus rasmussen fær nú orðið ger so væl
ja hetta vur verið áhugavert og fyrst er at fyrst er at siga til hetta her uppskotið hjá aksel johannessen sum han leggur fram vegna javnaðarflokkin hann hann tekur eitt heilt ítøkiligt í hesum her tað er um um føroyingar og sum stendur har undir tað skal verða ganga frítt undir treytum og við avmarkingum eg vil siga tað at vissi eg skal siga heilt stutt um uppskotið so er tað akkurát tættir sum vit arbeiða við og tá eg sigi við so haldi at eg fari líka greiða frá hvar vit í stødd í hesum málinum tí tað verður soleiðisnar at eg haldi bjørt samelsen hevur tingkvinnur eina tvær ferðar sagt at landsstýrismenn ella eg veit ikki havar hvussu er kasta handklæði í ringin og tað er ikki rætt tað er einki handtil at kasta í ringi ni hesum her tað var soleiðis at t at samgongan varð skipað eg póu ikkia farat greiða frá tí hvat stendur í samgonguskjalinum og helgi abramsen gjørdi mansiga e gott arbeiði og tað var farið runt haldi alt føroya land at tosa við jarðoyarar og við bygdarfólk og sovíðari ú ráðnum og seindiaskifti í landsstýrinum og eg tók yvir og forseti frá har sum helgi abransen var kom til og tá ið eg haldi hevði verið sessin umleið eitt hálvt ár tá segði eg tað at eg sá ikki at tað var ein møguleiki at uppfylla tað sum stóð í samgonguskjalinum tað haldi eg ri ikki ata handklaði ringin tí at eg hevði so ein planð afturat eg segði tað at so fari eg til samgonguleiðararnar og siga er eg klári ikki at liva upptil assena í samgonguskjalinum so eru tveir mátar tað er at sleppa málinum ella vit fara víðari up á ein annan máta enn tað sum stendur í samgonguskjalinum og tað legði eg upp til at vit fara so at tosa saman politiskt tað er ikki at sleppa málinum og so kann eg greiða frá tí tað verðið settur eitt sindur av spurningum til altso hvat hvat er tað hesir situ og arbeiða við og eg kann siga tað eg havi sagt tað fyrr onkustess at tð er kristian andreasen fyri fólkaflokkin billjustinussen fyri miðflokkin og so havi eg sum landsstýrismaður verið við í tí bólkinum ella eru við í tí bólkinum og tað er ikki soleiðisnar at vit koma í einum lógaruppskot sum vit bara bera hana ín tingi soleiðisnar arbeiða vit ikki og tað eru heldur ikki fortalari fyri og eg kann bara kunna um at vit komið so langt at vit tríggir halda vit hava funnið eina eina beinagrind har ið tað eru nakrir tættir í sum vit halda tað at vit eiga nokk at fara at at finna eina semju um og tá ið og vit hava so tað kann eg eisin seg vit hava so fundast við tey í ráðnum har har løgfrøðingar fyri at fingu sparring og so víðari og kanska galdandi lóggávu ug og hartil og har er vit staddir og so er okkara tanki og nú siti eg lítja sindi fram í tíðina tað er at tosa við tey fólk og tað eru jarðeiarar og onnur sum sum eru partur av hasum her fyri líkasum at hvat hvat siga vit nú hvat siga vit nú altso hvat eg kunni verða samd um her eru nakrir tættir so so at mann færi lýst málið líkasum frá ymiskum síðum og so taka vit eina støðu til um samgongan tekur undirvið hesum her ogso víðari og eg eri spurdur í sjónvarpinum ella í útvarpinum altso trýrta upp á hetta her eg at siga visti ikki eg trúð upp á at vit kunnu finna eina loysn í hesum málinum so hevð ikki arbeitt við tí tað hevði ikki gjørt og tað var tað sum eg gjørdi tá y hálvtar varð farið aftan eg

so er tað hetta her við hvat er tað so hesin her bólkurin situr og arbeiði við og so hugsaði eg at nevna onkrar tættir vit vit hava arbeitt við fyri tað fyrsta so haldi eg tað ati at tá ið tað verður tosað so blívur mann ikki altíð so ítøkiligur og hvar er so vilst vit siga tað springandi punktið vánaligt føroyskt úttrykk hvar er tað springandi punktið sum faktiskt eingin hevur konkritiserað her í dag tað er hetta her frítt at ganga fráboðan ella biðið um loyvi tað er hasi k og har har er tað akkurát sum altso hvar hvar er mann í tí tað sum vit hava tosað um og sum vit mann sigur arbeiða við tað er hetta her við at vit hava hug líkasum at siga privatgongd og vinnulig gongd privatgongd og vinnulig gongd eitt annað evni vit hava havt uppi tað er bygda og varðagøtur og nú síggi eg heinum skrivi á portalinum at mann setir spurningin hvør hevur ábyrgdina av bygd um varðagøtuni har haldi eg tað er púra greitt sum vit hava fingið at vita úr lóggávuni at eg kommunurnar eg havi sjálvur sitið sum borgarstjóri í nøkrum áyrum einan kommunu

sikkurt fleiri men ein ið hvussu er sum vit hildu væl viðlíka og tóku tað sum eina ábyrgd hjá kommununi at halda bygdargøtuna viðlíka og tað gjørdu vit og tað verður gjørt endandi dag so tað haldi er er einki ativast í tá ið mann tosar um visti vit taka ta ta privatu gongdina so hevur tað verið tosað eg haldi at summi tosa sum eitt eitt sindur ófrættakent tit í samgonguni ætlaðu tit ikki at føroyingar skuldu spæla ganga frítt í haganum eg hoyri øll siga øll siga at føroyingar skulu sleptaa ganga eg hoyri ikki nakran annan tað sum mann onkuntíð sigur jamen skulu danskarar ella kinesarar ella hhvussu að skulu vi gera og har fari eg líka at taka tann háttin upp sum helgi abramsen inni á at hvussu kunnu vit defrensera og er tað rætt at deferensera men eg sigi sum helgi abramsen tað verður ikki tl hasum kopp av prosjektinum men grannalondini hjá okkum tað sum eg havi fingið upplýst er tað ikki so tey spyrja tá tú fert til norrar ettan føroyingur ella í sendar íslendara at hvussu eg hav fingið upplýstin tað vil siga tað at at mann mann kann ganga frítt tá ið mann er altso mann mann tekur ikki hvørjum landi tú ert úr tá ið te privat og ikki vinnuligt og so er tað hett her við hesin her mann kann siga at tað spennir skal mann kunna ganga í haganum í føroyum allar dagar á árunum og runt sólarringin uttan at siga nøkrum frá tað er sjónarmið sum eisini her frammi vissi mann so sigur ja men hetta er kanska er eisini ein trygdarspurningur ja men eg kann fara á flog sta í oynnarveðri tað er mín egna ábyrgd um eg komi illa fyri altso sjónarmegin er at mann skal kunna tað og hinvegin so hoyra vit nú í útvarpinum onkuntíð at mann er farin at leita eftir ferðafólki tí mann sá onkran fara í hagan og og sovíðari so setir alt apparatið í gongd fimm tímar seinni so er viðkomandi funnin spaserað á gongugøtuni kanska ella onkustess ha so tað sum vit líkasum tosa um har tað er hetta her við at at til dømis at tað er skilagott at boða frá eg kan fortelja eina lítla søgutíðin flýgrastað eina lítla søgu at eg kendi eitt sindur til hetta her við at ganga fjall og sovíðari og einaferð skuldi eg fara upp á eitt fjall í føroyum og hetta var annan ella triðja august og eg hugsaði at hetta er fínasta slag men sotonteg lat meg líka siga frá taðtóast endiliga ikki fara í tað tað var fjalli tað sum eg kenni til semanna fjalli ikki við augustmanna menkanska hálvan juli so tað sum vit hugsa í hvussu er har tað at mann mann eigur at at boða frá men vit vit eru sum sagt ikki kunna mála við hesn her tá tað kemur til vinnuliga gongd tá ið tað kemur til vinnuliga gongd so er tað hetta her sum eg merki aftur aftur at mann verður irriteraður inn á ella fólk eru misnøgd við tað er tað at tað koma eint til uttanlands frá ella onkr aðrasess í føroyum og einki dettur niður lokalt tað haldi eg at mann er rímiliga samdur um eisini løgtingin sum eg hoyri at tað eigur mann at gera nakað við og tað so er eitt annað sum joandal var inni á tað er hetta við náttúrugjaldinum tað eru øgiliga ymiskar eimeiningar um tað eitt meti vinnuforð um hevur arbeitt og tað eru aðrir bólkar sum arbeitt sum halda tað er skilagott á mann fekk nakrar pengar har sum mann so brúkti til at verja náttúruna eitt eitt annað sum er tað bleiv tosað um lítlu dímun og tað kundi verið okkurt annað at visti mann visti mann fer at gera eina lóg ella broyta onkra lóg at tað kundi eisini hugsast at mann gjørdi undantøk fyri serlig serligu økir tað kann eg jú eisini hugsast alt alt kann hugsast sjálvur eg verði á lítlu dímun upplivilsi fyri lívið g hevð ikki funnið upp á fyri t einsamallur har tí tað er í mínarverð ikki ikki forsvarligt ø og so eitt annað sum vit vita tað er tað at tað eru nøkur øki sum eru øgiliga mann kann siga belastað tródd og tí haldi eg hevði skilagott at mann skrásetti nakrar av hasum her høvuðsagrinum sum eru nú og fær tær tryggar og tað kundi eventueltu eitt náttúrugjald verður brúka
tí takk fyri so fór tí takk fyri
fyrimerkingar tann fyrsta frá edvard jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinna nakað tí sum vaks rasmussen sum hevur brúkt nógv orkupoytt her nevnd eftir við at gera mun á ella finna útav hvør um tað var ein útlendingur millum við at onkur fer burtur vaks rasmussen gjørt sær nakað tankar um hvussu hvussu tað kundi verið gjørt tí tað er møgulvísi onkur sum hevur veri niðri og komið heima í summarferiu sum er føroyingur og so kann tað vera onkur annar sum er íslendar og so onkur eg havi sjálv verið síðsta hesti í íslandi tá vóru fór vit út á tingstaðir og tá tá var tað ein bestemt stað mann kundi ganga eftir og har var væl uppmerkt ikki at fara tummar eftir her og tað var við einum leiðari sum fortaldi frá um eg hugsaði meira vinnuligt privat men tað er eitt ymisk meiningar eisini her men kann hitti hvussu hugsað mann traðst sum at mann hittar kann vera ein avbjóðing at stýra í tí praktiska hetta er við at at hasin kann og hasin kann ikki og hvussu hvussu fær mann hvussu fær mann
far má teg
takk fyri fyri forkvinna til at koma tað teg við útlendingar ella bara føroyingar so kann tær sjálvandi gerast frá ymiskar mátar man kann eisini siga tey at tað skal vera fólk sum búgva í føroyum tú kanst hava eitt borgarakort tað kann nokk skipast tað er bara meira prinsipiella um vit vilja gera øðrvísini enn enn tey londu saman luktin okkum við og og eg vil siga visu vit gera tað øðrvísini so haldi eg vit skulu hava onkrar góðar grundgevingar fyri tí men sum sagt tað koppari ikki persjektinm
takk fyri
sor tað steffan klein poulsen ger sovælfrú forkvina ferðafólkini tey koma inn í landi í stórum tali og og tað sum eg øtist viðirhvørt tað er teira manglandi virðing fyri altso fyri náttúruni og tann forstand at at tú kom fór á skaða og í ringasta verð í doyggja øog og tað er tað er í heilum at at tilbúgvingin ver verður altso kans mann siga tilkalla ella sett í verk har lokal fólk bøndur og og ikki minst tyrlurnar fara í fullsvink og og eg haldi at atdeyðsføllini hava verið alt ov mong altso tað einast summar minnist eg tosaði við við ein útlending og og dagin eftir hoyrdi útvarpinum at útlendingur var deyður og tað var júst hesin útlendingum eg tosa við og mán øta itt eitt sindur við altso hvat hvar hvar er virðingin fyri náttúruni og altso tí tí stórsligu náttúruni sum vit hava í tí sambandi hugsaði at spyrja landsstýrismannin um um henda tilbúgvingin altso hehevur hon kostað okkum nógv altso í í mun til inntøkurnar su fáa ferðavinnuni er tað rertan
dýr tilbúgving
k landstýrismaðrin gersuvæ fyri frú forkvina ein sera áhugaverdur spurningur eg havi ikki dagført tøl men vit hava hoyrt at tað er kanska eisini føroyingar sum fara í fjøllini í ringum veðri og at tað kanska tá ið samanum kemur er ikki tann stóri munurin at tað er kanska líka nógvir føroyingar og vissi eg hugsi um tá ið tá ið eg var smádrongur ella ungur nær fór mann í hagan tað var góð um veðrið og mann fór sum ofta sær at leyð su mann varð kendur men tað er so nógv sum broytist nú nú tað kemur mann kann siga ítróttaríddarmann ferðpahvann fjallatopp og tað er fínasta slag men tað er nakað annað tað er tað at mann fer eisini faktiskt tá ið tað er ekstremt veður altso mann mann skal líkasum spreingja onkr her rammur og tí fara fólk í hagan eg havi sæð tað sjálvur í veðri sum ja tá eg vaksi upp man tað hevði ikki komið potal men fólk fara tí at tey skulu útfordra seg sjálvan so til handan spurningin mær kunnust so er kanska líka nógvir føroyingar sum mannu
hevur brúk fyri at hjálpa
johannes joensen ger sovæl takk fyri frfrú forkvina ja eg halti púra greitt nú tað sum eg kenni til og taððer faringar sum eg havi á økinum so so haldi eg útlendingar eiga slet ikki at sleppa út náttúruna uttan tær hava ferðaleiðar við sær og so haldi eg eisini at í øllum førum tað skal vera skipað við gøtum og so haldi eg eisini at vanliga var at føroyingar gingu eftir bygdargøtum ella har sum gøturnar gingu eftir varðagøtum tað var tað vanliga tað gera mæ alt sgjørt og tí hevur tað verið rættiliga lokalt mann er lokalt kendur ogvisdømis skuldi tildømis norður í kunoynna gingið har sum eg veit øgiliga høgt so havi eg sjálvandi spurt meg fyri áðrenn so tað er øgiliga vanligt at føroyingar gera tað tá teir fara at ganga so tað haldi eg mann eigurait fortað við hóast mann ger eina lóg sum og mann m ansa eftir at gera gøturnar allastaðni í føroyum soleiðis at mann fær
gingið teimum gøtunum sum eru
lanstýrsmaðuri gersvætakk fyri frú forkvina ja eitt annað við gøtum er visti tú gert gøtur tað er tað at meginpartin av fólkunum heldur seg eftir gøtuni tak eitt dømi um innara vatn har við toftavatn so bleiv tað tosa um at tjeena gøtu og summi vóru ímóti hetta fer at órógva fuglalív og so víðari men hvat er hent fólkini ganga nú eftir gøtuni í størsta mun fuglalív og annað tað blómar og tí haldi eg tað er øgiliga viktigt og t tað tá eg nevndi hattahar við hasum har hasum har gjaldinum altso teir pengarnir blivu brúktir til í fyrstu syfti tær mest troddu gøturnar soleiðisnar at fólk halda seg eftir góðum og tryggum gøtum tað
tað haldi eg hevði við skilagott takkfyri takk fyri tann næsti røða verður wiljus tinussen
ger sovælja takk fyri frú forkvinna eg haldi ati tað eru møguleikir fyri at finna eina góða loysn á hesum spurninginum hvar ið teir partarnir sum til dagligt skulu liva við hesum eisini fara at føla seg hoyrdar og nøgdar og tá ið ið javnaðarflokkurin leggureitt slíkt uppskot fyri løgtingi í dag so haldi eg at mann varpar ljós á ein trupulleika sum faktisk er øgiliga lítil í mun til tar teir spurningar sum eru stórir í hesum tí eg kenni faktisk so at siga ongan sum hevur nakrar ímóti tí at føroyingar ganga í egnum landi vit kenni so ongan í samgonguni sum heldur at føroyingar skulu gjalda fyri at ferðast í egnum landi ella at tað ikki skal vera loyvt ella at mann skal lógarregulera tað upp á annan máta so eg haldi at akkurát hesin spurningurin er ikki tann sum mann skal brúka nógva orku uppá og tað hava vit so heldur ikki gjørt í samgonguskjalinum har hava vit avtalað hvussu vit í í stóran mun skulu fara víðari í samband við ferðavinnuna sum er vaksin øgiliga nógv seinnu árini og í tí sambandinum í tí arbeiðinum sum magnus rasmussen vísir til so hevur mann sjálvandi eisini viðgjørt allar spurningar millum annað eisini gongd í haga so eg haldi ikki at vit nýtast at óttast fyri at tað kemur nakað yvirrassið hjá hesum økinum men at tað fer at vera uttan iva soleiðisnar frameftir eisini at føroyingar fara at kunna føla seg væl at ganga í egnum landi framyvir øsum tað altíð hevur verið og er tað so at onkur eigari ella onkur bónd hevur serligt viðurskifti sum hann ynskiat mann tekur atlit at at mann so ger tað og eg haldi eisini at tað er góður siður í føroyum at mann har sum tað kann kunnu vera avbjóðingar við at fara í fjøllini at mann spyr seg fyri ella at mann boðar frá og eg vil siga tað at tað er til besta fyri øll tí tað er ikki tað er ikki allastaðni í landinum at tað er skilagott hjá ókunnugum at ferðast og tær kunnu standast skaðar av tí tað er eingin ivi um tað avbjóðingin er ferðafólkini og nú nevndi magnus rasmussen at fólk fara ikki bara út í hagan tá iðtað er gott veður men eisini tá i tað er ringt veður og sumi í hasum ferðafólkunum eru kanska vøroyum eina viku ella fjúrtan dagar og kanska tað er liggjandi keðilig veður meðan tey eru her og tey hava ætlað sær upp á okra fjallating so fara tey kanska allíkavæl og tað kann so hava óhepnar avleiðingar við sær og tí haldi eg at sjálvandi skal mann hyggja eftir teimum viðurskiftunum og eg haldi at nakrar av teimum tættum sum hava verið uppi at venda tað tað er nakað sum vit eiga at seta í verk so ella so millum annað hetta her sum hevur tosað um við við eini fráboðanar skipan tað gagnar øllum pørtum at vit vita av hvørjum øðrum at bóndin sum hevur ta dagligu umsjóna í haganum veit av at fólk eru haganum og at fólkini vita at onkur annar veit at tey eru har um so er at okkurt skuldi boriðstá so ssum heild dugi eg bara at síggja tað neyðuga í at vit verja okkara náttúru og at vit tryggja at tey sum eiga jørðina og sita fyri jørðini at tey fáa sín heilt natúrliga part av tí vinninginum sum ferðavinnan kemur og gevur av sær og at tað liggur eftir á staðnum og eg vil eisini siga tað at nú nú hava vit millum annað ein búnaðargrunn og taðher verið nógv tosað um hetta her við at gera gøtur fyri eisini at verja náttúruna og fyri at verja fólk og fyri at gera tað gongt har har haldi eg at mann eigur at gera búnaðargrunnin til ein part av tí at at vera við til at fíggja at gera gøtur soleiðsnar at bøndur og festarar og kanska onnur kunnu fáa fað úr grunnunum til at fíggja slíkt og at tað so aftur kann betalast við teimum inntøkunum sum koma tá ið hetta verður gjørt tíðin rennur avstað frúgur forkvinna men eg kundi egveit ikki um eg fái víst nakað annað nú er tíðin farin tíverri
takk fyri ja men eg
kemur ein viðmerking frá helga abramsen ger sovæløhh frú forkvina føroyar eru so øgiliga ymiskar alt efti farð í landinum tú ert eg búgvi ví einari bygd har sum eg pástandi at tað er nógv farligari at ganga eftir vegnum enn at fara niðinní hagan so mín spurningr er hví skal eg siga frá tá ið kagani hagan og ikki sleppa fara fara eftir vegnum altso við sí trygdi mann hugsar um ha og eg mein hettaeri fráboðanarskyldu altso skal mann gott siga tað at mann skal siga boða bóndarnar frá arman fyri hagan skal bóndursalloga til at siga nei klopman fer ella skal hann hava ábyrgdina av at mann kemur heim aftur ella vishann hvørki atí hvat so endamál við an

biljustinusen ger sovæja nú brúkti eg ikki orðið við vilja brúkti ikki orðið fráboðanar skylda men eg tosaði um eina fráboðanar skipan og tað eru akkurát hasr spurningarnur sum helgi viðger nú sum sum vit hava hava brúkt tí orku upp á atvenda aftur og fram og tað eru fyrimunir og vansar við tí tú kanst eisini hugsa eina fráboðana skipan hvar ið bóndin eisini kann blíva ein aktivur leikari hvar ð bóndin kann fara inn og siga at tað eru nakrir dagar hvar tað er hvar tú ikki skal fara í hagan meðan allir aðrir dagar eru fríir tað kundi verið ein møguleiki til dømis missu ið tað er ógvuliga nógv slit á eitt tíðarskeið at mann kann siga t nú nú lata vit náttúruna koma fyri seg aftur í eina tíð ella tað at mann mann hevur man er á fjall ella tað r hariskjóting ella tað eru onnur ting sum ganga fyri seg á tí vanliga garðinum hjá bóndanum sum ger tað at tað riggar ikki við ferðafólki í tí vikuni ella í tí periotuni altso tað kann so eisini vera ein møguleiki ein ein interaktiv skipan sum ger tað at mann veit av hvørjum øðrum tað haldi eg hvussu so er kann tæna teimum flestu men tað kundu eisini verið tað er eisini vansar ið einra sovornar skipari sipan kanska serliga tey sum ferðast yvir nógvar hagar eftir einum degi tað kann vera ógvuliga trupult hjá teimum at báða frá at nú eru har og nú eru har og tá eri har og so víðari so vit tosa um hasi viðurskiftini og eg trúgvi at vit lenda á einum góðum stað áðrenn tað verður presenterað áðrenn lan
lanstýrismaðurin presenterar tað fyri samgonguni takk fyri frú forkvinna takk fyri tann næsta røða verður edvar jacobsen
longu verið eitt áhugavert má sipaatt tel eit kjak um hettar evnið sum sum er øgiliga stórt øllum førum tá ið mann tosar um tað men siti hugsað um tað meðan e hann siti her at at kanska í føroyum er tað ikki so ómetaliga nógv støð sum eru nógv belastaði tað tað er øgiliga ymiskt og tað sum landsstýrismaðurin kom inn á í áðni í sínari røðu tað er tað at mann hevur verið mann hevur líkasum ventpottinum eitt sindur og hugt eftir hvat er tað møguleiki fyri at mann kann fáa ígjøgnum í hesum sambandinum tí at mann kann sjálvandi koma við øgiliga nógvum men fyri tað fyrsta nyttat einki vissi mann ikki kann fáa tað ígjøgnum inni her til so tað fyrsta so er frægari saman við teimum sum tað viðvíkur at finna eina loysn ella taka teir partar av loysnunum við sum tað ber til at gjøgnumføra so at tað er slit rættiliga nógv slit í teimum økjum har sum rættiliga nógv ferðavinnu er og so er tað onnur onnur støð eisini støð sum eg kenni til hvar ið tað er rættiliga friðarligt sum livið sítt egna lív og tað er ikki tað er ikki nógv turisma og ikki nógv føroyingar ella ferðafólk kanska vanligt onkur nú og tá og mann kanska er heldur visti mann fer niðan eftir ein túr at mann vøttir onkrum men so eru tað onnur økir sum eeru øgiliga øgiliga nógv trafikeraði so tað er akkurát sum í føroyum líkasum aðrastaðni mann hevur mann hevur lagt seg á nøkur økir sum veruligani verða altso við at verða tikin fram tá ið tað tá ið tað tá ið tað er við ferðafin vit hava við at gera og sum er e partur av upplegginum tá ið tað kemur til at at selja ferðavinnu í føroyum og sum av tí sama blíva øgiliga nógv øgiliga nógv vitjaði ið fóru til onnur støð og tað er eisini soleiðis at tað kunnu nú var tað í áðni tosa um fráboðanarskyldu skal tað verða fráboðanarskylda trý hundraðog fimmogtrýss haldi tð er týdningarmikið at mann hevur møguleika fyri at fráboða dagar sum veruliga er týdningarmikið at fráboða til dømis tá ið tað er fjall illa tað er vandamikið tað veðurmessia eg var við til einaferð at vera vera í sambandi vi eitt fjall og tá ið menn og kvinnur høvdu runnið í í fleiri tímar og tað manglaðu kanska tretivu metrar koma rætt tá var so onkur sum ikki hevði ordigat fundið av hesum her at tað var soleiðis at dragaðis dragaði seg um og fer aftaná mann hevði opnar rættina fyri at fáa allan seyðin inn fyr viðkomandi úti gjøgnum sama portur og og í tí sambandinum hevði ein hundur á sær so tað var øgiliga óheppið so seyður og alt tað fóru í allar aftur og tá hevði mann kanska runni og fýra tímar i fyri at líkasum koma á mál o t tað tað er støður men tær kunnu sikurt altíð uppstanda kanska líkamikið hvat hvat fyri lógman hevur men nú eri eg havi eg nokk so nógv vigar at gera eg eri hálvur viðingur sjálv og har hevur mann enniberg barða sum dømi og ein sum ein persónur eldri maður á vigari í dag hann hann møtti einaferð einum sum fóru við einari sovorðnari lítlari fittari súkklu undir arminum og var á veg niðan tann vegin sum hann fer út á enniberg hann hevði hoyrt okkurt um hetta her at tað vóru onkrar gøtur og okkurt tá tá er tað teknin upp á at tað eru nøkur nøkur ting sum bara ikki lata seg gera í praksis hann royndi so at forklára fyri viðkomandi at tað tað er ikki nakað at brúka súkklu til har út uttan tað at at mann kann koma heilt galið avstað og soleiðis er tað visti mann er fremmentur í einum øki tað hevur verið sagt inni her at mann kundi hugt eitt sindur upp á eitteitt kanska eitt eitt gjald eitt ferðagjald sum kundi sum kundi kanska verið við komu tá ið mann kemur til landið sum kundi verið nýtt til líkasum til tey støðini sum eru øgiliga nógv blastaði tað er kanska eini tíggju bussar sum fara til gjóar til dømis ein tjúgukróna til hvønn ferðandahar tað hevi kunda gjørt góðan mun fyri at hildu tað økið við líka eg dugi eisini at síggja onkrari sum arbeið innan fyri bóndavesin sum virligandi hava gjørt teg túrar tey gera veruliga túrar óansamur til føroyingar ti útlendingar tú túr og hann kostar og so fært tú eina uppliving og tað gera teg øgiliga nógv av í íslandi aðrastaðni og niðri kannmann eisini ganga sær ein túr uttan at mann skal ringja til nakran árið so eg haldi ataltannað líka tíðin gongur skjótt men eg haldi sjálv at tað er trupult at sum javnaðarflokkur sigur at tað skal eingin útlendingur í í hagan tað verður kanska t problem men at vit fáa etta eina øllum førn máta koma eina skipan sum øll kunnu liva við og har haldi at margnus rasmus rasmussen veruliga hevur fatur í rætt endanum ty er at taka tað fram og teirr hálið teirdi saðurin sum tað ber til at arbeiða við og so finna eina loysn sum kann verða gjøgnumførd annars situr mann í í tjúgu ár afturat uttan nakað hendir so eg haldi at at tað skuldi vera tað síðsta orðini akkurát í hesini her sum eg haldi at eg fari at biðja til margnus rasmusa hepna hondð
víðari arbeiði takk fyri harra formaður
hharra formaður eg vil byrja við til landsstýrismannin sum nevndi meg fekk seg gjørt viðmerking tá tið eg sat í formansstólinum ati visti eg havi gjørt honum órætt við at siga hanni kasta handklæði ringin so skal eg geva honum góð ynski um hepna hond at finna eina góða loysn í hesum málinum nú arbeiði er í gongd sum skilst eg havi skilt at at tað eru samgongufólk sum ikki hava sæð nakað og ikki ordilig at kenna til tað arbeiðið men obart er tað ein lítil bólkur sum situr við tí eg vildi so kanska mælt til at mann eisini umrøddi tað við við andstøðuflokkarnar tí at onkur segði í dag at tann loysnin mann kemur til fer at verða galdandi hundrað ár nei kærvin er ikki neyvendvís vit hava havt nógvar stórar prinsipiellar lóggávu er í økjunum í føroyum sum eru blivina robroyttar frá skiftandi samgongum so so tað skal mann at syrkutaka fyri givið at vkast mann siga slottið í vummi fyri tað um mann nær ígjøgnum við einari lóg í hesari samgonguni vist ikki andstøðuflokkarnir og vis andstøðflokkanir koma til valdiðs sum hvussu summi okkum vóna at vit sleppa til valdið aftan á valið so so er tað klárt at at mann má royna at hava tað kjølfest ítíð og tað haldi eg viktigt at fáa sagt í dag eg veit ikki ordiligt um vit eru komin so øliga nógv nærri í hesum málinum einari loysn men eg haldi at tað e umráðandi at við viðgerð hetta málið og onkur hevur hildið fyri at javnaðarflokkunum sparkar eitt sindur inn opnar hurðar tað er tí at sjálv samtyktarorðingin er soleiðis løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri tingið lógaruppskot um rættin hjá føroyingum at ganga í haga ókeyps og tað er mær vitandi ikki nakar inni her sum er ósamdur í tí at føroyingar ikki skulu gjalda fyri at ganga í haganum í øllum førum vist mann tekur tey fólkavaldu umboðini inni her men tá ið mann so lesur tað sum javnaðarflokkurin sigur so siga tey tað tey seta henda grundspurningin sum er umráðandi tað er í viðmerkingunum tað er ikki sjálvar samtykni har spyrja tey skal útgansstøði vera at allir føroyingar undir treytum og við avmarkingum hava eina ómissandi rætt at vitja hagavøtn og fjøll í føroyum ella skal útgansstøði vera at borgarin ikki hevur rættin men einans kann sleppa í hagan har og tá bøndur loyva tí og tað er ein grundleggjandi spurningur men tað áhugaverda hesum er at javnaðarflokkurin tekur sjálvt inn í her hetta við við avmarkingum altso ha sigur flokkurin sjálvur í uppskotinum ha og so er spurningurin til javnaðarflokkin hvat meina tey við treytur og avmarkingar hvat meina tey við tá tey siga tað tað segði javnaðarflokkurin sigur jú eisini at ja føroyingar skulu sleppa at ganga í náttúruni men tað er summastaðni soeið sum eg les ta so eigur mann at gera tað eftir eftir ymiskumuppsettum treytum øog so vísa tey á ati at rætturin skal sum útgavsstøði liggja hjá borgaranum men at hann kann avmarkast og hann kann avmarkast av fjalgongu lembing harðruskjóting og so framvegis og so siga tey eingin skal nokta einum borgara í hesum landi at vitja eitt vatn ella ein fjallatind og tað haldi eg faktisktumboð fyri kanska ikki ikki øll sum havt orðið í dag men umboð fyri allar flokkar hava eri samd í tí at altso framsøgufólkini eru samd í tí at mann mann skal ikki avmarka møguleikan hjá føroyingum at sleppa upp á fjall men tey vísa eisini á at sum nevnt at at tað kann og eigur at vera undir fornuftigum avmarkingum ø so mín spurningur er eitt sindur ætla vit at royna her at fáa eina semju sum tryggjar tað sum nógv tann stærsti partrin av okkum ynskir nemliga at føroyingar ikki nakrantíð missa tann rættin sum eg eisini meti tá ið tey hava longu í dag at ganga í fjøllunum og ætlar mann ati altso hvat liggur í hesum altso hvat er tað fyri avmarkingar og treytir javnaðarflokkurin kann liva við kann mann til dømis nú er tað verður nevnt í dag heitt her við fráboðanar skyldini atog tað haldi eg tað er ikki bara ein spurningur um mann skal fráboða men tað er eisini ein spurningur um altso tað er øgiliga stórur munur ám at skul a fráboða og so at skula hava loyvi altso eg er tað soleiðis at mann kann semjast um atútgangsstøði kann vera har sum eingi trupulleikir har er eingin trupulleiki har sum tað er fornuftigt avmarka og hava fráboðarnarskyldu har hevur mann tað altso tað er ein og hvør sum kann siga sær sjálvum at í einum landi sum hevur nógvar minni svara fyri fólk sum eru dottu niður í fjøllunum er tað ikki bara kløkt at lata útlendingar ganga hvar sum helst nær sum helst og fyrisovit heldur ikki føroyingar sum ikki eru vanir at ganga í fjøllunum men hinvegin so er mítt úngavðsstøði og útgavsstøði hjá tjóðveldi í øllum førum at hesin rætturin hjá føroyingum at ferðast ií náttúrunesi sjálvandi skalskal vera men at mann samstundis ikki kann lata sum um at mann ikki hevur

viðmerkingar tann fyrsti biljistinusen ger sovæl ja eg eri samdur við bjørt samuelsen at orðingin er eitt sindur løgin at mann sigur at mann ynskir at tryggja ein ómissandi rætt við treytum og avmarkingum tað er næstan sum at siga tað at tað skal vera treytaleyst og óavmarkað við treytum og avmarkingum og tí nú síggi at aksel johannesen tekur orðið sum kanska hann fer at greiða eitt sindur nærri frá tí men altso vissi mann ynskir at velja síðu og tryggja tað at allir føroyingar treyta leyst kunnu ganga allastaðni altíð uttan at spyrja nakran eftir samstundis sum hann sigur at treytir og avmarkingar skulu vera so hevur mann allíkavæl ikki valt síðu og tí kann mann kann tað tí spyrji eg alla tíðn á javrnaðarflokkin hví ger mann ikki eitt lógaruppskot som mann sær hvat tað er javnaðarflokkurin í veruleikanu
meina við
ja takkger so væl bjørti samulsen ja takk at døma út frá bæði orðingini uppskotnum og tað sum javnaðarfólk hava sagt her í dag so haldi at javnarflokkurin er nokk so samdur við taimmum flestu av okkum í ati at mann skal tryggja føroyingurum tað kunn ferðast føroyum uttan at gjalda men at mann samstundis í veruleikanum vil fyrihalda seg til at at tað kunnu vera nakrar avmarkingar og eg haldi nokk so intersamt tí at grundin til at eg havi valt at taka orjað aftur tað er simplen fyriat finna útav altso fer hetta uppskotið at føra til vit koma longu frákoyrnarum ella er heitta eitt uppskot sum faktisk ger at mann kann finna eina semju og tað er uttan iva tað sum javnaðarflokkurin ynskir og tað ynskja vit og fór eistin hava billjustinussen og eg at vit hava nakrar ferðir fyri nøkrum árum síðan luttikið á búnaðarstevnum í kjakið millum annað norði í eiði um akkurt hendan spurningin og har haldi eg og tað nógvar stðani og eg haldi vit løgdu ikki fingrarnar ímillum at føroyingar skulu altso at sleppa at ferðast sínum egna landið uttan at betala túsund krónur fyri a fara uppá ein fjallatend altso eg haldi at tað eru vit í øllum førum røran samd um og so er tað tað hvussu finnur mann eina virðiliga loysn í mun til tær avmarkingar sum kanska ne vendvíst mugu vera í øllum
sum fór í í pørtum av føroyum takk fyri ja takk
ak so er tað helgi abransensumf eina viðmerking ger su vælharra formaður ja eg var samdur við bjørt samuelsen nógvum millum annað efta her hon sigur at fráboðanar skylda er iki tað sama sum skal hava sum at skula hava loyvi og tað er akkurát har sum eg haldi nokk so umráðandi at um at gera skipan við at man skal boða frá hvat mann fer onkurstaðn vat er vandamikið at ferðast skal bóndin sim kunna siga ja við onkran nei við onkran annan tí atvistu tað er so má mann eisini hava ábyrgd av at tey koma heim aftur í øllum góðum ep á ein anan máta so hatta har e nakað mann es kal at hugsa væl um og tá ið eg so í mínari røðu segði at hetta kemur at galdað í hundrað ár so er ta ikki eg ætli mær at vera spámaður tað vitja eg bara á tað at verandi lóggávur eru frá nítjan hundrað og sjeyogtretivu tar eru fimmogfýrs ára gamlar um mann hevði bart í fjøruti ár um at fáa tað ígjøgnum so tungt er tað at broyta landbúrnaðarlóggávun í føroyum ogtí er eg bangin fyri at tað sum vit gera nú tað verður
halda teg nógv ár framvegur fyrr
ja takk tú ert so væl við úr saman seinumja takk fyri skorið út pappsu snýr spurningurin seg kanska eitt sindur um kann mann finna eina semju sum inniber tað at at bóndafelagið óvælsfelagið og øll tey sum virka undir undir teimum eru ella allir bøndur í føroyum kann mann siga halda tað vera fínasta ordan at mann fór frá báðar har sum tað er neyðugt og ynskiligt men at mann ikki hevur rætt til sum avvarðandi av jørðini at siga nei tú sleppur men tú sleppur ikki alt eftir lænum hjá viðkomandi og tað haldi eg nokk so viktigt at vit eru samd um at eingin má nokta føðingum upp á slættartyrn men tað kann gott vera nú sigur slættartyrn men upp á einhvønn tínd í føroyum men tað kann gott vera tær dagar á árinum og periodir í árinum hvar mann ikki eigur at ganga í fjøllunum og tað haldu vit øll eiga at respektera og so haldu vit eisini eiga at virða tað at tað er altso lóggaða og siðvenja galdandi sum hevur verið galdandi fleiri ættarliðug sum ikki meira avoldað
enn at hon hevur virkað til í dag takk fyri ja takk næsta røða verður aksel
si johannesen gerso væl tak fyri orsøkin at tóka orðið aftur var tí at bjørt samulsen hevði nakrar spurningar øh fyrst sigur hon terer tað virka sum vit øll eru samd um tað at føroyingar eiga rættin til at ganga í føroysku náttúruni ókeypis tað er tað er ikki so einfalt øll í rætt um tað eg havi tvey fólk hava sagt undir h viðgerðina herpeint at visti vit lóg geva føroyingum tann rættin so er tað at at gera seg inn á ognarrættin og eitt lesarabræv tá ið legði uppskotið fram komu beinanvegin í miðlarnar og ett ógvusligt lesarabræv frá jakob vestergaard eisini um han gjørdist in á ognarættin so tað var so einfalt at øll vórðu samd so hevði politskaskipan langt ki at avgreita heta máliðm men øll eru ikki samd um tað at vit við lóg skulu lata allar føroyingar hela hesin rættindini tað er tí javnaðarfókt lgt upskotið fram tí vit halda at tað er øgiliga prinsipielt at taka ta avgerðina fyrst hava føroyingar tann ómissandi rættin ella hava tann ikki javnarfokunm heldur heilt klárt og eiga vit teir føroyingar at hava htann rættin ásett við lóg og haldi eg heldur ikki ot vit hava bistemt ikki tl ognartøka so vita vit øll at tað er neyðugt a hava nakrar avmarkingar øh so millum annað fær mann ikki hagan tá ið teir hárviðssjóting er ela fjalgongur er og so víðari og tað er neyðugt at verja náttúruna tað ver neyðugt at verja umhvørvið og so framvegis men akkurát tað er ikki tað vit skul taka støðu til hesim málinum javnaðarflokun herbeit ynski tað er at løgtingið tekur støðu til um føroyingar hava tann ómissandi rættin til okkara egnu náttúri ella ikki so einfalt er málið í okkara hugaheimi og vit vóna og endamáli at fáa eina semju vit vóna at løgtingið kann samtykja hetta her helst ui breiðir meirilutin og gera vit tað so evu r komið tað stigið víðari at vit vita at løgtingið heldur at at føroyingar eiga tey rættindini og tey eru ó
takk fyri hava fær mær ja takk
sum vit hugsaðu um var at øll framsøgufólkini hava í øllum førum sagt tað at føroyingar skulu kunna ganga ókeypis og so er tað rætt sum øksli johannesen vísir á at tað er einstøk umboð fyri kanska serliga fólkaflokkin sum hava eina aðra støðu men mann má jú hvussu ansa eftir at mann altso vit hava sum útgangsstøði at føroyingar hava rætt til at ferðast í fjøllunum og fara upp á eitt fjall í dag og vit halda eisini tað kann vera øgiliga skilagott har sum tað er neyðugt at mann boðar frá sigur at nú fari eg og eisini hevur kløgt at fara tann dagin altso orsakað av ymiskum viðurskiftum sum akstiða handilsaði eisini vísti á tí vil bara ávara eitt sindur ímóti at tað ikki knapt er ein meiriluti sum samtykkir at mann ikki hevur hendan rættin tí so haldi eg vita eru í einari verri støðu enn vit eru í

hnei nei altí so sjálvandi vónaði javnaðarfókkum ikki eitt løgtigið samtykkið tað men mist løgtykgið samtykki tað so er tað tí at tað er demokratiskur moruligt løgtingi sum heldur tað at føroyikki kulu hava tann eitt tann tann rættin tað hevð herdu vit hilduð verið øgiliga óheppið javnaprokkuin heldur heilt klárt at ein breiður í morgiligt áttu tykki undir og suskotirnir og at vistu tað vísi seg at at ta morilig løgdi tyngi nakað annað so fer javnarar okkum sjálvandi royna aftur atafta hon var væl tá ið vit vóna at samansettingi í løgtingini eit sindur øðrvísi av hann
her beint nú takkfyrihara formaður ja takk so vvóru ikki fleiri røðarar til fetta málið og tað verður beint í rættarnevndina læsta mál á skrá ta er eisini eitt uppskot til samtyktar um at leggja allar almennar bygningar um frá olju til verandi orksuskipanir og sigur ingilín didrison strøm megnantan javnarflokkin sum er umer uppskotstillari formaðurn skal biðja um framsøgu fólk fyri fólkaflokkin erta beini johannesen og fyri javnðarflokkin eta ingilín didrisson strøm og fyri sambandsflokkin etað helgi abrabsen fyri tjóðveldið er tað bjørt samuelsen fyri miðflokkin eta steffan klein poulsen og framsókn er tað bjarni kárason petersen so fær beinir johannesen orðið ger so væl
hetta er ingilín strøm vegna javnarflokkin sum heur lagt hetta uppskotið samtyktar fram um at leggja allar almennar bygningar um frá olju til verandi orkuskipanir og tað sum mann hoyrir á herbeint tað er tað at mann leggur at landslors skal leggja fyri løgtingið og eina frágreiðing við eina ætlan um hvussu mann ætlar at leggja allar almennir bygningar um varandi orkuloysnir í semna slagi tvey tsund o og hygga at í viðmerkinum so hevur mannnógv tøl her beint sum í eisini er gott at vit kunnu fehalda okkum til nøkur tøl her beint sum millum annað

bygningar har sto hunrað og áttaogfýrs eg veit ikki akkurat hvusu nógvir bygr tað er men her var ein svy

og sambært landsverkini so brúka vit tvær komma níggju milliónir upp á tað tvær komma níggju miliónir litrar av olju um árið og er tað einanstíggju rosent av taimum almennu bygningu sum hava lagt un dil verandi orku so tað siga tað tað er hálvfems prosens brúka olju í og landsverk hevur so eisini sagt tað at at mann metir um at ein umlegging til varðheimdi orkuskipanir fyri allar almenni bygningar kemur tú at kosta fýraogfýrs miljiónir í alt og so eftir umleggingna so sparar landið nokk so nógv í rakstri sjálvandi eg haldi tað er gott at mann varpar ljós á at tað at sjálvandi at vit mugu royna at hyggja eftir hvussu kunnu vit spara til dømis oljuútreiðslur og tað er kanska serliga relevant nú tá iðvit dømis hyggja eftir um vit lømis hyggja eftir prísunum sum er í dag á oljumarknaðinum so er han øgiliga høgur og vit hava vit sum sita her í løgtinginum havog uppliva tað at vit havhavt fleiri eykajáttanir her í ár sum hava millum annað víst tað at at að vera stórur tørvur á at fáa eykajáttanir til netupp oljuhækkingar og tað kostar landinum og eisini skattagjalvar og nógv at skulu at hita allar almennu bygningar upp og tískil er tað eitt eitt gott hugskot at fara at hugsa um athvørt fær at svara pá eilina og so er spurningurin sjálvandi hvussu og grøna orkuskipanin tað er so eitt men til dømis set taka til dømis eina grøna orksskipan sumjarðhitir er til dømis so vís tað seg at tað er oftan so sær at serliga kanska í eldrahúsum og tað er nógv av bygningum sum landiðoyir eru rættiliga gamlir so kosta tær er tað kanska tað dýrari at leggja um til grøna orku tí at tað eru rættiliga stórar ella umfatandi broytingar skulu gerast í bygninginum fyri atfáa tað optomalað burturúr orkuloysnini og týskil er eisini kanska gott at vita um tað er so sær ater tað bara ella um tað loysir seg atleggja undir grøna ella í mun til kostnaðin og kund mu eisini hugt eftir øðrumloysni tilløs til at bjálva betri í dag so hava eg faktiskt eina kontu á á fíggjarlógini tað er ein konta sumlandsverk hevur sum er ein royndsum eitur royndarverkætlan við orksparing hon er so av trimum miliónum um árið og har ger landsverk so tað at tey brúka teir pengarnar til at royna at fáa ja til at spara orku í javnanu bygningum til dømis millum annað og so kan eg hugsi at tá iðviðgerðin verður einaferð í hella málið kemur so ú rættarnevndina har siti g so sjálvur ikki í men tá ið málið kemur harpát at mann eisini spyrj as hvussu verður hendan her játtanin brúkt dag sum mann hevur og verður hon brúkt upp á at leggja undir grøna orku ela er tað bygningar sum kanska har mann kanska sigur tað at íløgan er ísattur at tey kanska loysis betri a gera okkurt annað fyri at sparp orkunýtsluna so tað er hvortfant nakað sum eg hal er relevant at spyrja um tá ið hetta málið fer í rættarnevndina me annars so haldi eg at sjálvur tankin aftan fyri hetta her er góður tað at vit skulu royna at spara olju og at vit royna at sama spara skattgjallar um pengar men so e spurningurin hvat eg í bestu mátinum er tað at vist man leggur undil grøna orkuskipanir er tað kanska tað skynsama hugsar um íløgurnar í tí verða tær ísi kostnaðarmik ímut til tá ið bygningur mann hevur ella kanska er tað í summu førum tá eg hjálpir betur upp á at bjálva væl at sama g um at spara nógva olju upp á tað so tað er vørtfalt nakað eg haldi at nevndin skal taka upp tá iðhetta uppskotið verður til viðgerðar og tað fer so í rættarnevndina oh sum sagt sviusjvíar men fólkaflokkurin skal gera tær eina góða viðgerð
írættanevn takk fyri harra formaðurja takk næstur at røða
takk fyri ja hetta er eitti eitt uppskot frá okkum í javnaðarflokkinum um at eitt uppskot til samtyktar um at leggja allar almennar bygningar um frá olju til varandi orku og samtyktum hon hon ljóðaðir soleiðis at vit vilja gjarna hava landsstýri at fyrireika o løggjarferð í løgtingið eina frágreiðing við eini ætlan um at leggja allar almennar bygningar um til varandi orku í seinasta lagi í í tjúgu áttaogtjúgu almenni føroyar eioya í løtuni hundrað og áttaogfýrs bygningar sumsambært landsverki brúka tvær milliónir níggju hundrað og fimmogtjúgu túsund litrar av olju um árið tað er ein øgilig rúgva av olju og tað er bara tíggju prosent av teimum almennu bygningunum sum vit hava sum eru lagdir um til varandi orkukeldur tað er ordiliga gott at tað eru alsamt fleiri privat húsarhald sum leggja um til varandi orku men fyri okkum so hevur tað týdning at landið gongur á odda og tað er ikki støðan í løtuni tá tað kemur til almennar bygningar og tí vilja vit hava at landsstýrið ger eina greiða ætlan har sum víst verður á hvussu tann teir almennu bygningarnir kunnu verða lagdir um til varandi orkuloysnir áðrenn tjúgu við verandi oljuprísum so kostar tað millum tretivu og fimmogtretivu milliónir krónir um árið at hita hesar almennu bygningarnar upp landsverk metir at umleggingin til varandi ársloysnir hon fer at kosta fýraogfýrs milliónir krónur í alt eftir umleggingina so sparir landið eisini eina rúgvu í rakstri og so statt er talan um eina góða íløgu og tað er altso bæði fyri umhvørvi tá ið tað snýr seg um okkara útlát dálking og fyri landskassan tí eftir lutfalsliga stutta tíð so er hendan íløgan vunnin inn aftur í veðurlagspolitikkinum sum varð sum júst varð samtyktur har stendur at útlátið skal minka eisini so hevur sev sett sær fyri at vit í tjúgutretivu skulu verða hundrað prosent grøn á landi og tað er átrokandi at varandi orkuloysnir í almennum bygningum eisini eru ein partur av teimum málsetningunum og tí er tað neyðugt við einari greiðari ætlan fyri hvussu mann skal gera hetta vissu hetta skal vera veruleiki vit eru bæði í einari veðurlags og í einari orkukreppu og tí eiga vit skjótast gjørligt at umleggja alt samfelagið frá olju til varandi orkuloysnir at leggja um til varandi orku tað er bæði við til at minka um okkara útlát og til at spara í rakstrinum tí heita vit á landsstýrið um at taka umleggingina av almennum bygningum í álvara og leggja fram eina greiða ætlan fyri løgtingið sum tryggjar at allir almennir bygningar eru ella brúka varandi orku í seinasta lagi í tvey túsund og áttaogtjúgu oljan hon er dýr tað eru vit øgiliga nógv sum merkja í løtuni og oljan dálkar tað eru vit kring heimin eisini øgiliga nógv sum merkja og tí er tað neyðugt at vit at vit gera okkum greiðar ætlanir fyri hvussu vit skulu leggja um og eg veit ikki um eg eg veit ikki hví akkurát teir almennu bygningarnir hjá landinum ikki eru tiknir við í tær ætlanir sum hann hevur gjørt tað er eg vetki um hann hevur hevur gloymt tað í í teimumætlanunum sum mann hevur lagt sær fyri at at minka um um útlátið ella hvat tað er men í øllum førum so eru her ein ja hundrað og áttaogfýrs bygningar sum ikki eru lagdir um og tað er jú altso vit sum politikarar eisini frá landsstýrisins síðu so vil mann eggja fólki til sjálvi at fara undir at leggja um allur orkupolitikkurin dúgar upp á at fólk fara at leggja um og brúka meira streym heldur enn olju og tá gevur tað onga meining at vit ikki eisini sum land sum var av øllum hesum bygningunum taka okkum av at gera okkara

her eru í tí orkuog veðurlagsætlanini ella politikkinum sum mann samtykti íí fjør ella í vár har vóru har eru nógv átøk sum sum skulu eggja teimum ella har eru fleiri átøk sum skulu eggja teimum einstøku húsarhaldunum til at leggja um men eg síggi einki sum hevur við teir almennu bygningarnar at gera har er nakað við almennari ferðslu eisini men eg dugi ikki at síggja at hesir bygningarnir sum verða hitaðir við olju í øgiliga stóran mun í dag eru tiknir við í hesa ætlanina

havi ofta á í mínum røðum í gjøgnum hesi her íðsíðstu árini síðan bleiv vald ild snakkað nógv um veðurlagsbroytingar og mann verður kanska nokk troykkja av at hoyra tað alla tíð men tað er jú tann veruleikin sum vit standa í atverulagsbroytingarnar ikki longur eru nakað sum hendir í framtíðini tað er nakað sum hendi beint nú og sum vit vissu fara henda nógv ár í framtíðini og tað eru nógv fólk sum longu merkja avleiðingarnar av tí ikki bara visu vit hugsa um tær ógvusligu flóðaldurnar sum til dømis herja í pakisktan og nokk so langt vekk men eisini nær hjá okkum sjálvum her í dag so kunnu vit til dømis lesa um um at sjógvurin fløgir um allan heim og hvat tað fer at merkja fyri ítøkiliga vit hava eisini havt øgiliga ruskut veður í summar eg veit ikki eg eri ikki nakað serfrøðinkar eg kann ikki siga heilt greitt hví hví tað hevur verið so men mann kann ímynda sær at veðurlagið broytist tað síggja vit allastaðini vi vit síggja tað í onglandi vit síggja tað í týsklandi í fjør har sum mann hevði ógvusligar flóðaldur eisini ella flóðaldur tað vilsiga ógvusligt

øtað er eisini soleiðisnar at visu vit hyggja eftir tí veðurlagspolitikkinum sum mann hevur samtykt frá landsstýrinum og samgonguni her í í løgtinginum visti mann vil røkka tí málinum sum er ásett í tí vegðurlagspolitikkinum so skal eingin oljuføring brenna so skal eingin bensin ella disabilur ella hybridbilur koyra á teimum føroysku vegunum um eini átta ár og visti mann virkuliga vil tað sum mann hevur samtykt so nyttar tað ikki at gloyma hesar her hundrað og áttaogfýrs bygningarnar til dømis og tað ber heldur ikki til at fara í gongd um fimm ár tí at tá verður rokningin øgiliga nógv størri og tá er hendan sparingin í rakstri sum vit síggja í landskassanum til at keypa alla hesa oljuna inn heldur ikki kanska tann sama tá hava vit betalt hesa oljurokningina í fleiri ár tað er eisini ein prísur sum eru hækkandi so í allar mátar burdi hetta verið eitt eitt uppskot sum eg hugsi at at vit øll í løgtinginum kundu staðið saman um at heita landsstýrið um at fingið hugt uppá og gjørt eina greið ætlan fyri hvussu vit fáa
laksar bygningarnar um til varandi orku takk fyri ja takk so eru ta viðmerkingar tað fyrsta tigi bjarni nei djóni nolsø joensen ger
gersvóhett e eit gott uppskot til samtyktar um at leggja um til varandi orkuloysnir tí tá ið talan er um broytingar so eigur tað almenna og tað kommunala ella geiurin at líkasum vera tey sum ganga á odda og eisini í hesum førinum tá ið tað kemur til at leggja um og og broyta tað sum til varandi orkuloysnir eitt sumað tað dugi eg at síggja fyri mær í framtíðini fer at vera tað má vera krav eisini í lóg at mann tá ið man byggir nýtt til dømis innan fyr i almenna keypir nýggjar bilar innanfyrð ti almenna at tá tá er grønt at mann keypir altso at tað r elbilar ella líknandi at man at tað er tað sum eigur landi og kommunakommunur eiga at leggja seg eftir tað er tann vegin mann eigur at fara og so og so sum sum hetta uppskotið eisinileggur uppsil sum ingilins trømi eisini inn í síni røðu at at teir bygningarnir sum eru nú at teir spakuliga verða verða lagdir um og og og tað skal gerast ein greið ætlan eisini og ífígging skal

kger so væl ingilin didisenstrøm ja takk fyri ja tað tað eru summi ting sum mannkann gera rættiliga lættiliga og rættiliga skjótt og har er tað sum ella tað sum snýr seg um tann almenna innkeypspolitikkin eitt sum mann kundi orðna ja altso í gjár heldur enn í morgin øhog tað vil eg eisini heita á landsstýrið at mann fer at gera tí tað er eingin grund til at vit landspolitiskt ikki áseta reglur fyri at vit sjálvandi skulu ganga á odda tá ið tað snýr seg um ikki at keypa dálkandi vørur sum vit kunnu umganga í dag tí tað gevur ongan meining at vit heita á allar okkara borgarar um at taka ábyrgdina av veðurlagsbroytingunum á seg meðan vit sum land ikki ganga fremst tað er ikki
í lagi takk fyri ja takk
so ta bjarni kárason petersen sum fer e viðmerking ger su væltakk fyri hara formaður og hugsaði um hetta her viðfyrst og fremst eitt eitt eitt sum ú ganst eitt gott uppskot frá ingilín ditikesen strøm men eg hugsi um hetta her við tá tað verður skrivað í viðmerkingum at við verandi oljuprísinum oljuprísin sum kostar tað áleið tretivu fimmogtretuv miliónur krónur e raksi hvørt ár og við eina íløgu upp á fýraogfýrs milliónir sum mann so ella so spart tað mesta av tí partinum burtur tá vað siga við at gera hesa her íløguna upp á fýraogfýrs milliónir so kent tað inn aft upp á tvey ár tvey eitt hálvt ár tað virkar ófatiliga gott faktiskt fór gott til a verða satt tí at visti tað er tilfeldi so skilji eg ikki hví mann ikki hevur gjørt hetta her áðrenn tí eg hugsaðit kanska vita eitt sindur um hvat hvat hesi tølini byggja uppá hvart koma tey frá og líkasum er eru til dømis prísin á olju í tað bara fyri ár tá ið prísirin søguliga høgur líkasum hvat liggur aftan fyri tølini tað kundi verið áhugavert at at vita tí at vistu tað er tilfeldi
so so ein mann fór í gongd beinanvegin
ja takk ger so væl ingilín didisen strøm takk fyri og ja hesi hesi tølini tað eru tað eru útroknað eftir teimum oljuprísunum sum vóru fyri einum mána síðan ella ssum sum sumtá ið hetta uppskotið er blivið lagt fram so tað er jú broytt enn meira síðan tað tí tað er ein løta síðan at uppskotið varð varð lagt fram síðst og síðani tá er oljuprísurin hækkaður so tað vil siga at sparingin kanska í dag er enn størri enn hon hevði verið visu vit hyggja eftir visu vit hyggja eftir hvussu nógvar litrar av olju landið brúkar so er tað ein meting sum ella ein ein útrokning sum vit hava fingið frá frálandsverk tá ið vit vóru og hava spurt um akkurát hesi tingini hvussu nógvar bygningar eigur tað almenna hvussu nógvir av teimum eru riknir við varandi orkuskipanum og hvussu nógva olju brúka vit um árið upp á at hita hesar bygningarnar upp so tað skuldi verið tøl sum eru greið og rættiliga líka til og kanska er tað at mann ikki hevur tikið fatur í hetta her og tí tað virka fær gott tl at verða satt er nevmliga tí at tað tað vísir kanska at fokusið á akkurá hetta øki á veðurlagsøki á at minka okkara útlát er ikki so ræðuliga stór
takk fyri ja takk so er næsti røðari helg
abraseneæharra formaður ja hetta her uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum ella ingilin diringssens strøm vegna javnaðarflokkin var tað nokk um at hundrað og níggjuoghálvfjerðs bygningar sum landið og eigur skuldu leggja um til varandi orkuloysnir ella hitaskipanir tað næstu tey næstu seks árini nú segði ingilin didesen strøm at tað var hundrað og áttaogfýrs og uppskot sendrarhundrað og níggjuoghálvfjerðs mer líkamikið tað blíiv eini tretivu bygningar um árið so tað er rættiliga krevjandi íløga rokni eg við at gera altíðið einum men tað er einin ivi um at henda veg vit skulu ahvit vit skulu sjálvandi koma burtur frá oljuni so nógv sum møguligt nú bleiv brúkti hon nokk sonógvar argumentir við veðurlagsbroytingum onkur trýr upp á tað onkur trýr ikkiupp á tað men men líkamiki klat mann trýr etla ikki trý so er tað so er tað nógv argument fyri at at vit skulu burtur frá tí øhtí at bara taka oljuprísin nú segði ingilin strømm at hann lækkaður síða at uppskot bleiv fram neir hækkaður eg haldi hann lækkaðuur síðani hetta bei lagt fram men men líkamikið hann hann er hvussu e høgur og tað er nógvar grundir til at tað er nógvar góðar grundir til at at vit skulu fara burtur frá at brúka olju eisini tí at vit blíva av hangu av øðrum vit síggja hvørja hvar kreppueuropa hevur orkukreppu í løtuni tí at rusland steingir oinkranau so tað er tað er eingin ivi um at at at vit skulu mest møguligt framleið okra egnu orku og brúka hana ein spurningur sum sum altíð blívur verið partur av sovorðnum uppskoti ella sa viðgerð tað er bjálving nógvir gamlir bygningar sum sumhetta vent sær til teir eru ikki so væl isoleraðir og tað er tað er ein avbjóðing atu tað nyttast so øeiliga lítið at at fáa til dømis jarðhita ella hitapumpur tlil gamman velur í ein bygning sum er púra óisoleraður tí at tí at tað er hinum endan mann skal byrja tí at tú fært ikki heita við við teimum loysnunum og tí haldi vit øgiliga umráðandi at at tað er ein ein ein ein ein partur av av viðgerðini og eisini tí at eisini tí at tað vísti at at bjálving er tað sum gevur mest fyri pengarnar altso í samband við íløgur eitt sum vit hoyrdu nú e um dagarnar var tað atella tað var í dag at ati mann tosað nógv um um hesar vindmyllulundirnar komnar upp at sev klárariki kekk ímóti allar orkuni millum annað javnaðarflokkurin kritisera nógv tað men nú vísti tað seg at fjarhitafelagið fer at kunna at brúka hatta orkuna og og tá í so nógvir hús í havn verðu knýtt til fjarhitaskipanina sum so fær meira av grønari orku jamen so hava vit loyst ein part av einum stórum trupulleika up á tann mátan so so tað er eisini eitt gott dømi um at at hetta var rætt at vit septu sær vindmyllulundirnar upp sjálvt um hesir flokkarnir á tingi vóru rættiliga skeptiskir øh løgmaður segði á ólavsøku attinganes skal alt leggja um til varandi orku ella ella hitast upp í sjógvi so tað er ein ein ítøkilig ætlan sum landsstýrið hevur nú veit ikki hvussu rekisfylgjan veri mener eitt sindur av missnakka um at at at uppskotstillarin hevur verið í samband við landsverk og fingið at vita ta at mann arbeitt við hesin her so skundi mann se legja ituppskot fyri tingi fyri at vera fyrr i tað er sindur av signalpolitikki í tí sjálvandi eisini men men líkamikið hvør reykiskildi hann er altso tað tað sum er umráðandi er at at vit vit fáa vit fáa sett ferð á att her og og hetta málið verður so viðgjørt í í í rættarnevndini har fara vit sjálvandi
atfjóða teg tí bestu viðkenna takk fyri ja takk solíkat
viðmerkingar yhervur polstóttir ger so væl takk fyri ja tað eru nógvar góðar orsøkir til at vit skulu leggja um til varandi orkuskipanir og at minka okara nýtslu av olju millum annað fyri at blíva altso sjálvveitandi tá tað kemur til til okkara orku nýtslu men eisini fyri at minka um okkara útláti tí vit hava eina veðurlagskreppu eina mannaskaptaveðurlagskreppu eg ætliði at spyrja helga abramsen nú segði hann at summi trúgva páta og onnur trúgva ikki upp á tað hetta við veðurlagsbroytingum trýr helgi abradssen uppá

gersæl helgijapolbsenharra formaður tað e intressamt tað ynskist at at hervepossa spyr um hattahar tí at hon eg sjálvstaðir í tinginum ppástaði at eg ikki trúgvi upp á tað og og tað var nokk út frá tí sama sum eg segði tá at líkamikið hví mann ger tað so er tað rætt at gera tað eg trúgvi at veðurlagsbroytingar eru partvíst mannakaftr og partvíst natúrligar tað eri ein planding av teimum tað er tað sum eg persóniga trúgvi men eg kann eg vil illa prógva tað men men tað er so mín hálvningurlætt har eg haldi undir øllum umstøðum tað er rætt at fara burtur frá at brúka olju til at brúka brúka varandi orku tí at tað er i ræðuliga nógv góð argument fyri tí eisini
onnur enn veðurlagsbroytingar takk fyri
ja takk sorda ingilin didisenstrøm gersuvæl takk fyri ø ja altso grundini til ati vit hava lagt hetta uppskotið fram tað er ikki fyri at yvirhála nakran tí at her eru hundrað og áttaogfýrs bygningar tað er meira enn bara bygningarnar úti í tinganesi og so sum eg havi skilt so vissi mann skal leggja allar hesar bygningarnar um so er tað ikki játtan til tað innanfyri teir karmarnar sum eru nú tí má verða ma noyddir til at seta av vit vilja hava hetta gjørt áðrenn eitt ávíst áramál og vit skulu kseta akkurát hesar pengarnar av til tað gera eina ætlan og fáa tað framt í verkið tað er tað sum eg ella sum vitok kundu hugsa okkum øhog tí hava vit lagt hetta fram so at tað ikki kemur soleiðis spakuliga tí vit halda at tað tað hevur tað hevur týdning at vit hava eina greiða ætlan fyri nær tað hendir soleiðisnar at aðrar aðrar átrokandi íløgur kanska hjá landsverk koma trokandi framum tí at tað er av týdningi at vit fáa lagt hesar bygningarnar um og gera
mangreiði ætlan
jatakk ger sovælhelgjababsen harra formaður ja eg ivisti í at at uppskotsstillararnir meina nakað øgiliga gott við hesum her tað er setiki sar eg eri og nú nevndi ingilens streym aftur g hundrað og áttaogfýrs bygdingar og uppskot stendar hundraðog níggjuoghálvfjerðs eg veitiki hví hasi tølini hvókey men tað er líkamikið hetta blívur einir tretivu bygningar um árið ha og og tað krevur eina stóra játtan og og ikki ur tað r ikki bara fíggjardagspurningin og eisini spurningur um at fáa nokk har fólki at gera tað tí viðtí aftur tað eru tað eru tað sum er tann stóri trupulleikin í dag altso tað eru øgiliga nógv fólk standa í kø at fáa jarðhol og annað so so hær eru nokkrir fløskuhálsar sum kunnu eisini verða trupulleikin og tá eg nevni het her sum løgmaður segði ólavsøku um at tinganes skal upphitjast við við við sjóhita so so halda ikki at hann segði tað mon ikki mátti gera nakað annað ann nevndi att tað sum eitt dømi su han ætlar at gera og og og og sjálvandi eru tað aðrir bygningar sum sum mann sum mann heldur eisini gera seg ger man tað tí at tað er einki ivast í tað e ein góð íløga og og og og í longdini gevur tað stó

kann mann siga ein beinleiðis orðing burtur úr samgonguskjalinum hjá undanfarna samgongu og verður nokk at síggja aftur vónandi vis vit nakrantíð koma samgongu saman aftur øhmen e ella sjálvandi eg rokni ikkivið at hetta landsstýrið líka sum læra at loysa alla avbjóðingiaikki og so slettikk tí ferðina landsstýrið her ur men er soleiðis at tær fíggjarlógirnar sum hava verið nú bæði nú ið ið vit hava sita í andstøðu og eisini tá ið vit sótu samgongu so eg var akkurát hettar at fáa sett pengar av til hetta sum javnaðarflokkurin skjýtur upp at mann bjálvar allar almennar bygningar og fær tæ til at verða lagdar um til grøna orku at man heggur allar almennar bygningar um til grøna orku tað hevur verið eitt ynski frá okkara síðu ja í øgiliga nógv ár og eg hai faktiskt havt noktiskt ofta stríð við fíggjarnevndarlimirnar um at fáa sett nokk av pengum av men mítt uppskot hevur øll árini verið at mann mann mann tók grívliga til og segði at mann brúktií øllum førðum einum pulju uppá tretivu milliónir krónur tað hevur so ongantíð enn lukkast at fingið umboðini í fíggjarnevndini ativilja sett upp á eina so stóra men í seinastu fíggjarlóg tá kom so ein orðing sum varð nakað soleiðis ati at skot veður upp at seta eina stóra upphædd av til umlegging av grønnari orku av landið og og so skrivaði mann nakað um at so hvørt sum framleiðslan áv grønari orku veksur so var tað umráðandi at mann økir um dir spor tvey sum er merkir altso tey skuldu taka ímóti grønari orku og so at allir almennir bygningar eiga at verða lagdir um til grønar orkuskipanir og harumframt eigur a vin at fara í gongd við at bjálva almennar bygningar og tað sum hevur verið víst á aftur og aftur øll hesi árini tað er at hendan íløgan loysir seg hetta er ein góð íløga at

ja eg má eg má ærliga viðganga at eg harmist øgiliga nógv um at mann ikki kom longri undir undanfarnu samgongu tað størsta stigið eg minnist í mínari tíð politikki tað er faktist aftur í tvey túsund og níggju tá iðmagnassafoss sat í fíggjarnevndini og tá fekk mann fyri fyrstu ferð sett mann hevði altíð eina kontu til viðlíkahaldabygningum tá fekk mann oyramerkt ella markað sum tað eitur á føroyskum eina kontu til bjálvingaalmenn bygningum og tað er hetta við at bjálva egi tann kann mann siga tann mest snærleggjandi orkukeldan altso orkusparing er eitt sum eg haldi vit hava lagt forlítlan denta á í føroyum vit hava koyrt øgiliga nógv upp á at vit skulu umleggja grønna orku tað skulu vit men eg kann taka úr míni egnu verð tað er altíð lættast vit hava havt jarðhita í nøkur ár men í veruleikanum fingu vit ikki ordiliga gleði av jarðhitanum fyrr enn vit bjálvaðu okkara lutfalssliga gomlu hús tey eru upprunaliga bygd í í hálvtrýssunum og tá ið vit so høvdu bjálvað tá kom fult útslag fyri íløguna í jarðhita tí at tá ja aso hitapumpur eru ikki altíð vælegnaðir í gomlum húsum til dømis við súsini eg fór illa á bjálvaði so brúka tey simplten for nógvan streym for nógva orku til at at hita húsini og og so má mann ja koyra eyka skipanir inn g altu møti visti mann vist tað sukal megna vist er ein rímiliga stórhús so eg haldi at ta her við orkusparingini og tað er tað fagtiskt øgiliga nógv sum hava sagt við politiska skipanin á øll hesu árini at tit leggja for lítlan dent orkusparing og vit vístu á tað tá viti í sínari tíð gjørdu hetta her hesa her ætlanina við seks høvuðsátøkum sum flokkarnir samst um har var jú tað eina at mann skuldi hava hesa her almennu upplýsingina um nemliga eisini orkusparing altso bæði um orkuumleggingu menn eisini

gera eg haldi mnn kalla tað elsku leistin altso at mann visti almenna ikki var ført fyri at seta nokk av pengum av til hetta her við at bjálva so kundi mann fara í samstarv við privat hvar mann so segði ati ja vit bjálva allar almennar bygningar menn so so so deili mann altso tann sparingin sum er deilimann so ímillum tað almenna og tað privata tað er bara loysn nummar tvey visti mann skal hugsa kløkt fyri tað almenna tí tað klóka fyri tað almenna erki sjálvandi at gera sa bjálvingina sjálvi og og so taka alla sparingina inn tí tað er tann besti mátin umsita skattaborgaranro pengar uppá men eg vil kortini halda fast í at vistu ikki man lukkast og hetaer eitt gott uppskot frá javnaðarflokkinum men enn hevur tað so ikki lukkað sólaðist setta í staði umaftur og umaftur umaftur í øllum møguligum ja sum nevnt eisini í samgonguskjalinum hjá undanfarnu samgongu g vistupa akkin megnar at fáa sett sær pengarnr av tað blívur eitt sindur av paralellur til hatta uppskotið í gjár um viðlíkahald av almenna vegarkervinum sum er p á ein máta eitt sindur sama søga atsman politikarar elska at reisa bygningar og og og gera tunellur og og slíkt sum sum stendur eftir teir sum ein vari meðan tað sum eitur við líkahald og bjálving og sovorð ta er eitt sindur eg veit ikki vikkihvussu ósekxi altso tað er ikki nakað sum politikarir fari til val uppá men her liggja altso heilt kolusalt nógvir pengar vit kunnu spara og eghadi at javnaðarflokkuin hevur eisini gjørt eittgott arbeiði við at fáa lýst hvussu nógvir almenir bygningar eru og hvat teir kosta og tíð er so teir sum eru undir landsverki visumann so tekur allar kommunala geirarn afturat so er mann jú allir skúlar í føroyum alta so hatta er atta ernorm potensialu visti mann fer inn á eina fornuftiga gongd og taðr tað sum eg kanska sakni ordiliga nógv hjá skiftandi avvarandi landsstýrisfólkum í orkumálum tað er at tey hava nakrar visjonera greiðar ætlanir í í í stigum sum simpltan sigur tey næstu fimm árini gera vit hetta tey næstu tíggju árini gera vit hatta tey næstu tjúgu árini tá skulu vit vera komin hartil tað hevur manglað og tí er mann heldr ikki ordiliga komin ígongd við hetta og tað er jú eg havi ikki lovað at brúka orð sum i ideoti men tað er tað er rímiliga tolligt ja tað má eg sikkurt helgi siga orsaka harra formaður men tað er ikki kløkt at mann ikki um altso at mann ikki umsitir skattarborgaransm pengar so ersum mann veit er rættast og tað er við at bjálva almennar bygningar
við formasins loyvi fari at endurgeva tveir tver reglur ðnei tað havi eg ongantíð brúkt um ta samgonguna her stendur allir almenni nýbúgvingar skulu hitast við grønari orku og ætlan fyri orkusparing ná nú misti tað vekk og ætlan fyri orkusparing og umlegging gerast fyri eldri bygningar vinnumenning og útbúgvingar inn a grøna tøkni og orku skuldu stimbrast altso hatta var ein partur at tað stóð nógv meira um grøna orku men hattavar ein partur av tí tað al sigar at mann mann mann samtykti tá at hetta skal gerast og so haldi eg at vtað er eingin ivinu um tjóðveldi feri at taka undir ið hesum uppskotinum og vit fara eisini at taka undir við ativitka henda samgongan ella ei komandi samgonga kemur viðuppskoti um at hækka játtanina til hetta arbeiðið tí tað skal gerast og so er tað aftur hetta her við fíggjarlógini altso tá iðmann ger fíggjarlós so hugsar mann øgiliga nógv her og nú og tað skal vera yvirskot og tað skal hanga saman og sovíðari so víðari og tað er sjávandi ein stóra avbjóðing teiman sum nú hevur ikki ordilig tamarhald á útreiðsluvøkstrinum so er tað sjálvandi ein truplari at finna pengar til slíkt sum hetta men eg haldi at mann átti eisini í fíggjarlógini at havt nakrar útrokningar sum vísti altso tá ið mann ger íløgur í nakað hvussu skjótt visti ta eru íløgur sum also í teimum førum har tær íløgur sum spara seg inn aftur at mann so hevði tey roknistykkini við ha at sa man vísti á ja vit hækka útreiðslurnar nú við latið okkum siga vit brúka fjøruti miljólnur petta í ár eitt dømi ella tey komandi árini men so hava vit við kvalifiseraðum útrokning kunnu vit so siga at hesir pengarnir eru aso spardir inn aftur um tað kann vera fimm átta tíggju tólv ár og tað eru ein øgiliga stórur munur á pengum sum fara út og ikki koma inn aftur og so pengum sum faktiskt koma inn aftur so eg haldi at hetta er samanumtikið bara eitt eitt ordiliga gott uppskot tað er heilt í tráð við tað sum tjóðveldið hevur arbeitt fyri nú í ja øgiliga lang nógv ár og vit hopa at hetta uppskotið fer at gera tað við lættari at fáa fleiri pengar til hetta á fíggjarlógini eg akselve johannesen situr her sjálvur í formaðuri í javnaðarflokkin situ jú í fíggjarnevndini hjá tjóðveldi er tað polla reynatúgvu og tað eru tvey umboð fyri hesar bflokkarnar í øllum førum sum sum eisini eru ve víst um ta grønu kósina men tað er so umráðandi haldi eg ati og ruttvang sjálvandi ruttvang eisini tað er umráðandi at hesi umboðini tryggja at tað verður raðfest í komandi fíggjar nú kemur fíggjarlógini um ein fjúrtan dagar at mann raðfestir hetta við at bjálva almennar bygningar og fáa tæir lagdar um til grøna orku grøna orkuskipan so skal g bara brúka hálvt minutti harra formaður til at nevna at vit í formansskapinum hava eisini havt hetta málið upp at venda fleiri v okkum eru ógvuliga áhugaður í at hettahúsið her verður umlagt til grøna orku fyri nøkrum árum fáum árum síðani tá skifti mann ein oljutanga her man nú ikkisktil nýggja oljuskipan millum oljutanga í í tað haldi eg bara í undanfarna undanfarna skeiði men vit hava nú í hesum formasskapinum tikið hettar upp at vit ynskja at fáa tað lýst hvussu hesin bygningurin kann leggjast um til at blíva rikin hundraðprosent grønai orku so vónandi fara vit at síggja tað í framtíðini takk fyrija
takk sovorðið við myrkar tað hevur býsølið gjørt væl takk fyri eg haldi eisini eitt rætt øgiliga gott uppskot bæði tá vit hugsa um okkara málið minkum útlátið tá vit hugsa um at at gera íløgu sum vit koma at spara inn aftur so er tað øgiliga gott og eg hugsi eisini at at tað er kanska eitt sindur órættvíst at vit her inni vit vilja hava at vanligu borgarin og vinnulívið skulu minka um sítt útlát hugsa grønt og skulu leggja um til varandi orkuloysnir síðari og allíkavast so hava vit so nógvar bygningar sum enn koyra upp á tað sama sum altíð so egentliga burdu landið jú gingið á odda tá vit vilja seta krøv ella hvussu er leggja eina áheitan á okkara vinnulívi og borgaran at tey skulu leggja um og brúka pengar
kor bbara tað at vit so ikki gera tað eisini
hatta er eitt ótrúliga gott po eng og hatta er nakað sum eg haldi at øll landsstýrið síðan vit høvdu at her stóra arbeiði tá í í tvey túsund og níggju tá burdi tað veri ein sjálvfylgja at tað landsstýrið sum sað tó tan næsta og taðn næsta aftana tað setti setti at hetta arbeiði í gongd altso at manni og og sum eg nevndi áðni havdi eina greiða ætlan um altso eitt áramál fá tað gjørt inn á fyrð nú tosaði eg nokk nógv um bjálving hetta her uppskotið snýr seg so ikki um bjálving men sigur at uppskotin samtyktar um at leggja allar almennar bygningar frá olju til varandi orkuskipanir og tað er sjálvandi ein sera viktigur partur men har skal so mítt íkast vera tað er umráðandi at mann tekur bjálvingina við tí hon er eisini sera týdningarmikil tað er eingin orsøk til at heldur ikki tá mann brúkar kann mann siga dýr bara elektriska orku fyri reka hita pumpurnar tá er t eingin orsøk til at mann framleiðir meira orku til bygningar enn neyðugt

ja takk so er ta ingilin didisenstrøm ger svæl takk fyri nei tað er púra rætt at tá ið tað handlar um at brúka orku so er tað heldur ikki meiningin at mann so leggur um frá oljuna men at mann so til dømis skal hava vindmyllur ella sólsellur ella aðra varandi orku á hvørjum einasta pletti í føroyum og tí verða tað eisini noydd til at at spara orku sum sum sum bjørt samelsen eisini vísir á og eg haldi at tað e ordiliga gott at mann eisini hevur givið sær fara um at tað er ein partur av hesi ætlanini undir seinastu samgongu vildi so ynskt at mann slapp at føra tað meira út í lívi og tá sleppur mann kanska eisini eina ferð vónandi øh vistu vit hyggja eftir hesum við hvat tað skuldi kosta tá tað kemur til til at seta av á fíggjarlógini og sovorð so kundi mann jú visti vit siga her sum tað stendur at tað skal vera gjørt í allarseinasta lagi í áttaogtjúgutjúgu átaogtjúgu so kundi mann sett umleið fimtan milliónir av um árið og so varð tað egentiliga avgreitt øog tá ið vit hugsa um ta sparingina sum sum kann koma inn av hesum

ja kk ja ger so væl bjert samelsen ja takk fyri tað eri eg púra samd við ingilín didressen strøm í tað er væl hugsað og og fimtan milliónir krónur hevði verið ein fín upphædd til til hetta og vit vita at tað eru nakrar kommunur sum sum hava roynt við fleiri varandi hitaskipan til ymiskar onkur til tað eldra eldra ellisheim og onkur til onkra skúla ein barnagarður og sovíðari og tað er jú heilt fantastiskt at mann tá ið tær kommunurnar sum eru í visjonerar áí hesum økinum at tær seta gongd á hesi tingini tað gongur for seint í føroyum og eg haldi at ein orsøk er at mann ikki fyri nógvir ársíðanar hevur útnevnt at tað eina ráðið hjá okkum er eitt orkumálaráð ella eitt orkuumhvørvismálaráð sum burturav brúka sína orku og tíð upp á tað eg haldi t tað er fór ambitiónar eru forlágar at vit sóta nú tá ið tan nýggji veðurlagspolitikkurin kom hjá samgonguni so hevði mann til dømis ikki eingongu skipaflotan við sum er helt in a okkara útláti so tað er akkar sum vit eru foróarmbsjøs og
tað kemur vónan at venda í harra formaður takk fyri ja takk so er næsti røðari steffan kleinul
eitt uppskot sum snýr seg um orkuskifti og tað er einki løgið í tí orkan og orkuskifti fyllir ótrúliga nógv í samfelagn um vit liva í dag og ogeg haldi sum ja nokk flest onnur ella øll at tað er rætt at vit flyta okkum ímóti varandi orkukeldum og og tað er ótrúliga nógvir mátar mann kann royna at gera hetta her skifti uppá tað kann vera gjøgnum stuðul tað kn vera at vit skulu frá almannasíðu raðfesta nøkur ting sum her sum hetta uppskotið til dømis leggur upp til tað kann vera við bann og tað kann vera við at mann faktiskt eisini velur at bíða eftir at at tøknin útvúðlasið ø tað er so ræðiliga nógvir faktorar sum virka til kunnu viðvirka til orkuskiftið men akkurát her snýr tað seg um at almennir bygningar skulu leggja um frá oljufýr til til varandi orku øh og visu it hyggja í tey átøkini sum vit samtyktu síðsta tingár so eru tvey átøk sum snúgva seg um nettupp oljufýr og tað er at mann bannar oljufýroingum í í nýggjum bygningum taavir sigða at og oo tað sum sum eisini hoyri er at tey sum byggja hús í dag at tey tað tað eru rættiliga fá sum velja at at fáa sær oljufýr men men har set mann øllum upp fyri at at tað skal man ikki gera yvirhøvur og so liggur eitt átak beint aftanfyri sum eitur stuðul til at taka oljufør niður

spurni eg hvussu stórur tann stuðulin verður men men tað kanst føra til at at fleiri velja at skifta sín oljufør út øh men men eg haldi at mann altso vit vit mugu vera rationell altso tað tað skulu taka avgerð um hvør hvør oljuføroyinur skal skiftast út og ikki altso so ein oljuføroinur staðar í eitt ella tvey ár altso er tað rætt at mann man skræðir hana niður og og setir eina varandialtso orkukeldi ella kollarnar verandi orkukeldu til henda bygningin altso hvat altso tað er tað er ikki altíð so svart hvítt

eg haliat ann skal brúka sjálvu mann skal brúka tað høvuni tá tað er tá enn ljuoljuføroingur hevur tant sínu endamáli og eg verður slitin tá er tað sjálvandi upplagd at at skifta yvir men men skulu vit bara skriða allar oljufrørðingar niður nú tað tað er hug at seta spurning og líka sumbjarni kárasom petersen var inniá so er tað hetta her roknistykkið sum vit síggja í hesum uppskotinum har tað verður sagt at oljunýtslan ja tað má nokk vera frá tøl frá r ella seinastu árunum hon hevur kostað landinum tretivu til fimmogtretivu milliónir ø og sum verðu víst til at íløgan kostar fýraogfýrs milliónir og tað vil siga at út frá hesum tølunum einsamall so tekur tað bara góð tvey ár t at vinna tað aftur men men roknist ikki kann ikki vera so einkult tí at altso tað verður jú eisini ein rakstur av øllum hitapumpum ella hvat mann velur seta upp altso ein elrokning kemur

droppar at brúka olju og so er tað eisini viðlíkahaldið av hesumhitapumpunum og eg havi eg av ikki sæð nøkur tøl upp á tað og so tað blívur kanska bara meir pasandi ímóti pasandi hvussu leingi tær halda men summir borgarar hava hava upplivað havt øgiliga keðiligar royndir av tí tí at hitapumpur an bara hildið fimm ár og onkur siga at teir hava hildið fimtan ár altso vistu tæir bara at halda við sít siga tær halda í tíggju ár altso so skal hndan íløgan gerast longu aftur um tíggju ár so so hvussu skynsamt um tað er so so gott sum sum uppskotið hevurhug at at siga tað vera tað tað loymir ivast í sum bjørt samuelsen eisimr innji á so kanska mann skuldi raðfest bjálvingina framum hetta skiftið her í í fleiri bygningum sum eru gamlir

og eitt er at skifta yvir til ja netið hjá sev men hvar hvar kemur orkan frá hvar hvussu verður hendan orkan framleitt og visum mann hyggur vsovit fyrst taka tað heilt stóra myndina at hyggja um allan hoimin so hava vit ongan tíðnar brent so nógv kol og olju og gass sum akkurát í dag vit ongantíð brúkt so nógva olju og kol og gass sum í dag og hatað er øgiliga viktigt at at atan vanligu borgaran ger sær far um hvar orkan tað kolusala mongdin á orku sum sumvit brúka allastaðni kemur frá og otað er kas tendur kanska eit lít sindur betri til í føroyum enn nógva aðrastaðni men vit eru einki undantak tá ið tað kemur til orkubrúk altso orkubrúkið eveksur ár fyri ár vit vit blíva fleiri fleiri føroyingar og og altso fyritøkurnar gerast størri og størri íløgur sum sum eru øgiliga øgiliga orkukrevjandi og tað e akkurát har sum vit hava so ræða ringt at halda

meira enn helvtina av av orkuni kemur framvegis frá olju men

tað er øgiliga ringt at hava a gera við tí at orkutørvurin kemur nokk at vaksa í nógv nógv ár afturat

so ghavi hug at skoyta uppí harra formaður nú vit standa í einari orkukreppu vit standa forhaldssíns væl íti rættiliga væl ítí enn í mun til nógv onnur lond sum eru faktiskt skramblaði saman av orkukreppuni og har haldi eg at tað er øgiliga gott at vit faktiskt gjørdu eina óbindandi ætlan vit fingu øgiliga stóran kritikk fyri at bara koma við einum uppskoti til samtyktar sum sum er sum ikki er meir en bindandi en eitt vist ø tí at eg haldi tað er øgiliga gott vit altsovit hava brúkfyrihesa smituleikan vit síggja at vit síggja hesa nýggju støðuna sum vit komu í vit hava brúk fyri at justera okkara mál tí at heimurin broytist konstant og hann hnn n kann broytast rættiliga skjótt eitt nú hesar orkukreppuni sum it standa í og eg haldi orkukreppan vísir bara at vit hava so ræðiliga nógv onnur ting at fyrihalda okkum til enn akkurát cotvey útlátið jú vit skulu flyta okkum ímóti grønari orku og grein at halda cotvey útlátinum niður niðri men nú blívur t isini ein spurningur um orkutrygd altso far hatta yvirhøvur at hava nokk av orku um nøkur kann orkukreppan blíva nógv verri tí at orkan sum vit brúka hon er hon er ein trygd fyri at vit fáa mat í munnin at vit fáa hita inn í húsini og at framleiðsnar at fabrikkurnar kunnu koyra tí at tað sum hent nógvastaðni í europa er at fabrikkjurnar lukka orsakað av at elprísirnar eru so høgir og tað merkir so eisini at tað er fleiri sum standa arbeiðsleys orsakað av høga orkuprísinum so her er øgiliga nógv ting mann skal fyrihaldast til ikki cotvey útlátið einsamalt og og tað er bara ein veruleiki vit mugu fyriahalda okkum til og og tað sum er við við grønari orku er at hon kann vera rættiliga óstabil tá tá vit hava nógv nógvan vind og nógv vatn so er hoin øgiliga bílig men vit síggja at vis t tú hyggja út ír europa til dømis til norra so eru vatnlakrini tóm tí at tað regnaði nógv minni ennhann væntaði í vetur og í danmark hevurhan havt havt lítlan vind so tað er bara fyri at geva hesin málinum eitt lítið sindur av nú vansi harra formaður tí at v vit kunnu ikki stað okkum blind uppá ein parametur sum sum er cotvey útlátu men vit skulu ikki heldur bara sleppa tí og oeinki leggja í tá tí at tað gevur góða meining at flyta yvir til grønna orku upp á so raga nógvar mátar
takk fyri harra formaður ja takk so er tað viðmerk
ingolf olsen gersætakk fyriharra formaður visti eg skilti røðaran rætt so segði hann at samgongan var samd um fleiri uppskot viðvíkjandi orkuskiftinum eg ætli bara at spyrja um nær mann kann vænta at nøkur avhasum uppskotinum var at løgd fram og um okkurt verður lagt fram í sambandi við
fíggjarlógin eisini takk fyri so er tað
ja harra formaður altso út frá tí ætlansíðsta tingár so eru ein rúgva av átøkum eghaldi tay eru fimmogtjúgu í tali og har og nøkur skulu avgreiðast í ár eitt nú ja tað fingi e ikki beint her men tað sum eg nevndi hetta við við at vi banna oljufýr og og stuðultiloljfýr er tað uppskotini ikki komin til hoyring enn men tað at leingja stuðuln stuðulin til elbilar og og veknisbilar tað er eisini nakað sum sum skal henda nú og tað uppskotið er á veg ella tað er í í skipanini og so so liggja nógv onnur mál longri frammi í tíðini og o og spurning er so hvør hvør skal hvør skal bera deygamálið men tey uppskotini sum sum eru altso sett inn til artveytúsun seyogtjúgu tey tey haldi eg eru í øll áskinaranum og tað ætlanina kann mann bara fa inn og hyggja eftir

ja so er tað eygun samelsen takk fyri harra formaður hetta her uppskotið tað líkasum byggir á tað at visti mann skal náa hesi her málini sum mann hevur sett sær fyri í tvey túsund og tretivu og tá ið mann eggjar húsarhaldum og øllum øðrum at leggja um til grøna orku um tað ikki er rætt at tað almenna gongur á odda og eg vildi hildið at tað var rættiliga trupult at koma serliga langt við almenni bygningar ikki er ein partur av einari ætlan fyri at náa hesum málunum so eg fari at spyrja steffan klein poulsen um hann ikki er samdur í tí at tá ið mann áleggur bæði vinnu og teimum og privatu húsarhaldinum at at tey skulu gera nøkur átøk um tað so ikki etaði rætt av landi eisini gongur undan og gera eina ætlan fyri eitt nú almennar bygningar sum hetta uppskotið
gongur út uppá
so er tað steffan klein poulsen gersuvælja ha formaður eg veit ikki hvat er viktigari um um tað privata gongur á odda ella tað almenna gongur á odda jú vit skulu gera okkara fyri at vera partur av av orkuskiftinum bæði privat og alment og tosa altíð um henda alttso ceotvey roknskapin hvussu nógv seotvey latað vita út tá altso tá er tað líkamikið hvør fær skift hesa oljufýringina uum tað er ein privatur ella almennir í tí samlaða roknstykkinum táð man vera har sum tað gevur allarbest meining eisini hjá tí almenna tað tað tað haldi eg púra klárt men í tí samlaðu myndini so so er tað líkamikið hvør fær skiftanina og og tað er eisini rættiliga avmarkaðar resursur til at fáa setta alla hesa
flyta punturnar upp í senn sum mann hevur ynski um
so er tað ysacareasen ger suvæl takk fyri hara formaður øvisti mann visti man vendir hesin her inn á til dømis eina privata íløgu so væl eingin ivi um at hetta er ein øgiliga góð íløga tað at tú kanst gera eina íløga sum tú hevur vunnið inn aftur eftir tveimum einum hálvum ári tað mántú vera fáar fyritøkur sum klára tað so væl tí haldi eg tað at vvissi heftir rætt sum stendur í hesum uppskotinum so er hetta eitt øgiliga gott uppskot og at við at broyta hetta her og og brúka fýraogfýrs milliónir oupp á tveyrett hálvt ár so tú vunnið sær pengarnar inn aftur hatta er ein av tammu bestu íløgunum sum tú kanst gera í føroyum vist tað er rætt sum stendur í her og eg gangi ut frá at fallið má vera í nøkurlunda tað sama visti tú koppar tað yvir á tað privata húsarhaldið so at út frá hesum er var eingin ivi um tað at tpøsgrundini onga stuðulti nakað sum helst bara hetta her í sær sjálvum sigur tað at gera hetta her so hevur tú vunnið eina eina ílegu inn aftur eftir etir
ø hálvum triði ár
ja háháháð hren foramaðup het tað hev ta særar hetta sær sum sum bjarni kavur sum petersuno segði hetta er kanska eitt for gott til at vera satt visti tað bara tók tvey ár góð tvey ár at at forrentaði tay ella tjenna hesa íløguni inn aftur e eg lesi hesi tølin hevu bara tvey tøl nevnd og eg haldi at har har manglar okkurt í altso har burdur eit tay burur veru meira útgreinaði og tað akkurát tað hevði verið rættiliga áavirt av sæð eina úrgreinin gav hvussu væl hetta faktiskt loysir seg og í yvisgkr at tað loysir væl í løtuni tá ið hundrað tals av húsarhaldum kanska túsund taltað standa í kø fyri at fáa síná
hitabukur takk fyri ja takk fyri síðan er tað bjarni kárason petersen sum fær
fyri harra formaður vit viðgera eitti uppskot til samtyktar frá ingilín dydikesen strøm um ati um at mann heytir á landsstýrið um at leggja allar almennar bygningar um frá frá olju til varandi orkuskipanini og sjálvandi isolæra sæð er tað jú eitt eitt gott hugskot tað haldi um mann posikt skal stremba eftir næstan óansað hvat tað er fyri tað fyrsta eini dýrur útreiðslupostur fyri tað almenna sum er á hvørjum ári og vansin er eisini at tað er ein ræðuliga óstøðugur postur vit hava til dømis upplivað at vit hava skula samtykt eykajáttanir til strandferðsluna tí at oljuprísurin er hækkaður pengar sum vit verða noydd til at játtað men sum kemur av bara marknaðin av av og prísnm á vørum úti í heimi sum vit onga ávirkan hava á so tað haldi eg eri eitt argument í sær sjálvum tað at mann fær ein mer støðugan útreiðsluprofil og at taðtað mann ikki kann koma í tí óhepnum støðu at tað durka alt ov nógv ein grøn orkuloysn fyri ikki at durka natúrliga á marknaðinum tí hon er í sínari náttúru sjálvberandi og varandi øh undanfarni røðara hava nevnt eitt sindur við tølini sum eri komin sum eru í viðmerkingunum til uppskotið og eg spurdi eisini ingilín dditinsen strøm um tað er stendur at við verandi oljuprísum kostar tað áleið tretivu til fimmogtretivu milliónir krónur um ári at hita almennu bygningar upp er tað e ein pening summur serliga á hvørjum ári og allarhelst hevur tað verið munandi hægri í ár enn undanfarin ár tí atprísurin á ráolju er so ólukksáliga høgur og tað ávirkar prísin á disal bensin gassolju og annað men so stendur eisini og tað er áhugavert at landsverk hevur eina meting um at ein slík umlegging hevði kostað einans fýraogfýrs milliónir krónur og eins og stefan klein poulsen nevndi og heðinsaghariasen nevndu so er hetta ein ófatiliga góð íløga visti tú kanst vinna tað inn aftur upp á tvey ár so er tað ein nóg breynur at gera tá burdi staðið privat vinnulív í kø fyri at gjørt hetta her tí at tað forrenta seg so skjótt og at mannum an gera hetta her so stendur ein rakstrar sparingupp á fimmogtretivu milliónir um árið fyri landið tað eru ikki smápengar so tað eins om undanfarni røðarar ivist eg í um øll tølini eru við í líkningini sum skulu vera ílíkninginum sjálvandi eru tað nakrar rakstrar útreiðslur við grønari orkuskipanir tað er ikki bara púra ókeypis ogtað er eisini kanska eitt sindur blandaðar royndir við teimum ymisku skipanunum øh til dømis eru hitapumpur nokk hava eitt sindur varierandi syce eg havi tosað við fólk sum sum siga tað brennar saman tá fyrsta árið og fólk sum ongar trupulleikar hava havt við teg í í fleiri ár øh so tað er kanska eitt sindur blandað blandaðar royndir mann hevur á tí økinum og so ver tað hitt at nógv av teimum almennu bygningunum sum vit hava teir eru øgiliga gamlir og kanska enn týdningarmiklar teir eru øgiliga illa viðlíkahildni vit høvdu eitt uppskot í gjár um viðlíkahalda av almennum bygningum sum eg annars taki fult undir við men at leggja um til orkuloysnir sum teknist ikki bera til tí at bygningarnir eru so gamlir ov illa bjálvaðir tað kevur heldur ikki meining men í nógvum førum snýr tað seg kanska um at nettupp fara og bjálva stórar bygningar í tann mun tað ber tekniskt til tú so kann mann implementera hesar her orkuskipanirnar øh tað sum eg royni at siga tað er tað at hetta her er nokk meira enn fýraogfýrs milliónir øh og o hvat mann sparir í rakstrarútreiðslunum tað kansn sjálvandi variera øh eg hugsi bara at hetta er kanska ikki eitt ræðuliga konservativt estimat visti man kann siga tað soleiðis men í sær sjálvum so er tað jú óansæð nú nú snakkað veg um at mann kann spara tað inn afturupp á tvey ár tað er kanska eitt sindur optimistist men óansæ um tað var fimm ár ella tíggju ár ohevur tað eisini verið ein góð so sjálvt um hesi tølini kanska ikki neytúrliga rakað heilt rætt so eru tað nógv sum bendur á at tað hevði verið altaná líka ein sparing fyri tað almenna lagt um í mest møguligan mun tað stendur eitt sindur um hettar her í fylgiskjalinum til veðurlagspolitikkin tað er nøkulunda tey somu tølini tað er hunrað og hundrað og hálvfjerðs bygningar í hesum uppskotnum stendur tíggju prosent men har stendur at tað erí fimtan prosent av teimum sum erða hitar við grønum orkuskipanum h men har eru ikki nøkur konkret átøk sum eru málrættaði eftir eftir almennar bygningar altso stórir almennar bygningar tað er kanska meira tey privatu húsarhaldini tá ið mann tosar um oljufýr stuðul til at taka niður á oljufýr og á bannaoljufýr og og so eru nøkur onnur átøk eisini øsjálvandi haldi eg tað er týdningarmikið at mann ger hetta her í sær sjálvum tí at vit vilja gjarna minka um útlátið og harvið avmarkað tann skaðan sum veðurlagsbroytingarnar føra við sær vit eru eitt lítið land men eg haldi vit eiga at hava eina royna samvitsku allíkavæl og kunna siga at vit hava gjørt okkara part øh men vist tað veruliga er so at tað krevur eina lutfassliga loga ella krevur lutfalsliga lítið av íløgum fyri at fáa eina so stóra rakstrarsparing so haldi eg at vit áttu sett okkum saman og sett seft í verk umgangandi men tá er tað kanska umráðandi at líka a hugsað um um hetta nú er ein rættvísandi mynd av hvussu eitt slíkt roknistykki hevði sæ út vistu mann fór í holt við tað so kanska tað fyrsta tað man fyrstog fremstka far at gera tað er at útgreina hvat ið hvat ið tað veruliga betíðir fáa grein tølini útgreinaði eitt sindur betur tí at fyri tað fyrsta er hetta gott fyri rakstrarútreiðslurnar hjá landskassanum men heta er eisini gott í mun til at vit vera minni av hangu av hvat ið gongur fyri seg uttan fyri føroyar altso tað vil siga orkuprísir sum standast av kríggi ella manglandi útboði ella hækkandi eftirspurningi ella farsótt ella hvat tað skal vera so tað var sjálvforsýnandi eisini mál í sær sjálvum hvit í framsókn vit síggja sjálvandi positivt upp á hetta uppskotið vit kunnu strekkja okkum til at siga vit taka undir við tí men sjálvandi eru tað nøkur ting sum mann kanska burdi fingið úrgreina nærri øhtí at vit halda eisini at tað er ein málsetningur at at minka um vaksrarsgassútlátinum og at vera meira sjálvberandi og ikki dugas nógv á innflutning av olju so sjálvandi eisini tað sum eisini er rættiliga týdningarmikið tað er at bara tálma rakstrar útreiðslurnar hjá landinum og hetta her er eitt gott uppskot men stendur sjálvandi ikki einsamalt tað skal nógv gerast afturat til dømis sum eg nevndi við hetta her við viðlíkahald av hesum bygningunum skulu hitast við grøna orkuskipan at teir verða viðlíkahildnir og at teir verða bjálvarar og so framvegis tað hevur eisini týdning øh tað var tað sum eg hevði at siga um hetta uppskotið harra formaður eg vóni at at tað fer at fáa eina góða nevndarviðgerð oga mann kanska at fær útgreiina nøkur hav tølunum eitt sindur betur tí at sum tað sum hevur verið frammi kanska fleiri ferði og sum eg sjálvur av sagt fleiri ferðir so er tað tað at hetta roknstykkið ljóðar til at vera fo gott til at vera satt og visti tað veruliga er so so átti mann at túa átti landstýyið at farið í holt við hatta her fyrsta dagin
takk fyri hjadakk aksel
milhelmsun johannesen eina viðmerking yra harra formaður eg skal laka upplýsa at øll tølini sum eru í uppskotinum er frá landsverk og tað stendur faktikt ikki í uppskotinum at mann sparir tretivu fimmogtreti liónir árliga í rakstri tað stendur at árligu útreiðslurnar av at hita bygningarar upp í olju er tretivu fimmotreti liónir um árliga árliga sjálvandi er tað eisini nakrar útreiðslur við at hita bygdingar up ír grønari orku so tað er ó nettug sparinsu liggur onksans millum null og tretivu fmmogreatimili ónir sannvíkt millum tíggjuogtjúgu milliónir við verandi oljuprísum
um árið
bjarni kárason takk fyri hara formaður og takk til aksel johannesen fyri fyri viðmerkingina tað er uttan iva rætt at har er eitt lítið glopp har og tað r kanska eisini tað sum mann gjarna vil fáa útgreina nærri og sum eg eisini segði røðuna hjá mær óðansæð um tay ikki eru tvey ár áðrenn tey fóru renta men fimm ella tíggju ár so er tað statvikan gól íløga tí er hetta í sær sjálvum eisini nakað mann eigur at streymba eftir at fremja so er tað kanska spurningurin um hvussu mann raðfestir tað altso skal mann betala hasar fýraogfýrs milliónirnar beinanvegin ella skal mann gera tað yvir eitt ávíst áramál tí at tað snýr seg alt um raðfesting og vit kunnu ikki gera alt í senn men í hesum førinum tá tað snýr seg um rættiliga munandi týðandi rakstrarsparingar sum løgtingið disjónførisøgn løgtingið ikki megnar serliga væl at tálma so er hetta ein om mann kann siga lágthangandi frukt fyri fyri okkumpolitikarar at samtykkja soleiðis at vit egentiliga fáa tálma rakstrarvøksturin
nakað takk fyri ja so er tað aksel johannesen sum fær orðið
gersuvæl akk fyri harra formaður h til viðgerðar eru eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum sum er soljóðandi uppskot til samtykt samtyktar um at leggja almennar bygningar um umfrá olju til varandi orkuskipanir og orsøkin al hesar upskotinum er kanska nokk so einfalt øhvit tosa nógv um í føroyum at vit skulu gera nakað við tay høga útlátið sum vit hava í føroyum og tí er neyðugt at leggja um til grønar orkuskipanir og so hevur landið eg halihankann sia at landið í hesum føronum tí tað er ikki bara o sitandi samgonga tað var eisini undanfarna samgonga og sev sum hevur tað málið at vit skulu vera hundrað prosent grøn á landi í tvey túsund og tretivu og tað líkasum signalið senda við sopolitisk skipan út til vinnulívið ovit senda tað út til húsarhaldini at fólk skuldu leggja um tí tjúgu tretivu skuldu lera hundrað rsent grøn á landinum men veruleikin er tann at tann sum er komin stytst av øllum øllum goyrum altso í bæði privata goyranum og vinnugoyranum og so tað alts so kemurtann almennu goyrum tað er faktiskt landið tí sambært landsverki og eftir upplýstin frá landsverki so eigur landið hundrað og áttaogfýrs bygningar og bara á leið tíggju prosent av teimum hava hava lagt um til varandi orku tað vil siga tað svarar til eini átjan nítjan bygningar sum hava varandi orku og eini hundrað og hálvfjerðs sum verðja hitaða upp við oljufýr framvegis og skulu vit koma á mál

áðrenn tjúgu tretivu so mugu vi byrja av nú alto nú eru vit í tvey túsund og tveyogtjúgu og tað tekur nøkur ár at gera hetta her altso arbeiðið eisinihjá landsverk og leggja um og skulu hjálpast pengar av fíggjarlóginum og su vit hyggja eftir hesir hundrað og átaogfýrs bygningarnar ella tað er nokk einir hundrað og hálvfjerðs sum brúka olju sum landið eigur so brúka teir sambært landsverki tvey túsund og níggju hundrað og fimmogtjúgu litrar av olju hett e nokk tøl fyri tfyri tvey tsund og einogtjúgu og sum hom roknar út te og javnaarfloksin roknað út sjálvur toljuprísurin var í tá vit lótu uppskotið inn tað fyri góðum mánaðm síðani ell har á leið tá var var sávran oljuprísuri so brúka vit millum tretivu g fimmogtretivu liónir um áriðn altso landið bygningar hjá landinum upp á olju so her ta er eingin ivi um tað er ein stórur sparing hvussu stór sparingin er veit eg ikki neyvt øh tað kund e kanska fáa ennar útrokning til til fíggjarlendina men tað r eingin ivi um tað er munandi bíligari at hita bygningar upp í varandi orku enn við enn við olju og tað er tað altíð eisini tá oljuprísrin e munandi lægrarn er í dag men ikki minst í dag tá oljuprísurin r so høgur so sannlíkt liggur rakstrarsparingin hjá landinum eitt stað millum tíggju og tjúgu milliónir árliga um allir bygningarnirvóruhitar upp í varandi orku heldur enn við olju

øhtí er tað skilagott og og tað sum landsverks eisini hevur sagt tað er at tað kostar tey meta at tað kostar fýraogfýrs milliónir krónur leggja allar bygningarnar um tað er faktiskt ikki ein so sso stór upphædd ug hugsar nógva árar fram ím tíðina men tað er heldur ikki o kanska undanfarna røðara aver nna av at tað bara leggur mann um og ikki bjálvar tí tú sigur at tú bara setir hitapumpurin á inn á allar hesi bygningarnar herpeint so kostar tað kanska t langt undir fýraogfýrs miliónir krónur so í tí upphæddini er nokk eisini nakrir bygningar mugu eisini bjálvast áðrenn tú leggur um til varandi orku fyri t at geva meining øh og tað sum vit í javnaðaflokkinum mæla til tað er ikki akkurát tað sum eg krevja løgtingið samtykkir men tað er at at um vit til dømis seta fimtan milliónir av um árið frá tvey túsnd og trýogtjúgu so eru allir bygningar hjá landinum grønur í tvey túsund

sær far um at skulu vit vera hundrað prosent grøna landið í tvey túsund og tretivu sum mugu byrja nú ato landi við sínum egnu bygningum ellanáðaðu vit tað stt yvirhøvur kunnu ikki seta sum ynski til hvørki vinnulívið ella bráta húsarældir at tey skuldu gera tað tá landið ikki gongur á odda tað er líkasum endamál við uppskotinum at fáa eina breiða semju at hetta er tað sum vit fara undir at gera tað og orsøkin er øgiliga góðar høvuðsorsøkin er umhvørvið at minka um se útlátið tað er numar eitt nummar tvey fáa raksturin hjá landinum niður hetta ger ikki í allan munin men kunnu vit minka rakstrin tíggjuogtjúgu milliónir um árliga so er tað eisini ein vinningur og so trúgvi eg fult og fast upp á ati at vinnan kanska í stóran mun hevur yvirhalað politisku skipanina tá tað kemur til at leggja undir grøna orku eisini tí at tey duga nokk at síggja skal ikki taka nakað frá vinnuni sjálvandi vinnan kanska eisini eisini edealistisk í nógvum førum men eg ivist nógva løtu er vinnan dugir væl at síggja fyrimunin við at leggja um til til varandi orku bæði mankann spæla nakrar pengar í rakstri men eisini tað at marknaðarføroyingin tey sum keypa laks ella fisk ti úti og heimi tey eru oftan øgiliga tilvitaði tær vilja vita s fyritøka tar kas kal hvussu cotvey útlát hava tey so framvegis og tí eru tær útflutningsfyritøkurna uttan iva tilvitaðu um at tað er neyðugt at vera umhvørvsvinnaarligur fyri at fáa ein góðan prís á heimsmarknaðinum og sleppa á teir bestu marknaðirnir og vissu vit í føroyum verða hundrað prosent grøn á landið í tjúgu tretivu sum er tað sett ku sum mál so rokni e við at tað er tað besta marknaðarátakið viðhøvur kunnu hava bæði fyri føroyska ferðavinnu føroyska fiskaútflutning laksaútflutning og so framvegis so eg trúgvi at umframt at taðer tey besta frá ati vit kunnu spara í rakstri so er taðin fantastisk átak fyri okkara útflutningsvinnur øh tí tí halda vit at tað størsta málið yvirhøvur at vit í politisku skipanum kunnu fáa eina breiða semju um at seta pengar av so tað almenna gongur á ovda og leggur bygningarnar um til varandi orku og byrjast má beinanvegin um vit sulu nága mál í tjúgu tretivu
takk fyri harra formaður ja takk so er tað helgi
hjá abramsen sum fær eina viðmerking gersuvæl harra formaður eg legði merkir til at aksel johannesen segði at cv e sessar som mál vit skulu ara hundrað rosent grønu tveytúund og tretivu eg hoyri onnur siga tað eisini her í tingsalinum tað er ikki heilt rætt altso v sæst sær fyri at elframleiðslan á landi skal hundrað rosent grøn tveytúsundog tretivu tað merkir ikki at alt samfelagið við grøntað men sjálvandi eri ikki samdur í eri ikki ósamdur tí at vit skulu sjávandi samtyktis arbeiða fyri at elektifisera samfelagið soleiðsnar at vit blava av at hanga í olju men men at málsetningn
hatta er ikki ordiliga rætt takk fyri
taðr tað er rættsum helgi apansen sigur at málsænti á sev er at øll elfraloyst tað skal hudrarfrlsend grøna í tvey túsund ogtretivu me undanfarna landsstýri eg haldi at isin at sendir hesum samgonguskjalinumherpeint at at vit fkáa grøn hundrað rsund grøna landið í tjúgu tretivu eg haldi eg haldi ikki eg nú úhavi ikki samgonguskjalið hjá hesari samgonguni frammanfyri mær men eg haldi at tað stendir eisini hesum samgonguskjalinum tað stóðu eisini hjá undanfarna samgongu so tað er nemiliga breið semju í føroyum at vit vilja vera hunrað túsund grønu tjúgu tretivu so er bara spurningurin um politiska skipanin vil gera tað sum skal til og har føli eitt sindur kanska politska skipanina altso halt tær aftaná altso bæði sev enntá altso vinnulívið og húsarhaldini er
framman fyri fliskuskipanum
so er tað jóni nolsø joensen gersvæl ja takk fyri harra formaður ja vit hava í føroyum sum aksel johannesen eisini inni á vit hava eina standandi møguleika við fáum ella inntrivum kann man siga ella og eisini í í lóg at leggja um har landið eisini har vit kundu verið líkasum gingið á odda í í tí at vit hoyra bæði í útvarpinumum morgun hvussu vatnsstandurin hann økist vit hoyra um veðurlagskreppur og hvørti sínum næstan dagliga øh tí eiga føroyar eisini at gera alt sum tað stendur í í boði fyri at leggja um og har eigur tað almenna sum hetta uppskotið eisini leggur upp til at ganga á odda tá ið teir eru um teir verandi bygningar og eisini teir nýggju bygningarnirsumverða bygdir at teir eru grønir men hvussu sær aksel ohansen fyri sær at tann vanligi føroyingurin nú tá vit tosa um at leggja um tey við lágum inntøkum hvussu kunnu tey blíva eggjaðar til at leggja um eisini og og særa møguleikar fyri hvussu hvussu hvussu kunnu vit fáa øll líkasum við í heta her eitt í bygningar almennir men hvussu fáa vi
eisini tann vanliga føroyingin æt leggja um takk fyri
aksel johansenja sum eg nú eg varð og hugdi eg varð o hugdi inni hjá hægstovuni í samband við etta uppskotið herbeint og út frá tí su vithv innflutt av olju eg veit ikkum eg fartin í juli ella august øtølini vóru her fyri so kunnu vit vænta at tað árið er liðugt so havar tað innflutt olju fyri meira enn tvær milliardir krónur sjálvandi verða hein partur l til flogfør og til til fiskiskip og og og farmaflotan o s víðari men at sleppa av við ein stóran part av tí er øgiliga gagligt í føroyska búskapinum ónn spyr inn til djón nóls joensen spyr inn til tey við lágum inntøkum so er tað avbjóðingin tí íløgan er lutfassliga stór men eisini frá lágar inntøkur loysir tað seg væl upp á sygd tí tey fáa rakstrar útreislar munandi niður tá tey sleppa av við tí tí kostnaðarmikli og dálkandi oljunav men fyri at fáa tað við so má mann soleið so eisini hava nakrar stuðulsskipanir sum eggja teimum til at leggja um soleiðis at tað ikki bara tey við høvum inntøkum sum hava tan møguleikan ella vinnan ella tað almenna ella kommunur men eisini fólk við ti heilt vanligum inntøkum eisini hava fíggjarligan møguleikar til at leggja um
ja so er tað hervør pálsdóttir
ærrði gersuvæl takk fyri eg att mæ at byrja við at siga ta hald heta ett øgiliga gott uppskot h bjørt samulssen sum var framsøgn fólk hi okkum tilhetta málið segði tað sama hetta er eitt uppskot sum vit fara at taka undir við vit eru longu í seinna lagi tá tað kemur til at minka um okkara útlát tað er nakað sum vit hava vitað um øgiliga leingi og sum vit hava verið sum vita ikkiha vera nóg góð til at tikið í álvara ella taka í álvara øh vistú vitsohyggja eftr hesum uppskotinum so er tað nógvar góðar orsøkir til at leggja um til varandi orku vit blíva meira sjálvveitandi tá tað kemur til okkara orkunýtslu og tað ger eisini at at vit standa stinnari ímóti tá ið støður sum vit uppliva nú tá vit havaeina orkukreppu tá tað raka so standa vit sinnari tí vit eru ikki bundin á sama hátt tá vit kunnu levera okkara egnu orku tað minkar umoljunýtslu og har við minkar tað eisini um útlátið vit í føroyum hava eitt øgiliga høgt útlát í mun til hvussu nógv fólk búgva í hesum landinum og vit hava bundið okkum til at vera partur av alheins samfelagnum gera nakað við tann trupulleikan sum heimurin er í nú har ið veðurlagsbroytingar ávirka livstandardin hjá øgiliga nógvum menniskjum í heiminum beint nú hetta er eisini eingóð íløga sum skjótt eg spardi inn aftur so tað boðaði eg bara frá at vit hetta er eitt arbeiði sum vit skuldu seta gongd á sum skjótast vist vit so eisini hyggja eftir tí boðskapinum sum løgtingið fer út við til føroyska samfelagið til vinnulívið og til privata borgaran so vilja vit jú hava at at vinnulívið minkar um sítt útlát og at tey gera hvat tey kunnu vit vilja hava at borgarin leggur um til varandi orku í húsum fara til elbilar og suvíðari men allíkavæl so standa vit í einari støðu har tað einans her tíggju prosent av bygningunum hjá landinum sum eru lagdur um enn tað er hamrandi órættvíst at vit ikki velja at ganga á ádda meðan vit eftir eini uppgáva ella ein ábyrgd sum vit leggja yvir á vinnulívið og privata borgaranum so tí eiga vit jú longu nú vit skuldu havt verið farin í gongd áðrenn ella fyrr at seta pengar av á hvørjum ári soleiðis at vit tey komandi árini arbeiði aktivt við at leggja bygningarnar um bjálva gamlar bygningar og at minka um okkara orkunýtslu generelt soleiðis at vit eisini har við minka um um útlátið tað hevur verið snakkað eitt sindur um hvørt hvørt tað kann passa at tað bara kostar fýraogfýrs milliónir krónur at leggja um hjá almennu bygningunum tað skal eg eg skal g ikki siga men tað er nakað sum eg gangi út frá fíggjarnevndin fer at at hyggja uppá men altannáð líka um tað kostar fýraogfjýrs milliónir ella ella nakað meir ella nakað minni tað skal eg siga so er hetta eitta arbeiði sum vit skulu gera vit skulu leggja orkuvit skulu leggja um varandi orkuskipan í almennum bygningum tað er nakað sum sum vit eiga at gera tað er tað sum er rættast e og so mugu vit gera eina ætlan fyri hvussu skjótt vit skulu gera tað ghyvir hvussu langt áramál tað skal fara fram og so mugu vit eisini vera betri til at snakka um hettaher við at minka um orku nýtsluna og orkutørvin og ikki bara ati snakka um at leggja um og tað haldi eg eisini er nógv her sum hava havt við í sínum røðum men ja hetta ereitt gott uppskot hr ta r uppskot sum eg vóni a mann eisini fer at taka við í arbeiði við veðurlagspolitikkinum hetta er hvussu e eitt uppskot sum skuldi verið nokk so líka til atat byrja at fyrireika og byrja at seta pening av tað noyðist jú ikki at vera tær fýraogfýrs milliónirnar á einum ári tær skulu deilast yvir eitt ávíst áramál so ja tað htar itt gott uppskot sum vit í tjóðveldi
er øgiliga positivun takk fyri ja takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð síðani koma vit til løgtinsmál nummar níggju til fyrsta viðgerð uppskot til samtyktar um at játta meirviðisgjald at játta meirviðisgjaldið av útlendskum stroymingartænastum til føroyska film tónleik mentan og list skuli biðja um framsøgu fólk fyri fólkaflokkinum er tagari jorgun niclasen fyri javnaðarflokkinum aksel johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi ingolf sólvon olsen og billjustinussen fyri miðflokkin og ruttvang fyri framsókn fyrst fær hjørgun niclasen norð ger so væl
hvussu við meirvegisgjaldunum av útlendskum stroymingartænastum í føroyum og hin spurningurin sum er øgiliga bjaðiligur at koma við ti hvat ið pengarnir skulu brúkast til halta uppskotstillarar hetta hevur verið ein avbjóðing tey seinastu tølini eg kendi tað er at tað eru tvær stroymingarfyritøkur tað r serliga innan fyri sjónvarp sum hava skrásett seg í føroyum og krevjað so fimmogtjúgu prosent í mrviðsgjald og rinda tey í landskassan og tann inntøkan hevur ligið um átta milliónir krónur onkuntíð eitt sindur undir og onkuntíð r eitt sindur yvir tað svara til at hesar fyritøkur sum eru skrásettar og rinda hava eina umsetning upp á fjøruti milliónir krónur so so hetta her eru nokk stóru fiskar mann hevur fingið fatur á men hendan avbjóðingin hevur verið í vit sum eitt lítið land og taks við forhaldsvís lítlari umsiting hevur kanska ikki havt tær stóru kreftirnar til at fáa stýraísum men tað verður nógv verður arbeitt altjóða við hvussu fær mann hendan peningin á rætta stað og tað sum er hent er at es hevur gjørt eina skipan

er tað soleiðis at man í einum eslandi sendi rokning til ein brúkara í einum øðrum landi so skal fyritøkan krevja tað emvegi sum er í tí landinum sum brúkarin býr og rinda tað aftur til ta landið altso ígjøgnum myndugleikarnar og og emvig á slíkum tænastum er í ymiskar í es eg fekk tað til at l niðrir á fimtan og danmark og svøríki liggja í topt við

tað er ikki so langt síðani at tann skipanin bleiv gjørd men men hvussu hon hevur virkað higartil tað veit eg ikki hetta hevur verið ein avbjóðing fyri øll lond men tað verður arbeitt við hesum altjóða so eg havi vónir um at mann kann finna skipanir soleiðisnar at avgjøld sum verða kravd inn enda á á røttum stað men sum sagt vit hava altso fingið átta milliónir inn um árið og takk serverði úti og leita og og vit um mann kann fáa fatur á meira men sum sagt so er tað tvær fyritøkur við einum umsetningi samla upp á fjøruti milliónir so tað er hampiliga stórt so eg vil siga at tað er uttan iva møguleikar fyri at fáa meira pening inn á hesum økinum men tað hevur verið ógvuliga trupult altso kundi tað borið til at gjørt eina avtalu við es at vit komu inn í somu skipan ivist mann kundi hvussu r byrja beinanvegin við við danmark at vit oog danmark fingu eina slíka avtalu har kemur stroyming frá men hon kemur eisini aðrastaðni frá so eg vil siga her er møguligt at finna pengar og spurningurin er so hvussu nógvar hvussu nógvar pengar kosta tað at finna hesar pengar tí tí her skal eitt stórt arbeiði gerast om mann skal rættiliga nógvastaðni í sambandi við rættiliga nógv lond so tað er einki ivast í at tað er við eina avbjóðing og eg havi ikki vitan um hvussu nógvar pengar mann man brúka fyri at fáa hesa inn men men út frá hesum tølum eg sigi so er ikki sikkurt at at at hetta vildi givið so nógv meira sum sum uppskotsstillarin sigur tað tí tað krevja stórar útreiðslur fyri á fata á hesum tað er eingin ivi um at landsstýrið og taks eiga at arbeiða við hesum her og brúka tær kreftir upp á tað sum er ráðiligt og royna at koma so langt sum møguligt vit vita jú at mann hevur altjóða gjørt nógv arbeiði fyri at tryggja at partafelagsskatturin endar í tí landinum sum virksemih og har eg mann komið nakað áleiðis men kanska heldur ikki so langt og hetta her er so hinparturin tað er avgjaldsparturin og har ið ið fyritøkur í føroyum hava skyldu til at skráseta seg í føroyum vist teir hava eina umsetning sum er a yvir hálvtrýss túsund krónur so tað er lítið ivast í at tað eru fyritøkur sum hava skyldu at skráseta seg her men sum sagt seinasti listi vóru tær tá ið so koma til hinpartin hvat skulu vit brúka pengarnar til egeviikki kigk upp á um nakrir pengar eru nettu men tað kann vera tað er tað tað er neyvan so nógv sum sum uppskotsstillarin siga og har koma vit so inn á eitt rættiliga prinsipielt øki altso at her hevur mann eina avgjaldsinntøku sum mann vil kanalisera beinleiðis til ávís ting í føroyum og tær ferðirnar ug eg havi verið nær náment klókum fólki á hesum økinum í sambandi við fíggjarlógargerðir so mæla tey staðiliga frá at knýta eitt avgjald til eitt ávíst ting tí politiska arbeiðið gongur júút uppá at vit skulu hava nakrar inntøkur og so verður tað raðfest til tær útreiðslur sum tað skal vera visti mann byrjar at knýta tað til ávís ting so kann mann skjótt skeikla skipanina politiskar frælsi tlraðfestingar tað blívur jú bara minni jú meira at tú bindur so tað verður mælt til frá saðkønum um fyri alt í verðini ikki at knýta eina inntøku eina avgjaldsinntøku ella eina skattainntøku til eina bestemtu útreiðslu tað er tað eina hin grundgevingin er jú at tú mást seta á eina fíggjarlóg hvussu nógv í tú væntar hendan inntøkan fer at verða og tað vil siga at at visti sum uppskotsstillarin sigur so sigur uppskotsstillarin trettan milliónir hmen so má løgtingið eisini samtykkja trettan milliónir útreiðslu síni tú kanst ikki bara knýta tað beinleiðis saman tað er ikki tekniskt møguligt h men so riskerar tú tá árið er liðugt at ja har fór hasta trettan milliónirnar út men har koma bara ein ella tvær inn ella kanska eingin og tað vil ski at so skeiklar tú enn meir tí nú nú hevur tú líkasum sagt eg skal hava eitt avgjald til eina ávísa útreiðslu tú hevur útreiðsluna og inntøkan kemur ikki so tí sigur mann at tað er ikki rætt at knýta tey saman so eg fari at siga at at eg eri samdur við teimum nógva serfrøðingunum sum siga at tað er ikki rætt at at knýta tað saman ynski mann at játta meira til att økið jamen so raðfestir mann innan fyri tæir fíggjarkarmar sum mann loyvir sær at hava og so raðfestir mann ávís økir tað hevur verið gjørt altso føroyskan film tónleik mentan og list hava verið uppraðfest so tað er tað er ein ein raðfesting mann ger men tað er ikki rætt at knýta tað saman við avgjalduni eg vóni at mann í fíggjarnevndini kann fáa landsstýrið og taks inn at greiða frá hvat mann eg komi við hesum arbeiðinum tí tað hevur verið arbeitt við tí í í nøkur ár eftir hondini

sær mann ein veg har mann skjótari kann fáa fatur á hesini her marvitsgjalsinntøkuni sum av røttum hoyrast til føroyar og hvat skal til og hvussu skal tað skipast tí at eg sígi hetta fyrst og fremst sum ein inntøkumøguleika hitt við at knýta tað líkna ávísa útreiðslu tað egur mann at gera í einari fíggjarlóg og og ikki

hja til viðgerðar er eitt eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum eitt uppskot til samtyktar so soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um leggja fyri løgtingið og uppskot sum tryggjar at meirvirðisgjaldið sum føroyingar rinda tá til útlendskar at tá útlendskar stroymmingtænastura verða keyptar verða játtað varr til føroyska filmtónleik mentan og list tað er soleiðis at at heimurin broytist skjótt eisini á tí teknologisku økinum um vit fara nøkur ár aftur í tíðina og vit skuldu ygja efti einum filmis og hugdu vit kanska einum filmiá sjónvarp føroya ella vit hugdu á eftir einum filmi á dagar ella nr k og tað gjørdu vit ókeypis men var fíggjað kanska umvegis umvegis nei tað er ikki heilt ókeypst also kringvarpskjalduið tá tær var í sjónvarp føroya hugdu vit eftir dagar so muttu vit hava hava atbetalað eitt annað til føroya teli ella at hava ei barabol ell okkurt lítinana fyri at síggja útlendskar kanalur mein í dag er tað soleiðis at vit ela vit nógv av okkum í hvussu er vit í staðin fyri at hyggja eftir einum filmi á einum stroymingstænastu tað kan vera nettflygt ella vigaplay ella aðrar og so betala vit eitt gjald fyri at hava tað fast mánaðargjald og tá tala ta mánaðargjaldið so betala vit mvig eisini av tí og emvegi kemur í stóran mun ikki aftur til landskassan og tað sama er tá viti lurta efir tónleiki fyri nøkrum árum síðani so fóru vit út kanska í ein tónleikahandil og keyptu eina fløgu og pengarnir fóru til tónleikararnir ella tónleikaram sum áttu fløguna men í dag so fara fólk inn á spfy og davnaðu ta eitt lag og lurta eftir tí og betala eitt ávís upphædd fyri tað til sptfy og soleiðis sum eg skilji at tónleikarin so fáa tey so at siga ongar pengar aftur tat siga spotfy fær pengar fyri tónleikin sum føroyskar tónleikarar tónleikar er útgeva í stóran mun og tá ið vit keypa tað eisini føroyingar so betala vit mvg til tile spotifyi og lógin er soleiðis í føroyum sumer øllum øðrum flest øllum øðrum londum at tað mvige eigur so at koma aftur til landskassan s potfy oyur betala emvigtel at krevja inprokk til landskassan nettflyx og viaplay og aðrar stroymingstænastur eiga eisini at betala tað inn í landskassan oghetta er ikki bara tær stroymins tænasturnar tað sama ger seg galdandi tá ið tá ið okkara børn og ung kanska spæla ymisk spøl fyrr fóru tey kanska í ein handil keypti sær eitt telduspæl betaldi fyri tað og betaldu emvig sum fór í landskassan í dag davladdu tey eina app á telefonini ella á telduni og betala mvig av tí eisini fyri tí appina sum tey betala fyri men tað mvigi kemur ikki aftur landskassan sum túð eigur og orsøkin til at tey ikki ger altso sjúrður skoli fólkatangslimurin gjørdi eina kanning aftur í tvey túsun og nítjan at ein høvuðsorsøk til at emvigee ikki kemur aftur í landskassan tað er tá vit skrásetta okkum so er tað oftani ikki ein væl møguleiki at skráseta seg sum heimahoyrandi í føroyum men vit føroyingar mugu skráseta okkum sum heimahoyrandir í danmark tí er tað nógv so bendur á at tað emvigei sum vit betala sum skuldi komað aftur landskassan tað endar í danska statskassan tí vit eru skrásettir sum danir tá vit skrásetta okkum sum brúkarar av hesum ymisku stroymjingstænastuni og tað kannin iggin hjám sjúrður skoli annars gjørdi altur í tvey túsnd g nítjan hon vísti at tað árið rindaðu føroyingar trettan komma fimm milliónir krónur ella harðá leið ter syrkatøl í mvg til ymiskar útlendskar stroyminstænastur sum átti at komað í landskassan ikki koma í landskassan og tvey túsun og nítjan er trý ár síðani og tann útbúgvingun vit síggja er at vit føroyingar brúka meira og meira tílíkari tænastur tí vænti eg næstan tað kann eg ikki vita men eg vænti næstan bara út frá tí nýtsluni sum vit bara í mínum húsarhaldi hava og sum eg onnur fólk sum eg kenni so er upphæddin sikkurt nakað størri í dag enn eg var ítve túsnd so tað er uppskotið hjá okkum at heita á landsstýrið at tryggja at peningurin kemur í landskassan tað kanneit annaðkort vera at gera tað soleiðis sum jørgun niklasen vinja um mann fer út og ger eina avtalu við tei ymisku stroymisku tænastunar ter at skráseta seg í føroyum og við føroyingar slepa skrásetkm sum føroyingar tað er ein møguleiki hin møguleikin er at gera heilt einfalt at gera eina avtalu við danska statin tí tað er ovbart soleiðis í dag av stórur partur endar so merðvrisgjald í danska staldskassanum sið føroyingar rinda um at tað soleiðis so kemur til føroyar so hevur jørgun niklasen rætt í at uppskotið eru í tveimum hví knýta so at hitt upp í hetta uppskotið herpeint har vit siga at teir pengarnir koma inn átti so at verið játtaðir til til film tónleik og mentanin lista í føroyum tað er tí at tann útvúgvingurin sum vit eru farin ivir í at fólk ikki keypa fløgur longur men at tey fara inn og yinn í spotify og stroyma ella taka eitt lag niður ein sang og tá ger tað tað nleikar ki tónleikar fær einki burtur úr tí men spoti fái ferstað við vinninginum kunnu vit so hóast alt gera tað at tann tað emvigei sum við føroyingar betala kemur til føroyska samfelagið ogp á tann mátan kunnu vit koyra tað út til til bæði film og tónleik og aðra mentanog list soleiðis ati at tey kunnu fáa nakað aftur av tí sum tey ríka bæði okkum við men eisini umheimin við tí at tað er øgiliga trupult í dag at liva av ela truplar í dag at liva av sum tónleikari tú livir næstan bara av konsertum og leiv upptrakkanum tað fært tú nakað goldir fyri men tað sum gevur út kanst tú ikki selja tí tað liggur á netinum og onnur fáa vinningin enn tónleikarnur løtuni er játtanin hjá okkum á fíggjarlógini til til mentanargrunnin og til film áleið trettan komma fim milliónir krónur vistu vit fáa hatar peningin her og brúka tað upp á sama øki kunnu vit tvífalda tvífalda játtanina til til mentan og list og film og tónleik og tað eru rættiliga nógvir pengar gera rættiliga stóran mun bæði fyri tónleikarar men eisini tr við film skulu vit hava ei film har upp sum vit vit í føroyum kanska vilja hava til at vera soleiðis atað ikki bara verður mentan og list men kanska eisini verður at vinna so skulu vit meira pengar til vit hava sæð í seinastum t onkrir filmar millum anna trom ella v ð ceria bleiv gjørd í føroyum kunnu vitfáa fleiri sovorðnar serur gjørdar í føroyum so er neyðugt við meira peningi men tað ger eisini tað at vit kunnu fáa millum annað film til at gerast eina eina veruliga vinuni í føroyum við nógvum arbeiðsplássum har bæði føroyskir filmar og føroyskar røðir sendirøðir verða gjørdar men vit kunnu eisini sum sóu millum annað við james bond fáa útlendskar stór filmar at koma til føroyar og brúka føroyar sum sum tað staðið mann velur at upptaka filmin so tað er eisini halda vit í jóvnafrorsu skilagott at gera so vónandi kunnu vit eg trúgvi øll er samd um tað at emvig sum føroyingar betala sum av røttum eygur fari í landskassan skal fara í landskassan tað vónar vit kunnu vera samd um í løgtinginum og vónandi eruvit eisini samd um at vit eiga so at brúka ein parta avhesum pengunum ella alt til at stuðla føroyska tónleik filmmentan
og list takk fyri harra formaður
jatakk so er ta viðmerkingar jóhannes joensen fyrst gersuvæl takk harar formaður ja sum aksel johannesen sigur so er hetta ein ein ein skilagóði avgerð at taka at fara í gongd vi hetta her at fáa hesar pengarnar til føroyar eg hugsi eisini styrkina í uppskotnum er at vit royna at brúka tað til ta øki sum mann vinnur pengarnar úr og an má ikki bara at koyrir tað í landskassanm so at so tað kanska blívar burtur í onkrum øðrum tí at hetta økið manglar eisini pengar vit hava snakkað um at stuðla eitt øki eg atlai bar at spyrja aksel johannesen um um mann væntar hvussu nógvr pengar hvussu nógv hvussu nógv hann væntær tað kann koma burturúr í pengum nút snakka við trettan koma fim milliónir her men men vissu øll í føroyum líkasum fáa sær einsrymgas snakkar mann so nærri tjúgu milliónum ella er tað nærri tíggju milliónr

aksel joansenja altso eg eg skal ikki koma nøkrum tali ella prensisum talital eit sindur et sindur trupult tí eg veit tað ikki men tá tá tað var altso mettir at trettan koma fim miliónir í vey túsud g nítjan so er eg rímiliga sannførdur um tað talið er hægri í tvey túsnd og feyogtjúgu og rættiliga soa sæð seinastu árini heldur fram so verður tað enn hægri í tvey túsn o fimmogtjúgu tí at tað er soleiðis t vit øll særa út til a flyta okkum yvir til at brúka stroymingstænastunra á netinum og og staðin fyri at keypa fløgur so eru vit inni á spotify og og aðrastaðnis fyri at lurta eftir tónleiki so okur betala pengar fyri tað so gongdin er er tann vegin tí kun it rokna við upphæddirnar eru vaksandi
ja
so er tað ingolm olsen gersuvæl afyri harra formaður at tað e okkurt øm tekniskur í hesun her sum eg sletti ikki skilji sum sum røðarin kanskaska greiða mær frá hann e siti í fíggjarmálamálaráðnum altso er tað soleiðis at stroymingstænastur til dømis sptfyvis eg keypi produkt frá teimum at so ómakar tey sær við at fara inn og hyggja eftir hvat envigesassurin í føroyum er og leggja tay oman á men lat tað verða við at bestala tað inn altso eg havi hildið meira hevur verið soleiðis at tey sletkkki taka tað inn so at visti vit fara at at rinda envg so verður tað a so siga her fimmogtjúguprosentin er dýrari enn enn tað er í dag
takk fyri
eg eg veit ikki heilst hvat akkurát hvat vat tað ómakar sær við spotify men vit betala mmig av hesum stroymistænastun í dag tí tað surdi ikku u at leggja emvig oman á upphaftira mmig ar a og peningurin verður so hjá fleiri av streimjstaðnum deildir út aftur til til har sum teirra kunda koma frá teimum londunum men sum eg skilji avbjóðingina tað er at vit í føroyum eru so ikki krásett at bera úr føroyum tá vit skrásett okkum tí at tann møguleikin oftani ikki er til staðar tí skrásetta vit okkum sum sum ein danskan brúkara um kann siga tað soleiðis og so tá teir betala betala tað út aftur mvg til tey ymisku londini sum teir hava brúkara í so fær okkaramvig
í statskassanum í staðin fyri landskassanum bill justinussen
altso tað vil siga at tað er antin talan um vissu rokningin verður skrivað úr danmark sum er talan um danskan máls sum føroyingar gjalda og sum verður avroknaður við danska statskassan ella kann talan vera um føroyskan máls mg sum ikki verður avroknað við landskassan í báðum førum so er tað ólógligt er eitt nokk so kraftigt orð men tað er skeivt men tann kanningin sum sjúrður skálaði eg havi ikki eg havi ikki lisið kanningina men altso sigur hon sigur hon ítøkiliga hvar hví monstur verður lagdur á ella mvg verður lagt á og

sigur takk fyri hon sigur hilt útøkiliga at mg eigur at verða á stroymdstænastunum og at tað eroltso tað er føroyska emvigelógin sum sigur heta ervig skildugt og vividinda mvig og hon sigur eisiniat emvigeo eigur at koma í landskassan so ikki kemur tað so er tað som ustanrorðið sum billsegði veri ovis eygvuslita brøkum so er tað lógligt faktiskt og at kann tað kan væra eti okkurt stroymis tæna sum stettisk tal mmig j aftur tað skia tað er nógvar ymiskar runt um í heiminum men men sum útgapspunkt so vísi tann kanningin at vit við verða skrásett sum brúkarar úr danmark og endar mmigei í danska staskasavni sum átti at koma i
í føroyska landskassan bjarni kára
gersovæltakk fyri harra formaður hetta er ein hetta er sjálvandi ein ein áhugaveitt áhugavert uppskot og eisini nakað sum kanska hevvið nógvir aðrir spurningar at gera á hesum her økjum altso alt við ta talgilda eitt er tað at av tí at vit eru partur av danska ríkinum ella s so so fellir gjaldið tann vegin men tað eisini tá vit skuldu skráseta okkum til appir so so góðkenna tey til dømis ikki føroysk postnummur og ofta koma appir nógv seinni til føroyar tí tað er ikki er ein ein sereit serstakt øki vit fór á skráset sum danskari ogta sampakaki við bankaskipanir og har eru fleiri fleiri hundrað sovorðnir trupulleikar sum standast av tí og tí vóru vit okkara egna land so var tað ikki nakrar trupulleiki eg roknin við men men fyri at loysa tað máman egentiliga fara direkta til veitaran í hesum førinum sum maksums nevnir spotify voplagy dystinipluss tí atað er bara tey sum kunnu gera tann partin men visti tað er so at at vit fáa trettan dans kar at fáa trettan og eina hálvan millión inn í envige sum føroyingar

aksel johansenja j eg eg eg kenni hasa avbjóðingina altso tá onkuntíð tað mannað á netinum skal betala eitt tilannað sorð sovorðið so skal egman ofta velja og so skal e velja hvat koyri landiðið kemur frá so evur føroyar ikki a møguleiki musuv velja danmark so koyrdi postnummarið hundrað og áttaogfýrs sum eru hjá mær uppi í hoyvík inn so er tað ólógligt postnummar tá einki at eitur hundraðog áttaogfýrs ú danmark altso so sigur ann sonar trupulleikar nokk so javnan ogh so tað eru nakrar avbjóðingar og tað er kanska nakað v akkrantívið hesumher at gera eisini at at føroyska standa skrásettir oftani sum kundar heimaháyrandir í danmark og tí endar emvige í staltskassanum
nýski landskassanja takk næsti røðari
ja h atað er so eitt uppskot um sum viðger ein konkretan trupulleika sum er viðvíkjandi innkrevjing av av meirvirðisgjaldi og manglandi betaling aftur til landskassan av tí gjaldinum sum verður innkravt tað er soleiðis at stroymingatænastur tað er mvig skyldugt virksemi og og og tískil skal momstur ella meirvirðisgjald leggjast upp á so tað er fyri sovut í fylgi fylgir lógina men so ver tð hesin her trupulleikin sum sum millum annað sjúgrir skóli hevur hevur funnið útav og gjørt okum var og við tað at tann parturin av meirvirksgjaldunum sum verður kravdur inn frá einum parti av hesum her stroymitænastunum faktisk endar niðri í danska staltskassan og tað er sera óheppið og tað má sum vera líkasum

hjá okum sum situr fíggjarnevndini og fara at viðgera hetta her málið tað er at finna út av hvussu hvussu ber tað til altso hvat er tann reella grundin til at hetta her meirvirðsgjaldið tað ikki endar í føroyum men at tað verður endað í í danska strandskassanum øeg haldi tað jørgun niclasen ið nevndi tað atat taks hevði fingið avtalur við einir tveir veitara netfliks varð tann eini eg minnist ikki um um um hin var viðarplayð men tað eru so teir báðir størstu veitararnir av stroymingartænastuni kanska sum føroyingar í dag hava og at har bleiv emveg betalt til føroyska landskassan og minnist meg rætt so segði at at tað var umleið átta milliónir krónur tann kanningin sum sjúrur skóli hevur fingið gjørt vísir tað at í tvey túsund og og átjan ella nítjan varð har enda trettan milliónir krónur í danska staltskassanum av innkravdum mvig av stroymitænastu og tað er ikki rætt og tað mugu okur so ella so fáa bilbugt við tí tað er eingin ivi um tað at eta trettan milliónir í dag so kemur tað verða fleiri ferð trettan milliónir bara um nøkur heilt fá ár tí vøksturin í stroymingtænastum generelt um allan heimin hann er eksplosivur fyri fimm árum síðan tá var tað kanska ikki so nógv av okum sum høvdu netfliks í dag er ein nógv nógv nógv størri partur hevur viðapla og cbó og og dystini og og og hvat tað nú og hvat tað nú er tað er tað er eitt ótal og tað er eitt vaksandi tal og og tað eru fleiri og fleiri sum ikki bara hava eina tænastu man tey hava upp í báðir tvær ogtríggjar og fýra stroymingtænastur sum tey betala til so hesin problematikkurin hann skal hann má loysast tí tað kann blíva talan um rættiliga stórar pengar iikki tí at trettan milliónir krónur ikki stórir pengar men tað kann blíva til nógvar ferðinar trettan milliónir vissu okur ikki fáa avtalur um hesi her

og so er tað tað hvussu pengarnir teir pengarnar sum koma inn skulu fordeilast og visti mann visti mann líkasum sær tað sær hesar her inntøkurnar sum nakað statiskt at tað eru trettan milliónir og tað fer at vera trettan milliónir um fimm ár lat tað vóru eisini trettan milliónir um tíggju ár tað trúgvi eg trúgvi at tað fer at verða betýðiligt betýðiligt meira enn tað so haldi eg ikki at tað er rætt at mann oyrað merkir teir pengarnar til at fara til eitt vist til eit vist evnini til til ein ein missan bólk tí okkara játtanaskipan er soleiðis at tað er altso tað er løgtingið sum krevur pengar inn frá fólki og sum og eisini løgtingi sum bestemmar hvar hvussu pengarnir so verða fordeildir so har haldi eg at eg fari at geva jørgun niclasen rætt eisini í samband við tað sum hann segði eg haldi at ati um so er at mann ynskir at at játta meira pengar til filmtónleik listmentan og og annað so so kann mann saktans gera tað tað eg haldi ikki at mann kann hefta tað upp á eina møguliga inntøku sum ikki er serliga statisk men sum kann vísa seg at vera øgiliga ella fluktuerað nógv tí tað vildi verið eitt sindur óserjøst bæði yvirfyri yvirfyri teimum sum skulu móttaka pengarnar tí tey vita ongantíð hvussu nógv tey so koma at fáa men eisini yvirfyri løgtinginum sum skal sum sum skal fordeila pengarnar hetta verður so sjálvandi koyrt í fíggjarnevndina og okur koma sjálvandi at kalla taks inn og kanska eisini fleiri aðrar partar sum sum hava skil fyri hesum her tingunum og og kunna á upplýsingum um hvussu ið mann kann fáa innlit í hvar ið hesir pengarnir enda nógvar av hasum strimingartænastunum tæeru sikkurt í í ymiskum londum hvar ið tær ymiskar ymiskir reglar sum erðu galdandi so tað verður nokk spennandi at fáa eitt betri innlit í hetta her evni sum sum eg faktisk slett ikki var varur við eksisteraði at tað var at tað var einein eitt hol í lógini har sum sum ger tað at at føroyski landskassin missir asu meirvirksgjaldi av avstrimingtænastunum so okur fara viðgera tað væl og virðiliga í fíggjarnevndini og og fara at kalla allar relevantar partar inn fyri at fáa eitt betur innlit í akkurát hendan her krókin av mvg lógini og hvussu okur kunnu syrgja fyri at okur fáa fatir í hesum pengunum tí tað at tað ikki kemur í føroyska landskassan og verður kravt upp í føroyum tað er absolutt ikki
gjordan takk fyri forskuna ja takk her eru tvær viðmerking
ingar ingilíin didreksen strøm ger sovæl kundi bara hugsað mær atat gjørt greitt at tað sum vit ætla við hesum uppskotinum tað er at taka hesar trettan komma fimm milliónirnar í minsta lagi sum eru í morðvensgjaldi av hesum tænastunum fáa tar inn í landskassan og samstundis hækka játtanina til mentanargrunnin til list og film og so framvegis so tað er ikki soleiðis at mann tekur hetta og koyrir tú í ein serskildan kassa sum bara verður brúktur til til at stuðla mentanarlívinum tað er ikki tað sum er ætlanin ætlanin r at taka tað inn og samstundis kunna geva tað út soleiðisinar at tað javnvegar á á í

ensen ger sovælja takk fyri frú forkvina jamen tað tað var jú akkurát tað sum soleiðis sum eg hevði skilt tað tað var tað teir pengarnar sum komu inn skuldu so játtast út afturati til akkurát eitt eitt oyramerktendamál og eg haldi prinsipielt er tað skeivt tá mann ger skatta og avgjaldslógir at mann heftir móttakaran upp á upp á forhond av teimum inntøkunum mann tekur inn at móttakarin av somu játtanini verður oyramerktur áðrenn so eg haldi ikki at eg havi misforstagið ingilín didricsen strøm tí tað er altso tað eru somu pengar sum koma inn sum skulu játtast út aftur aftur til eitt
stent endamál takk fyri ja takk so er tað eg
edva jacobsen eina viðmerkingrforkvinna tá ið vit tosa um mmig sum her sum fellur uttan fyri landoddarnir sum vit ikki hava sum mann sigur ikki fáa fatur á í løtuni sum er inntøkur til landskassan og sum á líka fella sum inntøkur aðrastaðni sjálvandi í hesin er uppskotnum stendur so tað at tað skal fella til til hetta øki men men vit taka tað kann mann so sjálvandi altíð diskutera tað er so tað sum hetta uppskotið gongur út uppá mann fær nógv inn upp á onnur økir sum kanska ikki beinleiðis fellir út aftur til økið tað sum eg haldi er áhugavert í hesun her tað er tað at vit onkuntíð tosað um tað at øll emviglógn sum er hevði kanska trongt til at verð eftirhugt er tað onnur ting sum kanska fella uttanfyri ella er tað onnur ting sum ikki betala emvige í dag sum tað er kanska langt síðani hon hevur verið eftirhugt í síni heild ev eikki hvat errard joensen hugsar um um tað um vmviglógina tír
ta nógvir ymiskir pengar í takk fyri frú forkvina
ja takk erhard joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja eg eri so ein av teimum sum heldur at emvigelógn skal eftir hyggjast tí síðan hon kom í nítjan hunraðo teyog hálvfems so so hevur hon rerho í fleiri umførum eisini undir sitandi samgongu blivin úttolað tað vil siga at mann hevur bara givið undantøk og undantøk undantøk og nú haldi eg er uppi á eini trý fýraogtretivu undantøk í emviglógini og so sjálvsagt burdi ein lóg sum er frá frá fyrstu í hálvfemsunum verið eftirhugt og og serliga upp á grund av at tað eru so nógv undantøk givin men tað eru sikkurt nokk ymiskar meiningar um tað men okur arbeiða og dagliga við mveg altso broytingum í í so seint sum í síðsta síðsti tingsetu tá broytti okur mvigee á á á bilum millum annað og eg haldi at tað tað gevur ikki so nógva meining tá ið mann hevur eina avgjaldslóg og má gera eina generella at mann so ferð eftir ferð
bara broytir hana tann einan vegin uttan at ja takk hyggi eftir henni ordiligani takk fyri tað var nokk so langt um tíðina næstur at røða er ingol sólham olsen
ger sovæltakk fyri harra formaður frú forkvinna ídag ja eg haldi at ht e eitt gott hugskot tð el eittgott uppskot sum sum ingilin ditriksen strøm kemur við her ø eg spurdi í áðni onkrarhesar tektiskar spurningar sum eg stadvekk havi øgiliga ringt við at skilja í hesum her eg eg havi torført við at skilja at tað skal vera so ringt at fá hasa pengarnar inn men tað tað er tað opupært tá at tað er nógv fremmand lond tað snýr seg um men tað verður sagt at at at mveg inntøkurnar allíkavæl koma til telar onkustaðni og tað er kanska bestur danska danska statskassanum og har má eg siga at eg havi ilt við at skilja at tað ikki ber til at fáa nokk so lættliga greiðið á hvat kemur inn í danska statskassan av mveg fyri tænastur sum varð seldar til føroyar tað burdi verið e øliga løtt koyring í onkrari telduskipan har at funni útav og so kanalisera teir pengarnar til føroyar so at mann líkaer føroysk emvigelóggávu tað má at siga a eg fi ilt við at skilja at tað skal vera so ringt og nú verður tað sagt at tað eru tvey feløg sum eru skrásett í føroyum ókkubert sum betala tíggju milliónir ø tað hevur mann so fingið í lag at fáa tey at skráseta seg tær stóru tænasturnar sum mann veit eru verða brúktar í føroyum eg eg veit ikki um mann hevur roynt yvirhøvur at at fortalt teimum at tey kunnu skrásetta seg og fáa tey at gera tað spyrja tey um tey kunnu og og annars ja eg at brúka tær sisjónir sum eru altso

fyri fyri vørur vit brúka meira meira av eg sjálvur havi fleiri av hesum tænastunum og eg visti faktiskt ikki av at at alt ammig fór á landinu tað má eg siga og hvussu er tað við við øðrum altso vanliga vørur tað verur eisini handlað øgiliga nógv á netinum vi við við vanligum vørum ikki bara stroyming altso tað havi eg eg havi altíð bilt mær inn at tað

at altso alt tað sum er tollur og og mvg harpeint a endar í í føroyska landskassaninum men tað kann vesturkott vera at tað eisini har er er eru trupulleikar men tað verður so hvussur steðgað ofta teir teir pakkarnir kundu steðgast reint fysiskt tað sum verður sent til føroyar nei eg haldi he er nógv at finna út av altso og og tí at eg ei púra samdur ví a tað líkist ongum at so nógvir pengar ikki koma inn sum eiga at koma í landskassan og tá tað er stroymingar og tað sum er nn er innan fyri mentan og list so haldi eg eisini at tað er fínasta slag við stað eisini fellur til tað í føroyum og eg má siga eri ikki samdur við jøgun niclasen tá ið han segði at tað kundi mann ikki og ja so tað er ikki eg haldi eg segði tað var ikki vanligt at gera tað altso eg haldi at tað er øgiliga ofta vit argumenterað fyri at vistu vit taka okkurt inn til dømis frá vinnuni so skal tað kanaliserast aftur til vinnuna so eg dugi ikki at síggja nakað galið í at mann oyramerkir hesar her inntøkurnar til mentan og list sum sanniliga treingssylda í føroyum eisini so fer heilt sikkurt at viðgera hett er uppskotið positivt men tað eru altso nógvir trupulleikar eiesini á hasum økjunum sum eg haldi hvati kárason var inni á tí millum annað altso nógv av hasum tænastunum sum vit kunnu fáa við at fara inn á internetið og tá mann so hevur klyktana løtusu saman tað tað ber ikki til tí mann hevur føroyskt postnummar ella eitt annað at fáa tað góðkent onkursvegna eg eg veit ikki hvussu hvussu hvussu tað verður jørt hvør skal gera tað og hvussu að verður gjørt men tað eru øgiliga nógvar tænastur sum mann ikki heur atgongdur í føroyum og sum ein góður tjóðveltsmaður so kundi eg sagt at vit kunnu loysa altíð hta her við at loysa tí at onkuntíð er tað natinalitetin sum er problemið men tað er ikki altíð bara tað tað eru eisini nógvar av hasum her fyritøkunum sum simpultenn ikki íatíma at fáast við einsum lítlan marknaðin og har meini eg at mann er noyddur at eisini at brúka livaskap í størri felagsskapnum fyri at trýsta og tá kemur tað aftur tá verður aftur ein spurningur um um at loysa vis tit skulu til dømis sleppa við í í vto alt hetta her sum vit berjast fyri at sleppa eg veit til dømis ein stór tænasta sum á dóp sum ræðiliga nógv brúka í hvussu mínari granskju har selja tær sekki í produkti í føroyum til einstaklingar tí eg bara visti tú ert í eini vinnu fyritøka tá kosta tað a formáur tú skal keypa heilan pakka tað er nógv sovorð irriterandi ting at tú ikki kanst keypa tað í føroyum men nú snýr heta seg um at inntøkurnar skulu í landskassan fyri tað sum vit keypa og tað er ein sjálvfylgi mínari verð og eg haldi at tað skal setast eitt arbeiða í gongd at fáa hesar her pengarnar til høldar og eg havi sum sagt ikki ikki lætt við at skilja at tað skal vera so ringt at fáa hvussu er sungt av teg inn also tað sum endar í danska satdskassan eigur ikki at verða vansligt at spora og fáa sent til føroyar tað tað nokkar egat trúgva tí at tað er so lætt at gera sovorðar koyringar í í etbskipanum pengar sum eru betaltir fyri tænastur keyptar í føroyum tað tað má bera til at spora og tað er sikkurt meginpartin av hasum pengunum sum mangla í at teir enda akkurát har so tað er eitt arbeiði at gera hjá taks gangi út frá og so annaðis at royna at fáar avtalur við við allar veitarar um at teyrir ikki bara avtalu er altso tað er eitt krav teir skulu teir skulu halda seg til føroyska lóggávu og vi hava ena føroyska emvig lóg so hon skal sjálvandi haldast

kærkomin stuðul til føroyska mentan visti hsir pengarnir komu inn og fóru til tað endamálið so
tað skal eg bara hósa vælkomin takk fyri ja takk næstur at røða er bill justinussen
fyri frú forkvinna eg haldi at tað her er eitt gott uppskot frá ingilín didrerksen strøm kanska eitt tað frægasta uppskotið hon hevur havt á løgtingið osum snýr seg um at vit sum føroyingar sjálvsagt skulu hava fatur í avgjøldum sum verða løgd á tænastur soleiðis at tey koma á rætt stað og ikki enda í í lummunum á á onkrum øðrum mvig skrásetingarmyndugleika og tað veður víst til eina kanning sum fólkatingslimurin hjá javnaðarflokkin hevur gjørt og eg má siga at til til rós fyri tann fólkatingslimin so haldi eg at hann hevur verið sera virkin og hevur gjørt nógvar áhugaverdar kanningar ígjøgnum sítt skeið sum fólkatingslimur og hevur eisini víst hvussu mann proaktivt kann fáa nyttu burtur úr einum fólkatingssessi tí eg haldi sjálvt innihaldið í fólkatingssessunum er øgiliga frostrerandi og lítið avbjóðandi mangan men eg haldi í hvussu á sjúgðir skoli hevur megnað at kunnu siga fingið nógvan síðuvinning burtur úr fólkatingssessinum til framan fyri okkara land og tað er so hetta her eisini eitt dømi um

altso vissu hesar fyritøkurnar hava hugt atir føroysku emviglógini og leggja mvig oman á sínar tænastur eftir føroysku emviglógini so vita hesar fyritøkurnar eisini at tær eiga at avrokna emvig í føroyum og tað verður víst til tað í hesum uppskotinum at hevur mann ein umsetningup á meiraenn hálvtrýss túsund so skal mann sambært emviglógina áleggja emviggjald so eg rokni eg ivist í um tað hesar fyritøkurnar hava hugt men tað er kanska meiri hitt sum formarðr javnaðarflokkui fær inni á at fólk skráseta seg kanska sum sum danir tí at tað riggar so illa at skráseta seg innan fyri nógva hasum økjinum sum føroyingur og og tí verður inntøkan mett sum hoyrandi til danska statskassan men eg eg má siga at eg haldi atlandsstýrið eigur at vita um ta ikki ber til at fáa fatur í hesum pengunum tí hetta er pengar sum føroyingargjalda fyri at hyggja at hesum rásinum og so er tað hin parturin sum er útreiðslur síðan at siga við tað at tað fer at eydnast at fáa fatur í trettan komma fimm milliónum tí at føroyingar hyggja í hesi í fog viðaplay og hvathvar hvørjar aðrar tænastur eru so verður víst til at tað skal sjálvsagt fara aftur har sum tað kemur frá nemliga frá frá sjónleiki og filmi o myndlist og tónlist og sovorð nakað og eg skilji væl ta ta samanknýtingina av inntøkumútreiðslum men tað er ikki bara sjónleikur og filmslist og annað sum mann hyggur eftir gjøgnum hesar tænasturnar altso millum annað fótbóltur er ein rættiliga stórur partur av tí sum hugt veðr eftir ogaltso eg havi til dømis tað størsta gjaldið í telvarpinum og tað er ein úa loyna fyri at kunna síggja nakrar góðar fótbóltsdystir og eg tað soleiðisnar atnógvir føroyingar hava hesar her rásirnar tí tey viljahyggja eftir fótbólti so burdi fótbólturin kanska eisini fingið ein bita av hesari kakuna eg veit iki um yngilen didisen strøm eg savdi mær í tað er so ein partur av tí heila og kanska hondbóltur eg veit eisini at føroyingar hyggja a meira meira eftir hondbólti uttanlands tí at nú eru so nógvir føroyingar serliga hoyvíkingar farnir uttanlands at spæla hondbólt og tað kann mann ígjøgnum nakrar av hasum tænastunum kann mann síggja síni egnu spæla hondbólt so kanska hondbólturin kundi eisini veri ein partur av teimum sum fingu part av hesum um so var at vit koma har til at hetta er pengar sum enda í landskassan samanumtikið eitt áhugavert og skilagott uppskot sum eg haldi at landsstýrið eigur at at arbeiða víðari við uttan mun til um hetta verður samtykt ella ikki so haldi eg at landsstýrið eigur at vakna og taka hetta málið upp
takk fyri frú forkvøldan takk fyri
her var ein viðmerking bjarni hammer ger so væl ja takk fyri fólk mena ja tað er gott at hoyra frá bilju sinussen at skal nakað munna gott henda á fólkatingi og eisini løgtinginum so er tað javnan flokkurin sum leggur tey fyri tingið og sum sagt at tað er eitt skilagott at her er tað sum mann kallar fyri nakað sum mann ger eina kanning og finnur útav at tað eru pengar sum føroyingar eiga hasa føroyska fólkið í føroyum eigur men sum endar í einum kassa í einum øðrum landi og tað eru hvat tað verður brúktur til og so ikki hetta uppskot leggur upp tá ið tað verður brúkt til film og filmsgerð og tað er eisini fínt nokk men í fyrstu umføri snýr tað ikki um at fáa fatur í sum pengunum og fáa tær aftur í tann føroyska kassan og eisini at vita kanska tá mann gongur tær riggar tað sum mann vónar so kann mann fara víðari og kanska síggja um tað er kanska eru onnur ting sum eisini enda í øðrum kassum úti í heimi sum føroyingar eiga men eg eri samdur við billu í at tað er eitt skiløg av túpskot og eg eri eisini samdur í at at løgtingið fólkatingum umboðið fyri fyri okkum øll her gera
ja
ja takk fyri frá forkvinna ja har til g skal sigast atnú hava føroyingar ikki tíverri ikki sloppi at prøva at hava ein fólkatingslim frá miðflokkinum vónandi verður tað framtíðini um so er at t at halda fast um fólkatingssessurnar men tað fer tíðin bara at vísa tað skal ikki ikki skilja so sum at eg mæli fólkið til framhaldandi at velja javnaðarflokkin á fólkating tað var nokk tað sum bjarni hammer kanska lørdi eftir og hin vegin so trúgvi eg sleskia sjúkurskoli er so glaður fyri at verða røssur av miðflokkinum tí tað kann bara telja niður fyri hansara viðkomandi rokni eg við men eg fáa tat at síggja
takk fyri frú forkvøldi ja takk næsta røða er ingilin didriksens røð
ja ø í dag so kenna øll í føroyum giti eg næstan hasar stóru stroymingatænasturnar og fyritøkurnar sum vit hava nevnt nokk so ofta í dag nettflikxdesnipluss spotify appustor og so framvegis og etta uppskotið tað snýr seg so um at taka teir pengarnar sum sum vit betala føroyingar betala í meirveðisgjaldi til hesar tænasturnar og taka tað inn í tann føroyska landskassanum ið heldur heldur enn har ið tann tað í dag fer til antnesar fyritøkurna ella í tann danska statskassan tí eg giti ikki at øll tey sum hvønn mánað betala eitt hald til spotify ella nettfleks vita at tá ið tey keypa frá hasum fyritøkunum so mótsatt nógvum øðrum líknandi vørum so rinda vit ikki meirvegisgjaldið í føroyum men tað er ikki soleiðisnar heldur at vit ikki betala nakað meirverðisgjald tí tað gera vit men tað enda bara ikki í tí føroyska kassanum tað eru í minsta lagi trettan og ein hálv milliónir krónur sum føroyingar betala í meirvirðisgjaldi sum fara av landinum hvørt ár og tað talið ella tann upphæddin kann mann rokna við veksur tí vit brúka bara fleiri og fleiri av hesum tænastunum

faktiskt so er tað talan um brot á lógina um meirvirðisgjald sum vit hava sett í verk her hjá okkum í føroyum og fyrr hevur mann kanska ikki givið sær fara um hetta tí at tað er rættiliga nýtt at føroyingar og í heila tikið øll onnur brúka hesar tænasturnar og vørurnar í so stóran mun sum vit gera í dag og tí er tað kanska nakað sum onkursvegna eg dotti nið ímillum ella sum mann ikki hevur hugsað um er ein trupulleiki ella manglar í og tað er blivið rættiliga væl lýst haldi eg h men hví er tað vit keypa frá hesum risastóru fyritøkunum tað er nokk tí fyri tey flestu okkara vit betala fyri at síggja film seriur vit betala fyri at hoyra tónleik vit betala fyri at hoyra og lesa bøkur vit betala í heila tikið fyri at fáa atgongd til mentanarligt innihald og tað eru altso ikki tey handan hesar her fyritøkurnar sum skapa tað mentanarliga innihaldið sum vit gjarna vilja hava lut í tað eru listafólkini handan tær nógvu verkætlanirnar sum eru til lærdóm undirhald og undran hjá okkum øllum í løtuni so er játtanin til filmsstuðulin her hjá okkum á fføroysku fíggjarlógini hon er tríggjar og einar hálvar millión krónur samstundis verða umleið tíggju milliónir játtaðar mentanargrunninum til at stuðla verkætlaninm innan myndlist tónlist bókmentir sjónleik og aðra list sum eisini kann javnmetast við hesar listagreinirnar vit eru eitt lítið land men vit hava eina ríka mentan og vit hava eitt mentanarlív sum vit eru ótrúliga errin av og sum vit vísa fram altíð tá ið høvið býst til tað tað sæst og tað merkist vit eru rík tá tað kemur til ta skapandi megina í landinum og eg ivist onga løtu í at tað at økja stuðulin til føroysk listafólk tað fáa vit fleirfalt aftur í nógvar mátar í øðrum londum so er tað soleiðis at listafólk er undir stórum trýsti orsakað av hesum stóru fyritøkunum tí kappingin er so stór og listafólk eru meira ella minni noydd at brúka plattformarnar sjálvt um tey fáa lítið afturfyri í føroyum hava vit sjálvandi eisini ta avbjóðingina men vit hava eisini eina aðra og tað er at einki annað land eingin annar fer at framleiða føroyskt tilfar eingin annar fer at skapa føroyska list vit eru fá í føroyum tallurin ella marknaðurin er avmarkaður visti tú skrivar eina bók á føroyskum so er tað ilt at hava nakra serliga inntøku av tí tí at sølan er so avmarkað og tí er tað neyðugt at vit frá landsins síðu stuðla tí føroyska mentanarlívinum og eg haldi at hetta lyfti í stuðli sum vit kunnu fáa inn frá mvig stroymingartænastum hevði verið kærkomið og ríka okkum øll so er tað nakað við fíggingini sum fleiri samgonguumboð hava víst á skurrar í oyrunum á teimum jørgun niclasen var ein og erard jacobsen var ein annar at mann skuldi ikki hefta játtanir upp at hvørji aðrari ø og mann kann freistast til at siga tí tað sum vit vilja í hesum uppskotinum tað er at har sum vit vilja hækka eina játtan vita vit at vit mugu taka aðrar pengar inn onkustaðni frá og tað er tað sum hetta snýr seg um visu vit kunnu fáa trettan og eina hálva millión krónur inn í landskassan afturat so kunnu vit eisini forsvara at brúka trettan g eina hálva millión afturat upp á at stuðla føroyskum mentanarlívið soleiðis fáa vit ein neutralitet á fíggjarsíðuna og eg haldi so eisini at mann mann til stuttleikar kann siga at ella stuttleikar stuttleikar tað r ik serliga stuttligtað er faktiskt rættiliga álvarsamt at tað at samgonguumboðini ikki skilja akkurát tað at mann ikki skal brúka meira ennmann hevur tað ja tað síggja vit í eisini sjónfyrissøgn tá ið tær fíggjarlógirnar sum eru komnar niður niðan í løgtingið tey síðstu árini at tað er ikki nakað sum mann hevur prioriterað so øgiliga høgt men tað er so tað sum vit ætla okkum við hesum uppskotinum tað er ikki soleiðisnar at mann at mann knýtir játtaninar at hvørjur aðrari at tað sum mann tekur inn er tað sum mann fær út vit vísa á at vit kunnu fáa hesar pengarnar inn og tað gevur góðar meining samstundis at hækka
føroyum takk fyri frá forskrivna ja takk fyri ein viðmerking frá
hammer gersvæfyri frú forkvinna tað sum hetta her uppskotið ger eisini fyri tað fyrsta roynir mann at fara eftir nøkrum pengum sum føroyar eiga altso har va rætt til og faktiskt sum ingilin strøm dididicsen strøm var inni á vísir tann óalmindiliga vánaliga jfíggjarstýringin sum eindan samgongan hevur rikið síðan komið til so faktiskt er hetta her ein ein stór og kanska ein kærkomin hjálp har sum javnaðarflokkurin fer inú at gera eitta uppskot gjørt á á fólkatingi og og føra inn her í løgtingi og roynir at fáa landsstýrið at fara eftir nøkrum milliónum afturat sum kunna koma inn í ta føroysku fíggjarlogina og har vil hjálpa sitandi samgongu sum sum dugir ikki so gott at føra fíggjarpolitikk og so allíkavæl aftur hvussu a teir pengarnir skulu fara út til at gera meira føroyskt tilfar innan fyri filmsvinna og og tað vil so afltur gera kanska fleiri pengar koma inn tí teir finnu væl at vera kanska seldir aftur til lettflúks sog til og so víðari so faktiskt er hetta her ein útrekt hond har sum oku oyna hjálpa samgonguni við at fáa meira pengar inn og og hjálpa

ja takk ingin lín diktir ikki senn strøvn ger so væl ja eg haldi at eg og bjarni hammer kunnu øgiliga sett blíva samd um at hetta er eitt gott uppskot men eg haldi eisini at mann kanska kann kann vísa á at hendan frágreiðingin sum uppskotið byggir á hon hon var altso gjørd í fyri nøkrum fáum árum síðan og sum eg skilji so hevur viljið verið til at mann frá danskarfrí og gjarna vil arbeiða saman um at fáa hesar pengarnar í føroyska landskassan so mann kann seta spurnartekin við hví samgongan ella kanska landsstýrisumboðini ikki hava hava gjørt tað arbeiðið sum skal til fyri at skaffa hesar pengarnar í tann føroyska landskassan tað eru øllum førum eitt rættiliga upplagt upphædd sum er her nakað annað sum eisini verður komið inn á íhesari frágreiðingini tað er faktiskt eisini at har eru kanska enn fleiri pengar tí at mvg sum er á lýsingum tá tað kemur til facebook og instagram og so framvegis tað sum vit brúka øgiliga nógv í føroyum eisini at tað mvg møguliga heldur ikki kemur ella helst heldur ikki kemur í tann føroyska landskassan so har er enn meira at fara eftir
takk fyri frú forkvina ja takk og næstur at røða er bjarni kárasom petersen
gersovæl takk fyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot frá ingilín didiksen strøm t tað er í stuttum er tað tað at mann skal tryggja at tað meirvirðisgjaldið sum er álagtymiskum talgildum vørum og tænastum verður tryggja at tað fer í tann føroyska landskassan og so eisini tað at at tann peningurin so síðani verið játtaður til føroyskan filmstónleikmentan og list altso eg skilji tað soleiðis at tað vera ikki oyramerkt men at mann onkursvegna kanaliserar pengarnar til tað økið lat meg byrja við at siga at talgilding í sínari heild er nýtt ikki bara í føroyum men sum heild tað hevur kanska ikki meir enn fimtan ára baki at vit hava sæð forrit og appir og og talgildar tænastur og tú blívur alsamt meira vanligt at síggja føroyingar brúka ymiskar tænastur á alnótini eitt nú stroymingatænastur til film til tónleik og so framvegis og summi sum tað eisini verður sagt í viðmerkingunum og tað sipað jú til eina kanning sum javnaðarflokkunim á fólkatingi fekk gjørt í tvey túsund og tjúgu sum vísir at teir pengarnir mest sannlíkt fella til danska statskassan h og har eru nøkur áhugaverd tøl nakrar áhugaverdar metingar sum har er ein meting er at tað eri kanska ein trettan og hálv milliónr krónur sum føroyski landskassin ikki far í emvig av av tænastuna á alnótini sum kanska rættimessi átti at hoyrt heima í føroyska landskassanum nú nú haldi eg sjálvur tað er ordiliga harmiligt og keðiligt at mann í føroyum er digitalt enn eitt sindur undirmentur tað er tí at talgildingin í stóran mun verður gjørd av størri og smærri fyritøkum kring allan heimin og tað er sjálvandi mann kann ikki lasta teimum fyri at tað ikki geva føroyar serliga stóran ans føroyar er ikki ein stórur digitalur marknaður føroyar verður tískil altíð ella ofta knýtt til tann danska heimamarknaðin og tað sæst til dømis tá mann skal tilmelda seg onkra tænastu ella okkurt abinmang so kann mann skráseta seg sum heimahoyrandi í danmark í í ávísum førum føroyar og í nógvum førum kem klutur í tí at mann til dømis ikki kann tasta inn eina føroyska teitt føroyskt postnummar og ofta er føroyar slettki álistanum og tað góðtekur ikki føroysk bankakontunummur og so framvegis harafturat er tað eisini ofta nógv forrit og appir sum sletki vera tøk í føroyum fyri langt aftaná eitt nokk so fekskt dømi er at tað sum appin hjá politistinukompenidystini í pluss tað bleiv setti tað bleiv etablerað og kom kring allan heimin men tað tók í øllum førnum eitt ár kanska tvey áðrenn dystini pluss bleiv tókt í føroyum ein tænasta sum egentliga síðan tað kom til føroyar blivun øgiliga nógv brúkt av føroyingum kanska serliga føroyskum barnafamiljum øh og tað haldi eg eisini er øgiliga harmiligt men orsøkin til tað hon er einføld tað er tað at føroyar er ikki eitt serstakt talgilt øki fyri mangla upp á eina góða avlýsing tað er tað at vit verða ikki sæð sum eitt serstakt talgilt øki tað verður í danmark upbruney og frakland allíysssum tað verður føroya ikki og tá ið tað so kemur til hvussu mann skal loysa hendan trupulleikan so haldi eg ikki tað er rætt at mann skal fara til danmarkar at biðja um eitt annað eitt annað slag av refusiónsskipan har sum teir endurrinta okkum fyri tað sum fellur vit á danska lanska landskassan nei mann skal fara beinleiðis til teir stóru altjóða veitararnar og vísa á at føroyar er eitt serstakt øki sum eigur at vera t katigoriserað sum eitt serstakt øki eg kann nevna til dømis vissu fara og eilands tað mástti gera eina heila marknaðarkampanju fyri at fáa googl at koyra stritvoo til føroyar tað riggaði so men tað er tí at mann fekk teirrara upmerksamheit vit hava ikki brúk fyri at fáa um merksamheitina hjá danska ministeriunum vit hava direkta atgongd til at kontakta tey trupulleikin er at stóri tekkikantarnir í verðini vita ikki av føroyum í nóg stóran mun og har haldi eg sjálvur at loysnin er at mann fer beinleiðis til teirra og ger vart við at føroyar eru altso ikki í danmark og skal síggjast sum nakað annað enn danmark hetta er ikki nakað við fullveldi ella sjálvstýri at gera hetta er rein praktisk fornuftig hugsan tí at mann kann sum eg nevndi í áðni ikki lasta stóru fyritøkuna fyri at tey ikki vita av føroyum men ter kunnu fáa eyguni upp fyri okkum um viðgerða vart við okkum so eg vóni atlandsstýrið ella onkur annar tekur kontakt við teir stóru veitararnar til viðaplagi og neyðfliks og eycbó og annað og ger vart við at føroyar er eitt serstakt øki tá skulu tingini
okkoma av sær sjálvum takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið fer verður beint í fíggjarnevndina til víðarøki ja tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur øh tingfundur verður aftur mikudagin áttaogtjúgunda septembur og hann byrjar klokkan ellivu tá verða á skrá ófráboðaðir fyrispurningar og fyrsta viðgerð av løgspælum nummar trettan tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk og framløga eru eisini á skránni so er hesin fundur lokin